øja harra formaður til viðgerðar er løgtingsmáli um fámjistunlilin við við tilhoyrandi begin

álandsstýrismaðurin fíggjarmálið jørgun niclasen hevur lagt málið fram sjeynda septembur í einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð níggjunda septembur er tað beint í fíggjarnevndini og nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann trýogtjúgunda og áttagtjúgunda septembur og undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri fámjins kommunu tvøroyrarkommunu khristian stórhamar og landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgun niclasen saman við landsverki

við hesum lógaruppskotinum verður veitt landsstýrismanninin heimild at gera bindandi avtalur yvir fíggjarár fyri verkætlanina at gera tunnil ímillum øðrðavík og fámjim og við tilhoyrandi vegagerði verandi farleið millum øðrðavík og fámjin er ein smalur einbreytaður vegur ið varð gjørdur árini frá seksogtretivu til fjøruti hægsta punktið á vegnum gongur um øraskarð og sambært mátingum hjá landsverk er hetta eitt tað vindhærasta plássið

í tjúgu tjúgu vórðu játtaðar tríggjar milliónir til prosjektering av hesi verkætlanini og er hetta arbeiðið nú gjørt og klárt er at bjóða arbeiðið út verklagslógin um fámjistunnilin inniheldur ein tvísporaðan tunnil upp á ein komma tveir kilometur umframt eina komma fýra kilometur av atkomuvegi harav ein kilometur er ørðavíkarmegin og fýra hundrað metur er fámjismegin byggiútreiðslurnar til verkætlanina eru kumnið í mesta lagi verða hundrað og níggjuogtrýss milliónir krónur avbjóðingar hava verið við at finna røttu linjuføringina vegna tess at tunnilin kemur at liggja í einum øki har jarðfrøðiligar avbjóðingar eru roknast kann við at partar av linjuføringi kemur at innihalda nakað av leysum tilfari men tað er trupult at veta um hvussu stórur partur talan verður um upplýst er fyri nevndini at kjarnuborðingar vórðu gjørdar í vár av økinum tætt við báðar portalarnar hesar borðingar vístu at tilfarið var gott og mett verður at valda linjuføringin er tann rætta fíggjakarmurin fyri samlaða verkætlanina er hundrað og níggjuogtrýss milliónir og kann tykjast høgur kostnaðurin fyri kilometurin av tunnli uttan óvæntaðar útreiðslur verður mettur til at vera umleið seksoghálvfems komma sjey milliónir krónur til samanberingar kostaði tann ein komma níggju kilometur viðareiðistunnilin sum varð ferdigur í tvey túsund og sekstan tveyogtrýss komma sjey milliónir krónur fyri kilometrum meðan tann tveir komma fýra kilometur í hvalbiartunnilin sum varð ferdigur fyrr í ár kostaði fýrs komma tvær milliónir fyri kilometrum tunlar norður fjall ið verða fýra komma ein kilometur laingjur og sum eftir ætlan verða ferdigur í tvey túsund tjúgu g fýraogtjúgu verða mettur at kosta fimmoghálvfems komma fimm milliónir fyri kilometurum og líkist hetta nógv eindarprísirinum fyri fámjistunlinum

meðan nakað av prísmununum kemst av natúrligum prís og lønarvøkstri er tað eisini so at styttri tunlarnar hava ein nakað hægri kostnað fyri kilometrum tí arbeiðið við portalunum telur lutfalsliga nógv fyri ein stuttan tunlim meginpartin av stóra prísmununum kemst tó av at lagt verður upp fyri jarðfrøðiligu viðurskiftunum sum á veit eru á leiðini tøkniliga er hetta ikki ein trupulleiki men metti kostnaðurin av at tryggja tunnilin verður væl hægri enn um talan varð umborða í stabilum tilfari ein samdnevnd ásannar hesi viðurskiftini og við hesum viðmerkingunum tekur ein samdnevnd undir við málinum

havt hann á tingborðið fyrr og hann hevur verið góðkendur fyrr men við hesi verklagslógini sær so lágsins út til at fámjistunnilin nú verður settur á skrá og hann er partur av langtíðarløvuðætlanini hjá landinum

og ætlanin er at hesim skal vera ferdigur í

tað er einki at ivast í at fámjistunnilin kemur at hava sjálvandi mest at siga fyri tað fólkið ið býr í fámjum og tað eru longu ábendingar um og tað fingu okur eisini at vitað til til hoyringar í nevndini at áhugin fyri at seta seg niður í fámjyin er longu øktur munandi hvar ungar familjur nú siga tað at nú vilja teir hava grundstykkir í fámjum eisini kemur hetta at geva munandi betringar fyri tey sum búgva har í í dag tað er næstan ikki dagur á vetrartíð hvar ið mann ikki hoyrir at tað eru trupulleikar við farleiðini serliga um øraskarð tað er óforsvarligt at halda fram upp á sama máta sum tað hevur verðuð gjørt higartil

um okur taka nyttuvirði av einum tunli sum kostar hundrað og níggjuogtrýss milliónir til eina lítla bygd o so kann mann altíð diskotera tað men nyttan fyri tey sum tað snýr seg um hon vil altíð verða

inntil dagin í dag ikki hava trúð upp á at hetta fer at blíva veruleiki og teir trúgva faktisk ikki upp á at tað verur í veruleiki fyrr en etta her er samtykt við triðju

eg vóni tað at hetta her er tað sum kemur endaliga at koyra prosjektið fámjistunlilim ígjøgnum til stóra gleðir fyri allar suðuroyingar samdnevnd sum tekur undir við við ætlanini at at skipa arbeiðið við fámjistunnilin eftir hesum leisnunum
við einim vesklastøvu eg sjálvur og ruttvang hava ta viðmerkingina at ásannandi avbjóðandi jarðfrøðiligu viðurskiftini í økinum eru undirritaður sannførd um at hendan loysnin er tann rætta og at tíðin og fyrireikingarnar sum eru gjørdar hesi árini viðføra eina væl betri loysn fyri samfelagið alt serliga fyri tey sum búgva í
við fámjin eisini hevur fyrireikingararbeiðið og nýggja linjuføringin sett upprunaligu ætlanina í eitt ljós sum ikki tælir føroyskari politiskari støðutakan eiga heldur føroyskari tunnilsgerð snøgk sagt tí at fyrireikingararbeiðið til fyrru linjuføringina verða ófullfíggjað og ikki nøktandi viðvíkjandi kostnaðin sum bendir alt á at óvissan um lendið bæði tað sum mann e valt til ta fyrru loysna og nú sum skal borast ígjøgnum framvegis hevur við sær stóran iva um sjálva tunnilsgerðina tí at metiprísurin er metingin sannsvarandi gerð av undirsjóvartunnilum og ikki fyri vanligar tunlar yvir jørð at enda skal nevnast at týðiligur kostnaðarmunur er á tunnilsgerðini um almenna tunnilsheimið ger smærri tunlarnar heldur enn at skipa tunnilsarbeiði í almennum útboði við tunsheiminum fáa væl fleiri metrar av tunili fyri játtaður krónurnar við hesum viðmerkingunum tekur ein samdnevnd undir málinum og mælir løgtinginum til at samtykki uppskotið so er bert at vóna ati arbeiðið sjálvt arbeiðið fer at gangast væl og at verkætlanin kemur á mál uttan stórvegis trupulleikar takk fyrihennriold fær eina viðmerking gersuvælumaður ja bara gera vatt við at tað seinasta linjuføroyinur sum tað skuldi beginnað upp á hon er neyaktiva tann sama sum liggur í dag eg veitikkihvat ikki árini eri farin til hon er nei aktia hon bleiv útgivin í í í í bók nei aktiða tað sama sum fyrri liggur nú upp á in á sama stað beginur og enda tað er møguligt at tað eru ymiskar linjuføroyingar talan er um men tað er so í hvussu upplýst at í mun til eina av linjuføriingunum sum varð ætlað at fara til verka
ur eru hvussu gjørdar stórar broytingar og at vágin hevði verið ómetað
seliga stórur vist mann hevði valt ta linjuføringina tí er einki ivast sí at tað kanningararbeiðið sum hevur gjørt tað seinna kanningararbeiðið tað kann vera in partur avtiv gjørt undir loysta av henni sjáld men í hvussu tað seinna kanningararbeiðið hevur gjørt at mann hevur valt eina linjuføring har jarðfrøðiligu viðurskiftini eru munandi frægari enn tað sum mann upprunaliga ætlaði at leggja til brots við so tað at mann hevur steðgað á og gert

tað er tað vísir seg uttan iva at vera tann rætta loysnin heldur enn at fara fram eftir fummum takk fyri ja so er tað jóhandal sum fær orðið ger so væl ja takfyrihera formaður eg má siga tað at tað eri ein góður kenslulækn at standa her til hesa aðru viðgerna og síggja tað at til ein samd fíggjanevnd sum tekur undir við at fara verður undir at gera tunnilin til fámjins sum fámjlingur og uppvaksin í fámjin haldi eg tað ati mann má ásanna tað at ha hvur verið ein hetta her veið ein drúgv og long gonga fyri ta politisku skipan
na og fyri teir politikarar sum hera valdir inn fyri suðuroynna líka síðan nítjan hundrað og fýraogtrýss til dagin í dag at koma til hetta málið og at vera komin ker til sum vevru komin í dag við
hjá málinum og tað eri eg sera glaður fyri eg fari at takka øllum løgtinginum fyri ati at so vælg verður tikið undir við hesum málinum og sjálvandi eisini landstýrsmannin í fíggjarmánninm sum hevur segt fyri at fáa málið á borði sjálvandi eg má sjálvandi siga tað at tað er eitt sindur eitt sindur ørkylmandi at mann er endaður uppi í hundrað o hálvfjerðs milliónum eg vóni tað at tá ið tilboðini koma inn at okur kunna koma eitt eitt sindur lægri tal enn tað tí at tað er í hvussur sær munandi langt burturfrá tí talinum sum okur høvdu roknað við upprunaliga men havandi huga at jarðfrøðin sigst at verða ringd so hevurmann sjálvandi lagt upp fyri við nøkrum milliónum fera a tryggja tær at mann ikki stendur skal mangla pengar í samband við verkætlanina eg haldi tað at fyri eitt itt pláss í fámjinsum er ein lítil bygd siggur nokk tann vakrasta bygdin í føroyum vil ki g sjálv skal siga tað so eigur tað vera eitt ein ein ein góð íløga fyri suðuroynna at gera hesinda tunnilnun tí altana líka ivist í ongan løti í tí at tað vil føra við sær at tað koma fleiri fólk at flyta til økið við ungu barnafamiljunmi eisini tí eg veit at fólk eru flutt frá økinum orsakað av teimum keðiligu umstøðunum at koyra serliga um veddrararnir upp um skærðu so ati eg vóni ikki tað ati tað sum mann hevur hoyrt í fjølminnis seinastu dagarnir kemur at skapa óróð í samband vð etta málið her tað hopi eg virkliga ikki eg trúgvi tí at okur noyðast at støkkum niður við teimum tingunum sum eru nevnd har og finna eina skilagóða loysn upp á tað eisini so eg vili applera til allar tingmennin um at tryggja at hett her málið kemur gjøgnum saman við yngkonumvinn í havn eisini soleiðis at okur fáa fornuftiðar loysnir á boðum hesum her økinum takk fyriharra formaður ja takk fyri síðani er tað kristin mikkelsen fær orðið ger so vælja sum sagt e tað eitn samd fíggjarnevnd sum tekur undir við at fámjinstunlilin skal gerast fámjinstunlirnivur verið oftani á lofti hann hevur fleiri ferðinr at tagt og hann er kappast við aðartunlar og politikarar ava kappast og tað hevur skapt retlur
kumpul í men tað sum nú er tað er so sum sum sagt ein samdnevnd men aftaná

haldsfesti og eg haldi at tá ið vit hyggja eftir hvussu vit útbyggja okkara land frá norðaðs til sunnast so er tað áhugavert at síggja at politikarar úr øllum landinum standa saman um tær verkætlanar ætlanir sum verða framdar fyri stuttari
tí síðani samtyktu vit at byggja tunlar norðum fjall verkætlan upp á hálva milliard og nú samtykkja vit fámjistunnilin og tað standa aðrar bygiverkætlanir eisini fyri framman tann allarstørsta av teimum er sjálvandi suðuroyartunnilin sum eg als ikki síggi at vera ein so ógvuslig avbjóðing sum nøkur tykjast at síggja tað eg síggi faktisk at at suðuroyartunnilin er fíggjaður innan fyri verandi fíggjarlóg við teimum játtanum sum vit hava í dag tað er enn tá so at vit eru samd um at vit skulu hava ein løgukarm árligan løgukarm á fíggjarlógini upp á hálva milliard fimm hundrað milliónir meni vit hava altso søgan er ko støðan er so mikkið positiv at vit hava ikki ein gong megnað at brúkt tær fimm hundrað mlimilliónirnar árliga og tí hevur landsstýrismaðurin í ár gjørt eitt undantak og lagt eina fíggjarlóg fram sum hevur ein lægri løgukarm enn tað sum vitur samd um tað vil siga at tað er enntá pláss í løgukarminum til at taka aðrar ætlanir inn um so vara vit høvdu arbeiðsorkuna til tað tað er jú eini ein luksus trupulleiki um vit so kunnu siga men eeg fegnist saman við fájinigum um at nú er hendan verkætlanin komin her til og at fámjin sum tann sum johandal lýstir so væl sum tann vakra og flotta bygdin sum hon er og eisini sum tann bygdin sum hýsir føroyska merkinum frá

nítjan hundrað og nítjan at tann bygdin fær hesar virðiligu umstøðurnar aftur at mennast í miðflokkurin hevur verið sera virkin at skunda undir hesa verkætlanina tað tað hava vit verið í í mong ár eftir hondini og bara í seinastu seinasta valskeiðið so løgdu vit uppskot fram um at fara undir hesa verkætlanina og trýsti veruliga undir at fáa fáa sett ferð á hesa verkætlanina og tað stóð eisini nógv á nøkrum politikarum tá ið ið ein andstøðuflokkur legði ta uppskotið fram og eg vil siga at so so mikið fegin haldi eg vóru fámningar um at miðflokkurin trýsti á at vit minnast atformaðurin hjá miðflokkinum sum sjálvur er úri suðuroynni hann hann bleiv biðin enntá á hundrað ára føðingardegnum hjá føroyska merkinum at halda flaggrøvuna í fámjin soum eina viðurkenning av at miðflokkurin trýsti á fyri at fáa framt hesa verkætlanina tá varð tann sitandi samgongan hon var komin í rassaft av tveimum verkætlanum sjálvt um mann reypaði sær av næstan hálvar milliard í yvirskoti um árið í tí samgonguni so hevði mann ikki ráð til at byggja fámjinstunnilin og mann hevði bara ráð til at lata níggju milliónir til at byggja dalstunnilin um árið sostór munur er á á hvussu mann sær møguleikarnar í politikki hendan samgongan hevur ikki nøkur ógvuslig yvirskot á fíggjarlógini at vísa á men vit síggja á týdningin av at útbyggja samfelagið at gera samfelagskøkuna størri og tað halda vit hevur størri týdning enn tað at vit kunnu reypa okkum av stórum yvirskotum og og einum tjúkkum búskapargrunni sum sum onkursvegna skal standa ímótir tá ið okkurt hendir í framtíðini vit halda at tað besta tann tað besta haldførið sum vit kunnu geva føroyska samfelagnum tað er at goyma pengar í útbyggingum av samfelagnumtað er at goyma pengar í at byggja infrakervið út tí tað hevur til allar tíðir víst si at verið grundarlagið undir allari aðrari menning tað er at fólk kunnu flyta seg til og frá at tað eru livilíkindi tað er okkara grundhugsjón so takk fyri harra formaður at vit eru komin her til í dag ja tað var onkur viðmerking acobsen gerso vælfyri hara formaður tá vit høvdu millum anna hetta málið fyrstu viðgerð tosaðu mann ofta um tunnilsgerðir soleiðis yvirhøvur

ormaður seinast tað var síðsta eg haldi tað var fyrstu viki til hendan tunnilin ella tá mann tun tosar um tunnilar yvirhøvur tað kann vera tunnilrin í fjall viðarsuilin tunnilin fájin út til tær smáu øki er tað bara gmann tosar um tá tá tosau vit nemiga um at tað liggur øegiliga nógv sosialt í tí tað at fólk kunnu ferðast frá heimi og og tann tryggleikin í at eg veit bara tað at tá ið mann tosaði um minnis tað bleiv onkuntíð tosað um tá ið tá eg var lítil um mann skuldi møgulig búða viðareiði ella ikki tá pápirn var harfrá men tá týddi so nógv tann tann partin sum var har at mann valdi tað frá og o tað tað trúgvi et eg hjá nógvum tí at tí er tað eisini aðrar bygdir sum eg gleði meg til at mann kann hyggja frameftir og fáa handla tí at tað betýði er meira enn krónur øðrum hjá nógvum tað eru rættiliga nógv sosial
eil í tí at at fáa eina trygga farleið takk fyri harra formaður
áh ja tað er als eingin ivi um tað altso undirstøðukervið er fyrsta fortreyt fyri eini vælferðarsamfelag og fyri at
vit kunnu kunnu kunnu brúka aðrar vælferðartænastur altso vit skulu ikki so langt aftur í tíðina hvar ið læknin
nar máttu ferðast í dagar fyri at koma fram til fólk sum vóru sjúk meðan í dag so so tekur tað í í nógvum førum bara minuttir at koma fram tí at vit hava útbygt okkara undirstøðukervi so undirstøðukervi tað er høvuðsgrundarlagið undir einum einum mentum vælferðarsamfelagi og tí hevur tað alstóran týdning at vit útbyggja samfelagið og vit eru vit eru gott á veg at koma á mál í føroyum o vit siga bara um tíggju ár tá ið vit hava útbygt okkara samfelag alt undirstøðukervið liðugt tað verðurtað ver ein øðrvísi avbjóðing at vera politikari um tíggju fimtan ár í føroyum tá ið mann er liðugur at byggja teir tunlar sum skulu byggjast og samfelagið alt koyrir saman í einum stórum undrstøðukervija so er tað jóhannes joensen gersv
takk fyri formaðurin í einum nevndirbyljum
og at tann játtanin er bara hálv og mann kann aldri siga hvør ábyrgdin hevur tí tað er sum so líka mikið men hevði ikki skilagott at mann er framtíð játtar tær tá krónur skulu til so mann kann arbeiða tað heilt ár tað vil siga tá níggju milliónir ikki svara til at mann mann arbeiða mann mann gerast arbeiða í hálvum gekki so eitt sindur býttligt tá hon hugsar um at fáa eina verkætlan lidna í góðari tíð væl biligur stinussen um tað so er tað bil jústinussen takk fyri at forma mær ja sindur spell av at johannes joensen ikki var partur av undanfarnum samgongum tí so høvdu tónarnir verið øðrvísi eg skilti tað ikki eg haldi ikki nakað skilti tað at mann skuldi vera so pýrin við at játta pengar til dalstunnilin men vit hava tosað um hetta og hava ynskt at henda játtanin fer upp soleiðis at hetta tunnilstøðmið kann arbeiða út í eitt og upp á tann mátan so kunnu vit fáa dalstunnilin bygdan ella gjørdan eftir helvtini av tí tíðini sum annars lá í kortinum og tað er eg haldi tað
tað er virðiligt at gera hatta upp á tann mátan
ja takk fyri so er tað aksel v johannesen sum fær borðið ger so væl ja takk fyri hárra formaður tala v aðri viðgerð av fámjastunlinum og at tað er eingin iðve um at ella alt bendir á hetta fer at vera samtykt í dag tá tað er ein samd fíggjarnevnd sum tekur undir við uppskotinum og tí er tað uttan iva ein stórur dagur fyri fyrst ogfenm
fámningar og tey sum tilknýti til fámjan og
túroynnað sum hann hyggur eftir sjálvt uppskotinum so verður tað sagt í uppskotinum frá landsverki ella landsíðismanni á fíggjarmálum at tunnilin kemur kostar hundrað og nggjuogtrýss milliónir krónur og tað er ein tunnil upp á ein komma tveir kilometrar so gott nokk eisini ein komma fýra kilometur vegi til og frá tunlinum men tað er ein rættiliga høgur prísur í mun til longdina áv tuninum tað varðurmillum annað sagt av landsverki at tunnils mummarnir kosta oftani nógv at gera í mun til sjálvu tunnilin og tá skal hava tveir tunnilsmunnar líka mikið um um tunnilin er er langri ertað stuttur og so verur ykkin sagt av landsverki at tað er jarðfrøðiliga
er er er tað vánaliga umstøður at bora í og tí er mann lagt upp fyri at tað kann blíva trupult at borða og kemur at kosta nakað meira enn aðrir tunlar men generelt síggja vit at tunlar øhsku vit taka viðarðastunnilin og so hvalbiartunnilin tunlarnorð
o fjall og so nú fámjinstunnilin at teir durka rættiliga nógv samstundis tað verið sagt at útgerðin til at borðartunlar verður betur og betur og tað burdi verið bíligari tí átti mann kanska heilt yvirskipað tikið upp øh er tað nakað við kunnu gera fyri at teir tunlarnar sum við borða og fara á borðið í framtíðini kunnu borast bíligari enn tá prísurinsim er nú tí prísurin veksur rættiliga skjótt

tað sum kanska fekk meg til at taka orðið eisini tað var at eg sá eitt skriv í í vikuskiftinum frá lokalfeløgunum hjá sambandsflokkinum og fólkaflokkinum í vágum og norðoyggjum og hjá miðflokkinum norðuroyggjunum har tey mældu til at boykotta hesa verkætlanina og innkoyringarvegin til havnar um ikki tunnilsfeløgini vórðu avtikin og gjaldið strika tað haldi eg ikki er at mann fer út soleiðis vóni ikki at tinglimirnir sum umboða tey felagini her í løgtinginum fara at atvøða ímóti hesum uppskotinum tí tað eri tað eri gjaldið í dag er tjúgu krónur øhtað tað er ikki serliga nógv hjá okkum koyra av og á til vágarnar og til norðroyggjar og tey sum koyra fast a til frá arbeiði tey fáa jú ferðastuðul á sekstan seytjan krónur fyri hvønn túr so nettop er tað ikki nógv tey rinda heldur tað kann vera vinnulívið at nøkur gjøld har eru hægra lagi og mnn kan hyggja eftir bæði í vágum og norðoyggjum tá stóru bilarnir sum koyra ígjøgnum har við farmi og so framvegis men javnafókkur tekur sjálvandi ikki undir við at hækka gjøldið úr tjúgu krónum uppá hudrað og fjøruti krónur sum landsverk vístu so eina loysn til at fíggja suðuroyartunnilin tað vildi vera alt for nógv og og tað e ikki rætt at hækka gjøldini tí tá vit gera undirsjóvartunnlar so er endamálið at fáa stakka nyttu burt úr tí sum

undirskot haldi at tað varð sagt níggu hundrað túsund krónur um vikuna men tær ferðslu metingar sum bleiva gjørdar áðenn tunnilin fór á gongd vístu at tað ferðast átta níggju túsund bilar um døgni ímillum norðurøki og miðstaðarøki og teinú vísa stg bara fýra túsund bilar farar ígjøgnum eysturoyartunnlilin tavil siga helvtina av bilinum koyrir í gomlu leiðina og tað hevur heilt sikkurt nakað við prísstøði at gera hevði prísurin verið nakað lægri so trúgvi eg at fleiri bilar er koyrt ígjøgnum og inntøkurnar kanska høvdu verið hægri enn tær eru í dag tí tað snýr seg eisini um at fáa fullan nyttu burtur úr tunlunum øh so javnaafókkur tekur ikki undir við at hækka gjøldini í undirsjóvartunnilnum sum eru men vit halda heldur ikki at mann skal taka onnur ela aðrar samnferslu útbúggingar sum gýsla sum onkur valfeløg kring landið hava mælt til ein onnur tunnilsverkætlan sum er í gongd sum tíverri ikki verður uppraðfest tað er dalstunnilin har undanfarna samgonga valdi fara í gongd við at seta níggju milliónir krónur av tað fyrsta árið men skal man borða árið runt so skal mann játta eini átjan til tjúgu milliónir og tí fær man ikki borað árið runt og tað gongur seint at gera dalstunnilin øh og eg hevði vónað at mann tann játtanin hækkaði øh men nú hevur hon staðið í stað í í fleiri ár mann fór á gond í tvey túsund g nítjan og tvey túsnd og tjúgu einogtjúgu aftur tveytveyogjúu stendra á níggju milliónum h onkur segði kantin ein dagin at mann vildi ikki hækka játtanina atso dalstunnli liggja sum ein skomm hjá undan farna samgongu eg vóni ikki tær soleiðis øog tað gevur ikki góða meining tí altso etias datstunnilin er eingi skom hjá undanfarnu samgongu vit eru errin av at vit fóru undir standa tunnilin tí tað er avgjørt neyðugt at dalbingar fáa nýggja farleið tað er kanska tað vandamiklasta farleiðin í landinum av øllum tað er tað eisini sambært landsverk tað at mn kki vil hækka játtanina tað er ikki nøk skaði hjá undn farna samgongu tað er meira nn skaði hjá teimum sum búleikast í dali og brúka ta farleiðina at tað gongur langa tíð at fáa tann tunnilin avgreiddan so tað hevður verið eitt ynski og nakað sum jana flokk eisini taka upp í sambært fíggjarlógargerðina at vit fáa hækkað ta játtanina til næstaár takk fyri harra formaður ja takk tað eru nakrar viðmerkingar bjarni hammerfis ja takk fyri harra formaður tað er gott at hoyra at fámjastunnilin nú anas kann eg fara í gongd og arbeiði kann bjóðast út og vónandi verður tað ikki tað sumvalferligini hav vera úti og úti víst á at tey ætla beikotesa verkætlanina og innkomubreginar til havnar vónandi er tað bara eitt ja hvat kan n kalda tað it útbrot hann er hest eingin ivi um tað hvussu og hvat at at mann noyðist í gongd við suðuroyartunninum beinanvegin at fáa planleggingarnir og fáa lagt til rættús hvussu mann ætlar at fara í gongd og hvussu tað skal gerast ongantíð for skjótt tí tað heur eisini verið frammi at lat okkum bíða nøkur ár afturat so kanska tøkni verður enn betur men tað síggji ogur bara frá nú okur hygja etir fámjinstunlinum hvussu skjótt sjálvt um tøknin blívur betur so durka tunlarnir bæði teirr undirsjóvartunlarnir og bannitunlarnir durka tær munandi fyri hvørt einasta ár sum gongur takk fyri harar ta aksel johanesen at tá ið tá vit gera tunlar so skal sjálvandi trygdin vera í lagi at nakað sum mánn kanska átti at hugt eftir saman við landsverk tað er hvørji krøv setir mann til trygdina el era ymisku tunlarnar eitt eitur eysturoyar tunlirnar koyrar nógvir nógvar túsund bilar um
um døgnið men tað eru aðrir tunlar ið koyra munandi færri bilar skal mann tá hava nøkur
standard sum mann hevur kanska til tunlar í í norra og niðri í niðri í europa har la koyra kanska fleiri tíggju tals túsund bilar um døgnið ígjøgnum ella kann mann hava nakrar aðrar standardir tí eg giti at tað ávirkar prísin øátá tunlinum sum vit gera tað er kað øll farn uman átti og hugt eftir men tað er týdning at vit ikki blanda samferðslu ætlanir saman og seta tær upp ímóti hvørjum øðrum síðani er tað bjørt samelsen takk fyri ja eg glað fyra akseli johannesen nevnir dalstunnilin tí tað er ein av teimum vegastrekkjnum har tað er lýst farligt at koyra og har vegurin í veruleikanum kann ráða undan so tað hevur skundað at fáa eina loysn á tí tunlinum vit hava eisini aðrar rættiliga vandamiklar farlaiðir sum til dømis leiðin til tjørnuvíkar sum eisini á vetrartíð altso tað gongur sjónfyri søgn ar liggja stórir klettar mitt á vegnum javna men eg ætlaði at spyrja akselve johannesen nú er hetta ein tunnilin sum kostar tveir milliónir per íbúgva íí
tí í bygdini borað verður til og
eru vit ikki noydd at seta okkum niður og finna útav altso hvussu fáa vit onkursvegna einanfastan fíggingarloyst í tað snakkað um at skrúva tunnilsgjøldini upp í undirsjóvartunlinum tað er odjúpt og rímiligt tí tað er jú bara leggja tar gjaldið yvir á tey sum brúka nakrar ávísar farleiðir harumframt hava vit eisini farleiðirnar út til tær leysoyggjarnar er politiska skipanin ikki komnar til a vit um at seta okkum niður og finna ein nýggjan máta at fíggja allar hesar útreiðslurnar uppá tí tær eru risastórar vissi ikki onkur skal sita við ongum aksel joansenja eg haldi ati tað tunnilstoimið sum nú ger tunnil til
dals eg eri faktiskt størri
býtt hugskot tá mann sær prísin tað varð sagt upprunaliga og tað havi ikki hoyrt um at tað er broytt at tað kostar fýrs milliónir at gera tunnilin til dals og tí er ein tunnil upp á góðar tveir kilometrar her tosauvit eim tunnil til famiins fyri hundrað og hálvfjerðs milliónir upp á ein komar tveir kilometrar eg veit tat tað kann serligt eisini við at gróti er kanska ikki gott akkurát í tí fjallinum sm han kaa borið ígjøgnum men tað vísir seg at tunnilsheimið kann gera tað nógv bíligari toí er spurningurin ø vit taka sjávan undir við hesum hugskotunum og fm t fra undir at geva fjarmhastunilin mtit hvin hugsað um aðrar smærri tunnirnar milm annað til gjógn og til til tjørnuvíkar at vit brúka tunnilsteimin og seta vit meira pengar av til tunnilsteimin soleiðis at kunu borða hvønn dag í árinum so so er tað ikki so nógv ár at borða tunlarnar sum tað annars sær út til at vera hvønn dag í árinum men nú sær út til at tógra átta ár tí vit ikki játta so nógvar pengar ja so er tað asmussenja takk fyri harra formaður nú nevndi aksel johansen
um lokalfeløgin sum hava skrivað eitt eitt bræv yvir
sum kalla hatta er eitt neyðaróp frá frá lokalfeløgunum um at mann sær tað at alt fyri trumlig ígjøgnum uttan tað tar lurta eftir og givnar avtalur skulu haldast so tað haldi eg at vit mugu halda givnar avtalur mit kundu hugsað mær at spurt røðaran umtekurum røðarin tekur undir við at mann skal hava eitt tunnilsfeløgí føroyum ottann næsta er at kundi hugsað mær at fingið at vita um um í verandi skipan tav si við verandi gjaldi skal halda áfram ella um mann ynskir at gera eina loysn sum er samhaldsføst tað er hendan loysnin ikki aksel johansenja takk fyri harra formaður nú spurdi frimmun r ná nækka spurningar eg kar oyna at svara teimum eftir raðfylgi altso janarfók ekkur ikki undir við at hækka prísirnar í vágatunlinum og norðyatunnlum øh tað gerpst ikki teingin ivi um tað tá tað kemur ti verandi prísir so er tað sum sagt tjúgu
koyra av og á nú koyri eg kanska tvær

fogaði um ferðastuðul á sekstan seytjan krónur so nætti kostaðr ein túrin tríggjar fýra krónur tað sum kanska kann vera ein trupulleiki við vágum og og norðoyggjum tað er tað eru kanska tunga ferðslan altsovinnulívið kann tað vera kanska ett sidur kappingaravlærandi at gjør gjaldið at koyra ígjøgnum hett høggjald tað kan man kanska at hut eftir øh tá tað kemur til at finna eina eina samhandsfasta loysn tak vit fult undir við tí og tað snýr seg ikki bara um at taðer tunnlarn sum rinda tá tá snýr tað seg um at vit øll eisini tey sum búgva í miðstaðarøkinu og norðse o aðrastaðnis eru við til at rinda tær samferðslu íløgur ið skulu geras framúr ja so er tað kristin mikkelsen takk fyri hara formaður nú segði løgtingsformarurin at mann skuldi geva sæna vinará royna oku at halda okkum til fámjinstunninin men
gbakkaaftur til nítjan hundrað og fimmoghálvfjerðs tá ið eg ávís
hvusi flokkar her á løgtingi royndi at gera tað soleiðis at suðuroyingar ikki skuldu fáa eitt smyrul eg haldi at tað hevur mann gloymt mann vildi hava dúgvuna og hvat tað i norðoyinga sagt vs í ið ið mann eg brúkti teir milliardinunú at gera tunnar norður har at mann tók klakskar sjúkruhus koyrtað til havnar ella flogvøll og heðin gjørdi ein flogvøll ak lyvilsnistað er eitt rúmligur rámastríggj frá teimum fyri eystran av vestan men tað sum fekk meg at seta spurningi tað vað tað aksel johannesen sigur at javnaðarflokkurin tekur ikki undir við at hækka gjøldini í í tunnilsgjøldini men tað sum eg við tunnulsgjøldunum tey eru bara lækkaði og lækkaði lækkaði og og strandferðslan har er prísurinir hækkaði smyri var rúpetalt tá ið hann kom men hann hækkar prísurin ferðaseðalin prísurin hækkar og tunnilsgjøldin tey lækka hang tað saman aksel johanesenja takk fyri eg skilji rættiliga væl spurningin hjá kristin mikkelsen og skilji hassu eisini pipsatiónirnar tí eg haldi at tað er órímiligt
tað eldu eg veita eg halda vit í javnaðarflokkinu órímiligt at nakað

vágafólk til norðoyingar um at tá
við tunnilin er uppetalti tunlar útptaltir sum skulu ta koyra ókeypis talið skulu halda fast við og eg síggi slett ikki trupulleikan su nógv nú halda seg síggja í at fíggja ein nýggjan suðuroyartunnil tí at vit betala í løtuni á verandi fíggjarlóg hundrað og fimmogtjúgu milliónir til smyrðil og til tunnilsverkætlanina sandoyar eysturoyartunlar og tað er so øgiliga stutt upp frá hundrað og fimmogtjúgu milliónum og upp til tær kanska hundrað og hálvtrýss trýss og hálvfjerðs ella hvat tað er til at allur suðuroyartunilin er fíggjaður á fíggjarlógini er aksel johannesen ikki samdur við mær tí at vit orka tað á framtíðarfíggjarlógum at fíggja suðuroyartunnilin umvegis fíggjarlógina aksel johanesenja ú nú var eg tíverri ikki til tað framløgula sum landsverk hevði í seinasta seinastu viku eg var burturstaddur øhtí eg havi eg ikki orilaga sæð allar útróknir sumar á landsverk
víst ta men eg haldi vit vita at smyrrið kostar nettu
góðar hálvfjerðs milliónir á fíggjarlógini í dag raksturin og vit játta hálvtrýss milliónir til eysturoyar í sandoyartunnilin á fíggjarlógini fram til tvey túsund og fýraogtjúgu aftaná tað so r a trýss milliónir aog siga tøkar á fíggjarlógini og raksturin í smyrðil svvussugott tey val ti hundrað milliónir krónum sum skal ikki so ræðlia nógv til afturat tað skal nakað til afturat men ikki so ræðia nógv til afturat fyri at kunna seta seta tað av á fíggjarlógini sum sum sum ein stórur partur av suðuroyatunilnim kostar men tað verður brúkaragjaldissuðuroyartunninum sjálvani verður tað tað so er tað erhard joensen gersovæl takfyri harar formaður ø eg dámdi eisini gott røðunagjaksel johannesen øog asel aksel johanesen nevndi hetta her um at fáa eina samhaldsfasta skipan hevur aksel johansen eina meining um hvussu ein sovorður samhaldsføsst skipan fyri tað samlaða føroyska samferðslukervið it hugsu kipi vegir tunlar ferjyur alt kann skipast tá mann tosar um eitt samhaldsfast
system
so at siga fíggingein fíggingarleisn takk fyritað skal gerast frá fleiri mátar eg veit tat undanfarna landsstýri og hugdi eisini eftir ymisku loysnum og har haldi eg at tað eigur at kosta tað sama um tú koyrir frá havn til klaksvíkar frá havnvestur flogvøllin ella tú siglir ø úr suðuri til havnar og tað sama tá tú siglir kanska úr kalsoynni til klaksvíkar øh so eigur mann at finna ein prís fyri tað o ikki tað at heg tkn tú geva nýggjan tunnil so rindar mann altso hægri gjald í eysturoyartunnilum nú inntil mant úppbetaldur og hægri gjald suðuroyartunnilin tá hann er gjørdur tiln er uppetaldur mn annars fevur mann eitt eitt standargjald og so má restin fíggjast
hivir skattur so er tað so soleiðis at tað er líka mikið
um vit búseta okkum í mykinesi viðjarðaráðið ella ella suðuri sumba so tala vit tað sama gjaldið tá ið vit ferðast taldið verður samanfallsloyst og tað ber hild at gera mann kann hava nøkur gjøld tað kann vera vegst á svarsvívsgættur og avgjøldað av persin og disil og tað eru skattir og so nøkur brúkaragjøld sum sum eru frammanundan ja og so er tað jóhan dahl gerst væl tá frá formaður eg vil takka akkurát við hannum sær fyri eina góða røðu og eg vil eisini takka hann um at hann loksins broytti meining og flokkurin hjá honum eisini
og hevur tikið undir við fámjistunlinum tað eri eg
sera egleðir fyri tá tað kemur til hetta sammandssetti sum so nógvur snakka um so eg kundi hugsað mær at spurt akselve johannessen um ta ikki vildi verið og ikki era øgiliga umráðandi at okur fáa eina breiða politiska semju her í tinginum um júst tað við sambandsfesti og hvussu okur fíggingasamfelslag kemur frameftir so eg kundi hugsaðu mær at hoyrt hansara niðurstøg um tað og umtaðikki vera skilagott at mann setti ein bólk av breiðum politikarin frá øllum flokkum til at koma fram til ein leisn hvussu ikur kunnu arbeiða víðari fyri at fáa at tryggja at samferðslukervið verður sambandsfæst og og kemur at fungera og vælvirka og eru væl lerkaandi frameftir heisini takkfyriha formaður eg eri púra samdur við jóhandal og eg haldi akurát tað tað skal verast so politikkurin kemur í tí som skulu umboðja øllum flokkunum vera við og kanska umboð fyri strandfersluna og og landsverk eisini og kanska tunnilsfelagini soleiðis at mann færi farið funnið eina skilagóða loysn tí tá eg tosi hvussu við klaksvínkar o háva tey einki ímóti at betala ein tjúgukrónur fyri at koyra gøgn
tunnilin nei norðoyatunnilin eg haldi heldi ikkin sóks vágafólk hava nógv ímóti tí
men tey vilja vistu mans kal vera við til at rinda einar aðrar tunlar so vilja tey hava ikki bara tey sum eru við til t rinda tað men øll eru við til tað og tað skuldiu finna eina loysn har vit allir føroyingar soleiðis so er við til at rinda íløgur í samferðslukervi framyvir tá tað kemur til fámmiastunnilin so hevur javnaðarfokn ikki roytt meining javnaðarflokkinhevu altíð tikið undirhevr feimjastunnini men í undanfarna samgongu so var tað altso meiriluti í tí samgonguni eisini meirilutir í javnaðarflokkinum at mann skuldi gera at dalstunilin fyrst harvið sagti man ímóti í fámjastunlinum mum man helt at dalstunnilin hevði átti il hægri raðfesting men mann tekur eisini undir við farmjastunnum einsini væl sum tekur undir við ein tunnil til tjørnuvíkar sum so eigur at koma aftaná í í rekkini ja so er tað eygum samuelsen ja takk fyri harra formaður ja eg eri samd við aksel johannesen í at tað er ikki rætt at taka aðrar verkætlanir sum gíslar tí at mann kann siga eingin fer væl av at einn
anar fer illa hetta hervið
góða sannferðslu tað haldu vit øll mugu hava rætt til óansar hvar vit búgva í landinum men sjálvandi má tað raðfestast og tað er tað sum var við dalsstunnilinum at hann bleiv raðfestur framum fámiarstunnilin tí at landsverk millum annað segði at standurin var so ringur har og tí hopi eg ikki tað at mann fer at lata dalsstunnilin liggja eftir og ikki fara at raðfesta hann sum hann kann gera so skjótt sum til ber við tí leiðstunum sum hann nú er valt og nú situr mann í fíggjarnevndini og viðgera í fíggjarlógina eg veit ikki um akstørri hansen hevur nakra ábending um at samgongan vil raðfesta dalstunnilin eisini
ja tað var ofta politisk gjørt soleiðis til suhann raðfestir eitt hægri enn okkurt annað so er manní móti øðrum tað er alsoð ikki soleiðis í hesum førinum í undanfarna samgongu helt mann ikki man kundi ikkia allar tunlar í senn og so var tað ósemja inni í samgonguni hvørji tunlar oppur má gera fremst og har segði so landsverk heilt klárt at tann tunnilin smvar mest lývshættisligt ella farleiðin í dag tað var dalsfarleiðin tí má in hn i gera tann tunnilin raðfest hann hægst
tí rat fest man annað hægst og mann tekur eisini undir oggjar av tunnil til fámjins og til tjørnuvíkar mei evu eina ávísai raðfylgi m á tað gerast í hjá harmadi emeg eitt sindur nú sita veið sjálvandi andstøðu og fáa ikki gjørt tað stóra við tað men at at mann ikki hevur uppræð fest játtanina til dagstunnið so likir ganga ett sindur skjótari og eg vóni veit oisií fólk í samgongum sum gjarna vilja seta fleiri milliónir av til dagstunnilin at í sambandiviðfíggjarlógararbeiði í fíggjarnevndini at tað ber til at fáa nakrar milliónir afturat upp á dasstunm johannes joensen formaður ja hvór og sandu asaðu í johannesen og tá mann hugsar um brúkaragjøld so havi eg altíð verið móti brúkaragøldum tí iðsum hon hygur einam øðrum veðli so vilja brúkaraggarl altíð gera tað at tit øll gjalda líka og har er bæði fátøku rík gjalda gjalda tað sama og tá kemur ikki mun á trý
og økir koma eisini at gjalda
tað ymiskt og til dømis tá mann leggur sjúkrahúsið í havn til dømis so skulu sandoykar betala tvey hunraðkrónum fyria komadi sjúkrahúsi tað er heldu ikki rættvíst sum man hyggur eftir so er brúkakjøta altíð tað ringasta tú skult ta vera so lág sum gjørligt ella helst helst burtur sum má mann royna at vera samhandsfastur á øðrum økjum upp á aðra máta tí tað er ikki samhandsfast og tað at dalstunnilin er farin í gongd tað er gott men at mann ikki játtar tær pengarnir sum sum gera at arbeiða er alt árið tað er ikki skilagott fyriaksel jaensen nú sklgii fari at blanda allar verkætlanir ætlaninr saman tað var kanska gjørt sjálvur í mínari talu her peint tat iðmann tekur akkurát suðurya farleiðina altso mann tekur smyril so eingin er ivi um at tað er nógv nógv tað dýrasta farleiðina at ferðast við í føroyum kanska eisini tí hon er tað longsta men men tað merkir nógvir tær familjurnar sum búgva í suðuroy eg veit ikkihvussu tølini er í dag men fyrr n ferð hon
sjey átta árum síðani varð kannað hvussu nógv kom inn í
ferðaseðlaraprísið frá bara ferðafólkum ikki farmi bara ferðafólkum tá var ta tólv milliónir um árið so tað eru ikki so nógvir pengar so tað kostar landskastaðuna at lækka gjaldið á suðuroyarfarleini fyri ferðafólkum tað er kasta nakað hægri í dag at enda var fyri sjey átta árum síðani tí ferðafólkatalið veksur men tað er ikki so nógvir pengar at lækka prísin soleiðis at at tað ert sindur meira rímiligt og sindur meira til at samanlíkna við onnur øki landinum hjá suðuroyingum at ferðast við smyrjiligu til dømis anna kunna lækkan gjaldið eitt sindur a r tað var siri í stenberg sum fær orðið tú standa tveir røðarar á listanini eg hugsaði um at hava ein lítlan døgurðasteðg tá ið hetta orðaskiftið var liðugt heseg selsk takk fyri tær formaður
ja eg haldi tað er eini stórur dagur
før í dag at kunna atkvøða fyri eini tunell til fámjins og tað fara sjálvandivið gleði at taka undir við og eg haldi eisini tað er gott at mann hevur fingið teir smærru tunlarnir eisini á skrá og tað bleiv jú nógv viðgjørt fyri nøkrum árum síðan heta her við dali tjørnuvík og fámjin og gjógv at mann mátti fáa tað arbeiði gongd aftur tí tað var púra steðgað upp so tað er gott at hetta kemur nú tá ið okur umrøða føroyar so hava okur altíð umrøtt tað sum eitt oyggjaland eftir hondini er tað blívu kanska meira og meira umrøtt sum ein býur men visi okur hyggja aftur í kanska teir allirter gomlu sangirnar sum okur vona at syngja ella sum kanska fólk ikki duga meir men sum vóru fyrr í hvørfall so sang mann hetta her við at mann mann nevndi føroyar eina oyggjarflokk og mann tók hettaher
evið oyggjar eins og systrar allar lið um lið tað er hvussu tað man er upvandi við og eg eri hvussur ein av teimum sum altíð hava sett hetta her sum eitt úttrúgv fyri at mann er samhaldsfastur og at oyggjarnar standa lið við lið og stuðla hvørjum øðrum tá ið eitt annað er
soleiðis hevur tað eisini verið ígjøgnum okra søgu men eg haldi at tað samansfasta fasta tað hevur fingið eitt alvorligtskot fyri bógvim nú tá ið valfeløgini hjá fólkaflokkinum sambandsflokkinum og miðflokkinum í vágum og í og í norðoyggjum hava verið so ógvusliga úti við frámælin faktisk um bæði fámjinstunnilin og um innkomuvegin til havnar tí tey seta tað upp ímóti tunnilstjaldinum tað haldi eg er ótrúliga óheppið í kjalarvørunum av tí kunningini sum løgtingið fekk har landsverk hevði gjørt eina greining um suðuroyartunnilin so fóru tey feløgini alment út og mælti mælti teirra tingfólkm til at blokera bæði fámjinstunnilin og innkomuvegin til havnar og mælti eisini til at tunnilsfeløgini skuldi avtakast beinanvegn ella skuldi fámjistunnilin faktisk slettikik samtykkjast ttað mæla faktiskt teirra limum til at atkvøða ímótir og tað bleiv fyrri nøkrum minuttum síðan av tingfólkum her sagt at tað var eitt neyðaróp úr teimum økjunum altso eitt neyðaróp úr teimum økjunum eg veit ikki altso hvat mann so skal siga um tey sum eruin tey sum rópa neyðaróp tað er tey sum ikki fáa t sindur børnum útgreinar hjá garska deplinum til dømis ella okkurt heilt annað tað kann aldrin í verðini vera eitt neyðaróp at tú hevur hevur eitt gjald at betala eg haldi at tað var faktisk rættliga óðanstendrugt at gera og tað skapast pjaðing millum økini og tað skapar eisini øsingur millum fólk tí eftir stendur at eitt annað veg at nú havi eg fingið mítt so etað ikki so farligt um hinir fáa nakað eitt er púra vist at vissi okur ætla okum at útbyggja samferðslukervi og tað ætla okur so mugu øll vera við til at gjalda og akkurát hvussu mann skal gjalda tað er nokk tað sum sum er tann politiski knúturin sjálvandi mátað vera okkurt slag av brúkaragjaldi í og so er restina av spurninginum um tað skal vera nakað sum er knýtt at vegskattinum ella um tað skal vera nakað sum fær yvir skattum ella hvussu fer mann gjørt tann partin samhandsfastan tað eri eg ikki ivað um og visti mann ætlar sær at avtaka øll gjøld og útbyggja alt landið altso so má onkur klokkar ringja onkustaðni og siga tað at tað kann ikki bera til men tað sum eg haldi er tað mest harmliga tað er tað at okum vitandi verður tað slekkið arbeitt við einum samhandsfóstum samferðslugjaldi og tað er tað sum má í gongd visti mann yvirhøvur skal kunna koma víðari við øðrum ætlanum og har er tað so sjálvandi suðuroyartunnilin sum liggur okum næsta hjartað gjøldini í dag eru sera ymisk frá tí at tú hevur við avsláttarskipanum um kring tjúgu krónur fyri at koyra til tað at tú bara fyri ein bil og sháfør og ikki í familjuna við betalir veyhundraðog tjúgu krónur við smyrli og sjálvandi ger tað ein mun fyri tey fólkini sum búgva í tí økjinum og tað ger sjálvandi eisini ein stóran mun fyri tað vinnuliga virksemið sum eisini er í teimum økjunum tí tað verður meira at betala so upp á ann kemur meira tað at finnur mann ikki semju um gjøldini so verður tað trupult að úpi hjá landi og okur er sjálvandi til reiðar til at fara inn í eina samráðing um hvussu mann fær lagt tað til rættis tí okur ynskja a mann eisini fer suðuroyartunnilin á skrá og okur vita gott tað at vissu eingin skal betala nakað so kann ikki bera til altso mann kann ikki standa her og snakkað um at eingin skal betala men alt skal gerast takk fyri bjørt samulsen eina viðmerkingtakk fyri ja eg haldi tað er gott at siga í stenberg leggur denta á hetta tí tað er ein tendensur til populismu hat mann tosar um nei vit kulu eingi brúkargjøld hava og alt skal blíva bíligari bíligari men vit vita at tað er øki í landinum og ikki minst tær leysu oyggjarnar men eisini til dømistunnilin til dals og ein tunnil til tjørnuvíkar sum eru har tosaðu vit um farlagar har vegurin kann ríða undan og hartað er rættiliga snipsniðurfyri vistu tað gongur galið taðn sum vit prøva koyrdi til dals veit tað tí at tað spyrja siður stenberg altso eingir nevna í tað at hesir undirsjóvartunlarnar fara kostir viðlíkahaldið allir tilsamans kanska eini hálvtrýss trýss oghálvfjerðs milliónir bara um árið tá ið allir eru gjørdir og tað verður hvussur fleiri tíggjutals milliónir um árið ætlar mann at innrokna tað ogaltso vist tú ikki finnur ein samhanldsfastan leist jamen so so steðgar tað heila bara upp tí at tað blívur so dýrt so eg atlað a spyrja siður stenberg um tíðina ikki koman og seta seg niður og finnur ein veruliga dastan istembergtakk fyri harra formaður og takk til bjørt samulsen jú eg haldi tíðin er komin til at finna ein samhaldsfastanloysn okur vita at tað eru nógv ting sum eru á skrá g sum eru neyðug at fáa gjørd og tunlan
nar til ta tey smáplássini tað er eitt
og so er tað eisini allarn stórur spurningur um um ferojur til smáplássini sum mann heldur ikki heur endurnýggja stramdferðsluflotan og so er tað suðuroyartunnilin sjálvandi og so er tað alt tað sum hevur vviðlíkahald at gera so tað má vera eitt annað við at allir flokkar mugu seta seg saman og finna út av hvussu mann fær fer eitt gjald sum er so rættvíst sum tað yvirhøvur ber til og har øll eru við til at fíggja og og hjálpa hvørjn øðrum pp á tann mátan erhard joensenja eg tók nú mestatt har skrivið sum var komið frá hasum valfeløgunum sum skemt atfarat blokera hetta her málið og málið u innkomu veg til havnar v ikki gjøldini norðureftir vestureftir blivu avtikin her og nú og feløgin e niðurlíkt tí sannheitin er tann at vissi ein familja skal norður ein familja
hava tveimum børnum skal norður skal norður um so er tað so fýra hundrað krónur
hon skal betala í mun til at vissi hon skal trýrstur um leirviksfjørð so skal hon betala tjúgu krónur so eg havi ikki ordiliga heldur sum sigur sirur stenberg forstáilsi fyri hvat í er upp at venda og at her kemur so yvirhøvur ikkiupp átal at lokera fyri fámjistundlinum og innkomuvegnum so tað er bara mín meirasiristembergja harra formaður ja eg haldi tað er gott at tingfólk ikki hava lurtað eftir hvat tey lokal feløgini hava sagt ston tað upp
til tey so var hendan viðgerðin slett ikki í gongd nú
so tað er gott og so kann tað gott vera at mann tekur tað sum skemt sum kemur frá frá feløgunum heldu altso trý feløg úr úr tveimum stórum økjum í føroyum eg haldi tað var meira syrgiligt enn enn skemtiligt og og eg má siga akkurát sum eg eg føldi meg virkuliga stoyttan av tí eg helt at tað var óanstevndigt ohavi eg sagt tað men fer ein familja til havnar so tað púra rætt so skalt tú betala eieitt stað millum fýra fimm hundrað krónur og tað tað tað tekur mann ongantíð við í diskussiónina tá i mann snakkar um at hava ei lít sindur meira rímilig gjøld og tað noyðist mann at gera tí at okur skulu eisini liva takk fyri ser ta frymut rasmussen ger so væl ja takk fyritað harra formaður eg má siga tað at eg haldi tað er sera sera óðanstendligt fyri at brúka orðið hjá røðaranum at standa har uppi á talarstólinum og siga tað at norðoyingar og vágafólk ikki vilja gjalda tað sum tað draga
tað seg um í tí førinum tað er tað at verandi
gjald skal avtakast vit vilja gjarna vera samhaldsføst men eg veit einki um tá ið norðoyatunnin varð bygdur ella tá ið vágartunnin varð bygdur at mann segði tað at mann legði eyka pengar upp á smyrðil fyri tað so skulu hjálpa tykkum at betala tað kenni eg einki til so eg haldi tað er at fáa líkasum at fáa tað niður har halda givnu avtalur avtaka tunnilsfeløgini og so fáa vit eina aðra samhandsfasta skipan soeisinr sum kunnu verða lgaks við alt føroya fólk siristenbergtakk fyri harra formaður
mær vitandi er tann partapeningur sum landið eisini hevur skotið í hesi feløgini nakað sum allir føroyingar eru við til at fíggja og ikki bara nøkur bestemt økir tað haldi eg at okurog sjálvandi eisini smyrðil og tað skal tað eisini vera eg fór at lesa ein gamlan fyrispurning frá fjúrtan har eg haldi tað var jørgun niclasen sum svaraði tað at tað var ein ógreiða í lógini um
umtunnilsskjøldini skuldi avtakast ella ikki jú tað liggur á heimasíðuni hjá tinginum at tað var ein ógreið g at hann ætlar sær tingi at fáa greiða av tí tí hann visti ikki um gjøldini skuldi avtaka st tað ikkið tað er so tað men tað er gott at hoyra at mann vil vera samhandsfastur tí tað er ikki tað útrikkið að mann hevði givið alment men tað gudl spøll batna takk fyri so er tað kristin mikkelsen sum fær orðið ger so væl takk fyri hara formaður tað var fyrst mann tosar um hesi gjøldini men kaileu holm johannesen løgmaður og formaður flokkinum segði at tað sum landið var komin við skuldi gjaldast aftur skuldi gjaldast aftur
so tað sagt
so kann iki lata vera at gera lítla viðmerki til aksel johannesen hvar hann sigur um fámjin og dali fámjin var ein klokkklár avtala inni í javnaðarrúminum ímillum hennikold um eg og lenu dámar næsta bøð og aksal og tað skuldi gerast todell til fámjuns og henri fór at baðja landsverk gera eina linjuføring til finna linjuføring í í dali og at fáa ognar viðuskiftip ápláss tað liggur rimmar fast og so varð farið inn í salin eftir jónlar fr johannesen at biðja hann koma inn har í rúmið og so bleiv stungið í ryggin tað er søga og ikki tað sum aksel ve johannesen sigur takk fyri hara formaðuð ja tað er edvar jacobsen fær eina viðmerkingtakk fyri harra formaður
mon e var eg ikki inni í akkorthessi árini men eg roynti at sita og hugt eftir upp

føroyar fyri bæði tunlar og undirsjóðar
tunlar so hava flokkarnir og skiftandi samgongur ikki gjørt nóg nógv við tað økið í staðin fyri at roynt at at komið til sættis ella semju um eitt tvey trý ella fýra uppskot um loysnir so hava flokkarnir hvørðu sínum lagi og vit tingmenn eisini einsæris bara gjørt okara til at halda grýtin av kóki við klandri og spjaðing sum leingi sum yvirhøvur gjørligt og tað saman øgiliga tíðligt tað sum vit spála tíðina lítið sindur aftur áðrenn vágatunnilin so var tað altíð soleiðis at at tey sum búða teimum leysu oyggjunum í tinginum

tabava lítið einki frá vága tingfólkum um hvussu mann kundi hjálpa øðrum so skjótt norðoyingar fóru burturúr so hoyrdi mann lítið einki burtur frá teimum og nú byrjaðu
longu nú eysturingarnir sum í veruleikanum fingu skálafjórðartunnilin sum eina sum eina bonus loysn ella ella hvat mann skal kalla tað tei eru eisini farin at gremja sum ann kul at betala til henda sama felagsskapin sum sum skal royna at syrgja fyri at øll kunnu virka og liva í hesum landinum ogskal tað so eisini henda fyri okkum sandoyvingar eg segði áðrenn valið eini verjarafundi í skálavík at kosta kemur tað at fara gjøgnum tunnilin tey sum hava kostað antin skuldu vi betala eitt brúkaragjaldið ella skuldu betala í skattið altso at fáa eina so fantastiska stóruog fína íløgu so góða tænastu sum virka fýraogtjúgu tímar um døgnið tað má kosta tað sigur seg sjálv tað r eitn veldigt frambrot í mun til ta tænastus mann hevur í dag og skulu vit gera okara vón um at royna at lyfta hini økinum sum eru verri fyri so mugu vit øll í felag royna at hjálpa teimum føtru tað er eisini galdandi fyri suðuroyartunnilin vit hava eina skyldu til at hjálpa suðuroyingunm ví teir støðu sum ter eru komið nú vit hava eina skyldu til at øll vit onnur úr vágunum norðoyggjum eysturoynni eisini í meginøkunum sanniliga eisini í sandoynni at royna at hjálpa at royna at hjálpa suðuroynguni at fáa sítt sítt fasta samband so eg má siga eg eri eg eri nokk so bæði harmur og troyttur av at hoyra hetta her sundurlyndi sum eru í tinginum har sum mann bara hugsar um sítt egnu útgangsstøði tað er ikki bara eins egna útgangsstøði sum er bygt hetta landi tað sum er bygtu hetta á landið tað er tað at vit saman lyta lyfta tær tungu stórir byrðar sum eru tað er soleiðis vit byggja føroyar og soleiðis gjørdi embatisverki tað gjørdi ndfrøðingurin longu frá frá frá frá aftaná seinna heimsbardagar tá legði omá til brots við at við at at skula gera vegarsamband til hvørjar bygd í landinum okara arvur okara uppgáva er bara fullføra tann setningin og tað gera vit ikki við at byrja at pilka niður á suðuroyingar ella pilka niður á onkran annan vit hava tað eru okkara skyldu sum borgarar í hesum samfelagnum at t royna at hjálpa teimum á føtur á javna føtur við okum onnur so eg eri eg má siga at akkurát so eg eri tað harmar meg øgiliga nógv at vit slu at koma um tvey túsund og einogtjúgu at vit statvekat koyra ta somu diskussiónina um at vit ikki vilja hjálpa hvørjum øðrum sjálvandi skulu vit tað tað er tað einasta sum klárar at flygta samfelagið framman og tað er tað sum hevur lift samfelagið framman takk fyri ja so er tað viðmerkingar rósa samelsen takfyraharformaður eg eri púra samd við pollareynatúgvum vit skulu øll lyfta í felag hugsa sær til at fólk skulu streyma til suðuroynna í suðuroynna ella sandoynna at búgva og skulu betala etta høga gjaldi sum ikki øll eru við til at betala vt vilja gjarna hava øll hvørj einkultu føroynst skal hera við til at etala øll jamn tað er tað er tað er gleðiligt at hoyra teir tónarnar tí tað er tað er tann einasti mátin vit kunnu gera taðuppá vit shøvdu øll stilla okkum hvør í sínu lagi og skuldu lyfta uppgávurnar so lyftu vit stórt sæð einki í hesum samfelagnum tað av tit hava klára tikið okum saman í ymiskar samanhangir tað hevu gjørt tat at ei vaur klárar at lyfta alla hatsar uppgávurnar og eg má siga sum sum sænn ikki ríkisdagsformaðurin segði tá iðhann var at vitjaði meg fyri fyri trimum fýra árum síðani hann segði ja fattar egni ting síga at tað kundi henda so nógv í føroyum sum teir gjørdu víð einum so lítlum samfelagi mitt ut norðuratlantsav og tað er bara tí at vit hava litt í felag takkyyrsistenberg takk fyri harra formaður ja takk til pollarenatúgvu fyri at tosa um tað at okur hava skyldu at hjálpa hvørjum øðrum tít eru púra púra samd í sjálvandi skulu okur tað mann kann mann kann síggja tað akurát sum um
at mann vil uppbyggja seg sjálvan ella um mann vil byggja land
standa okur saman og fáa nakað gott burturúr til tað felags besta ella mann kann uppbyggja sína egnu positión og spurningurin er hvat ganglar á samfelagnum best og tí mugu okur royna at blíva við at halda fastu eisini her at tað er tað klárt at tey størstu tingini í samfelagnum skulu okur øll verða við til at lyfta tí ella verður landið ikki bygt út og so verða helgið livandi
har var pállaregnum
tymtað er akkurát sum íð einum fótbóltsliðið á vøllinum tað nyttar einki at tú hevur átta góðar leikarar visti tú einki leggur í trý pláss av vøllinum vtvist tú til dømis onga verju hevur vit mugu hava øll við á liðnum at virka so væl sum gjørligt so fáa tað eisini nógv meira produktivt eitt nógv meira mennandi samfelag so har er eftir mínum tykki vit hava ikki eitt væl vit hava bara tað valið sum er at vit standa sama mun litt uppgávurnar í felag takk fyri uni rasmussen fær eina viðmerking ger so væltakk fyri eg ætlaði fyrst o fremst at siga tað at eg entlaði steman fyri fámjarstunlinum men annar

ógvuliga løgið uppskotið heilar tikið at koma við frá landsverki at snakka um hálvfjerðs krónum hvønn vegin í undirsjóvartunnilinum tí sjálvandi er tað øll sum skulu taka ábyrgd og vera við til at fíggja suðuroyartunnilin viðsá hann skal gerast so at fara at koyra tað yvir á nakrar fáar undirsjóvartunnilar og tey sum koyra akkurát har at betala tað tað haldi eg er púra burturvið tann fyri ja so er tað pállareynastøður hvá tað er møguligt at tyrst eru tann bestin til tann rætta loysnin men eg haldi tað peikar undir øllum sum aftur á politiskum skipanum og ikki á landsverk
landsverk er bara eitt eitt embætisverk hjá politiskum skipum
tan og tá ið teir koma við boðum tá hvussu tað kann loysast so má tað bara vera tí at politiskaskipanin eingi boð hevur so tað sum er uppgávan hjá okum sum politikarar hjá tykum sum vara av stjórnini verða av samfelagnum í dag uppgávan hjá tykunum at skapa loysnir og ikki at skapa trupulleikar tí tað er tað sum tit gera í løtuni takk fyri ja takk fyri ja takk fyri páta
ein góðan røði haldi eg hóast hann er anstur politikari
men eg eri samdur við hann í tí at okur eiga at finna eina semju okur eiga at fáa eina breyða semju um samansfesti í samferðsluksskervinum tað hevur verið arbeitt við fleiri ymiskum modellum ígjøgnum áðrenn eg sum ikki er komin á mál men eg haldi at tíðin er komin til nú at okur noyðast vit mann skal víðara við hesa størri ætlanina sum er á skinnárum løtuni og ætlanina at gera so má mann finna ein felagsleist fyri hvussu tað skal fíggjast og betalast tað haldi eg ongantíð for skjótt so at at setast niður uppá at fáa gjørt tað í eini breiðum politiskum høpi haldi eg er sera
vitalt um hetta skal blíva egg ella ungi tað sum
eftir suðurartunlin takfyriformaður takk fyri formaður ja eg vil bara heita á samgonguna um at at taka ímóti teiri útrófturhonduni frá andstøðuni um at um at royna at finna eina breiða politiska semju um hesi viðurskiftini tí vit kunnu ikki blíva liva við at vit halda hetta her ketligumg kjakið koyrandi í áravís um hvør hvør skal hvør ikki skal gjalda vit mugu finna eina breiða loysn sum røkkur nógv longri sum skapar stabilitet sum skapar frið í samfelagnu
viðurskiftum soleiðis at vit vita hvønn hyggja
hvønn annan í eygun egsiga vesk hvat tí hetta er okara land og vit eru felags sum at at skipa tað so væl sum gjørligt ja saannika olsen atakk fyri harra formaður ja eitt rættiligani gott uppskot frá pollareynatúgvu nú hava okur faktiskt bundið hálvfems prosent av føroya fólki saman tað er ógvuligani gleðiligt men eg trúgvi ikki at nakar inni her kann liva við teirri samvitsku at lata tíggju prosent av føroya fólki liggja eftir og ikki binda tey afturat øllum hinum í føroyum nemliga suðuroynni so eg hopi inniligani at andstøðan saman við samgonguni kann finna eina loysn á hesum málinum ein fíggingarloyst sum bera mál har okur øll eru við til at lyfta tað at
binda føroyar samandí soleiðis
standa okkum nógv sterkar bæði sum samfelag og sum fólk at øll føla at tey eru ein partur av føroyumpállareynatygvu ja takk fyri annika olsen ja eg eri púra púra samdur við hennara viðmerking ella eygleiðing so tað sum hevur skapt tað samfelagið sum í dag flestu okaraokuma gera gagn av tað er nettugt tað at vit hava bygt loysninar í felag og tað er sletti ikki ein møguleiki hjá okkum at siga tað at suðuroyggin ikki skal hava somu treytir sum restina av av føroyska samfelagnum
vit sum hava stríðs
fyri sandoyartunnilinm í nógv harransár vit upplivta júst tað sama sum eg ikki ivist í eina løtu í at suðuroyingar ver uppliva í dag ræðukampanjurnar háttanina spottanina og so framvegis um um um um um framtíðar vóna framtíðara dreyminum tað sum vit absolutt mugu gera tað er at vitt halda dreyminum á lívi hjá hesum fólkunum so tey síggja tað at tey fáa javnbjóðs fortreti fyri at menna sítt samfelag framtíðina fyri sínar metborgara takk fyri so er tað frymut rasmussen ja takk fyri harra formaður eg mátti líka hyggja aftur hvat tað var sum málið i eg viðgjørdi tí at nú fór hon at snakka um suðuroyartunniln og sandoyartunnil og alt men eg sigi bara eitt til pállareynatúgvu gleð te tilt samband við eg komið tí er fantasti
stórt vit hava upplivað tað í norðuroyggjum
htað er heilt fantastiskt vit hava hildið givna avtalur vit hava betalt tað sum skal betalast og vit siga ikki tað at vit ikki skuldu betala víðari men verandi gjald verandi undirsøkalai um tær tað skal vekk at vit so finna eina aðra loysn fyri at gjalda tað sum gjaldast skal tað er ein heilt heilt onnur søga síum er at alt føroyaland kemur at betala tað tí at sundurlendið hava tað ikki brúk fyri og tað haldi ikki at vit norðoyingar eru kendur fyri sundurlendi takk fyripállareynatigvu eg skal ikki døma hvørki frimin ella norðoyingar harðari enn er neyðugt so vit skulu lata tað vera har men tað er einki ivaust í tí at vit hava eina felags ábyrgd bæði andstøðu samgonga vit hava øll hevur við til at samtykt bæði vágartunnilin og norðoyartunnilin og sandoyartunnilin o eysturoyartunnilin og eg má siga eg havi gjørt tað við við stolfleika og við fullari sannføring í øllum førunum og eg haldi eisini at vit sanniliga skulu gera tað sama tá tað kemur til suðuroy

mpaltsverkihepan uppgávan hjá okum er at finna politiskar loysnir sum bera mál sum tryggja at vit fáa gjørt hesar loysnar allar í felag suðuroyingar hava brúk fyri okum nú tit nú er stil at vísa teirra stuðul takk fyri nso fær hendrikold orðið ger suvæleg haldi at a ja eg vendi aftur til fámjistunnilin kanska nøkur fá orð bara tí at nú hevur hann líkasum gloymder aftur meni tað sum var við hesunher at at mann kann altíð diskutera hvat eð hvat rætta loysnin er og tað hevur diskuterað nokk so nógv í dag
um um prísin og eg sandi
tur og tíð so han hlgju t ata era heftr eina høgum prísi men tá ið mannhevur valt tað at at fara at bjóða tað út so so víst tað seg at at at prísurin er munandi heærri enn hann ellars vildi verið otá ið okur í sínari tíð í tvey túsund og átjan ætlaði at beginna í novemburmánað so var mann so brúkti mann fullkomiliga modellið hjá gsafrá gásadratsunnini tað var púra neyaktia roknað út eftir hvat gásadómstunnilin kostaði tí hann var brúktur eftir ella hann varð gjørdur eftir tí modellinum og hann kostaði millum trýogfjøruti o fimmogfjøruti milliónir og var fjúrtan hundrað og tíggju metrur

tervør vestur í gásadali ella bø í bø umskylda fyrsta skot er tólvta juli og tolla seks dag í tvey túsund og tvey varð síðsta skotið skotið á postmannin á vesturni altso seytjan mánaðar tók tað at borða fjúrtan hundrað og tíggju metur seytian mánaðir og tá vóru fýra hundrað metur bíggjavegin og átta hundrað og hálvtrýss metur gásadalsvegir so hetta passaði rýmiliga væl til fámjistunnilin og tað sum liggur fyrri í dag tr neiaktiga sama linjuføring sum lá fyðri í novembur í í tvey túsund og átja nei aktíð ar tað sama eg havi hugt eftir boðum tísund komu tá og tað sum kom í dag nei aktíð er tað sama og tað vóru brúktur einogfjøruti túsund tímar át spreingjan gjøgnumdil og teir sprongdu tvey hundrað og hálvfems ferðirnar í gásadómstunlini og tað skuldu líkna nøkulunda tað jasum var til fámjins hundrað og fýraogtretivu tónsar inmitt fyri at verða heilt neyvur og hundrað og og hálvfjerðs túsund tóns av grótur ella knapt tag og tað kostaði trýogfjøruti milliónir øh tað var ein sovorðnir diskussión um at tað skuldi blíva einkultspolaatur vera dupultssporaður og visti mann hyggur eftir honum so er hann kanska hlhálvur í søguni hálvur einkultsporaður hálvur dupultsporaður men písurin var altso trý fimmogfjøruti milliónir so ati tað er ein vesindiligur munur á tí tá tølinikur tosaðu um í dag og tey tølini tølini sum tá vóru visti mann helt fram við tí so so roknaði mann við at brúka modellið etil gásadal tí mann visti akkurát hvat tað var so so so skuldi tað kosta sirka trýss milliónir til kanska millum fimmoghálvtrýss og trýss til fámjis nú verður um nakar fáar minuttir verið hetta samtykt so nú er henda diskussiónin yvirstaðin eftir tíðætlanini so fór ekur til tjørnuvíkar í heysti í í trýogtjúgu so ar mar komið í so langt í hvørðspalli takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biða um orðið orðaskifti er endað vit fara at atkvøða í hesum málinumja ger so væl vit atkvøða núher er einki broytingaruppskot og tað er ein samdnevnd sum hevur lagt álit fram
ja vit eru so liðug at atkvøða málið er samtykt við áttaogtjúgu atkvøðum fyri ongariímóti og ongari blankari so hetta málið samtykt við aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð so skal eg boða frá at tingfundurin verður niðurlagdur í ein hálvan tíma tikin upp aftur klokkan eitt so tingfundur e niðurlagdurja so er tingfundurin uppafturtikin og vit fara nú undir orðaskifti um løgsmál nummar seks tað er uppskot til løgtislóg um fíggjarligan stuðul til nýggjan uttan ringvi í tórshavn og fyrstur at røða er erhard joensen bílýstin vart sakari so fær erhard joensen rði ger sovæltakk fyri harra formaður ja sum sagt so er so er løgsmál nummar seks uppskot til løgtinslóg um fíggjarliga stuðul til uttara níggjan áttara ringvug í tórshavn til viðgerðar landstýrismaðurin í fíggjarmálinunm jørgun niclasen hevur lagt málið fram tann sjeynda septembur í einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð níggjunda septembur er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann trýogtjúgunda og tann áttaogtjúgunda septembur í einogtjúgu og undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við tóhanum á kommunu í sútan og landsstýrismonnunm í fíggjarmálum jørgun niclasen saman við landsverkið ein samdnevnd hevur hesar viðmerkingar verkætlanin at gera nýggjan áttara ringvi er mett at kosta til samans tvey hundrað og áttaogfýrs milliónur og tórshavna kommuna ber kostnaðin av verkætlanini við stuðli frá landinum við hesum lógaruppskoti verður veitt landsstýrismonnin heimild at veita fíggjarligan stuðul til í mesta lagi hundrað og tíggju milliónir krónur til verkætlan
skift á fíggjarárini frá tjúgu einogtjúgu til tjúgu fimmogtjúgu harumframt hevur landið higartil brúkt fimmogtretivu milliónir krónur til endamálið umframt at partafelagið eysturoyar eysturoyar og sandoyartunlar fer at brúka upp ímóti tretivu milliónum krónum fyri at gera veg og rundkoyring omanfyri sandvíkahjalla hesir kostnaðarnir eru ikki við í samlaði metingini við lógaruppskotinum fær landsstýrismaðurin eisini heimild til uttan viðilag at avhenda til tórshavnar kommunu tað verklagsarbeiðið sum ja og allar forskanningar og annað tilfar sum landsverk hevur framleitt í samband við verkætlanina orsøkin til lógaruppskotið er at nógva ferðslan til og úr tórshavn so væntandi fer at økjast enn meir nú eysturoyartunnilin er tikin í nýtslu serliga á morgni og seinnapartar tá fólk eru á veg til og frá arbeiði eru stórir trupulleikar av longum bíðirøðum og ferðslu inni í tórshavna tí er neyðugt at fáa ein nýggjan uttara rinvu í tórshavn sum deilir ferðsluna betur og sum eisini leiðir ferðsluna uttanum býin so skjótt sum til ber lógaruppskotið fevnir um vegastrekkið frá rundkoyringini omanfyri víkarkjalla til klingruna og frá klingruni til villingardalsvegin frá byglinvegnum umvegis ein tunnil til hotil føroyar og fráhotil føroyum til marknaðargilsvegin mett verður at tá hendan verkætlanin er liðug kemur hon saman við verandi innkomuvegum til tórshavnar hvítanesvegnum og venumlanga at betra munandi um ferðsluviðurskiftini í økinum tilgongdin at koma ásamt um nýggju ferleiðina hevur verið drúgv skiftandi býráð og landsstýrið hava tingast um vegin uttan at koma til neikra semju ósemjan hevur í høvuðsheitunum verið um linjuføringina og endamálið við sjálvum vegnum landsverk hevur í skrivið til fíggjarnevndina víst á at vegurin eigur at verða ein innslýsingarvegur til havnina við fáum væl staðsettum íbindingum fyri millum annað at kunna halda hámarksferðina tórshavnar kommuna hevur hinvegin hildið uppá at ringvegurin eisini skal vera ein sambendingarvegur ímillum býarpartar í havn og at vegurin eigur at vera ein natúrligur partur av framtíðarbýarskipanini fyri tórshavn landsverk vísir á at hetta kann koma at viðføra at tað verður truplari at halda endamálið við vegnum og at vegurin í framtíðini kann koma at hava fleiri um íbindingar enn upprunalig ætlað og at hetta kemur at ganga út yvir ferðsluviðurskiftini herundir at kunna halda hámarksferðina landsverk heldur eisini uppá at vegurin eigur at vera partur av landsviðarkervinum soleiðis at landið verður myndugleiki hetta fyri at tryggja at ferðsluviðurskiftini framhaldandi vera sum landsverk leggur upp til men nú er so ein politisk semja gjørd um linjuføringina og fíggjarliga leistin sum viðførir at veðurin verður kommunalur og tess vegna at torhavnar kommuna fer at verða veg myndugleiki fíggjarmálaráðið hevur í avtaluni við tórhøvnar kommunu sett hesar treytir við fyri at veita fíggjarligan stuðul til verkætlanina stuðulin er treytaður av at arbeiðið við nýggja uttara ringvegum verið framt í sama mun sum stuðul verður goldin út nýggi uttari ringvegurin skal lúka krøv til ferðslutrygd og verða atkomuligur fyri ferðslu til og frá meginøkinum hetta er tó ikki galdandi í tíðarskeiðnum tá vegarbeiðið og tílíkt verður gjørt at vegastrekkið skal haldast frítt fyri forðingar sum til dømis ferðslubungur soleiðis at hámarksferðin kann haldast og ferðslan verður tarnað minst møguligt nýggjar íbindingar í nýggja uttararingvu kunnu bara gerast í vegir sum eru ætlaðir til bilferðslu ikki til atkomu til bygningar og tílíkt er neyðugt at gera nýggjar íbindingar til annað enn ein veg sum bara er ætlaður til bilferðslu skulu hesar fyriskipa soleiðis at hámarksferðin kann haldast og ferðslan verður tarnað mist møguligt útgoldins stuðul kann verða kravdur aftur um treytirnar ikki verða hilnar útgoldin stuðul kann tó ikki verða kravdur aftur orsaka útgoldinstuðl kann tó ikki verða kravdur afturgoldin tá løgtingslóg um fíggjarligan stuðul til nýggjan uttara ringveg í tórshavn er farin úr gildi fíggjarmálaráðið kann tinglýsa hesa avtaluni á matrikklinum tá nýggi uttari ringvegur er ferdigur landsstýrismaðurin hevur upplýst fyri nevndini at landsstýrið fer at tinglýsa avtaluna við tórshavnar kommunu sum varandi servotutt á matrikklinum fyri at tryggja sær at treytirnar í paragraf eitt stykki num fimm til sjey í løgtingslógini framhaldandi verður galdandi eftir at løgtingslóg sambært paragraf trý stykki eitt fer úr gildi fyrsta januar í tjúgu áttaogtjúgu undir nevndarviðgerðini hevur fíggjarmálaráðið í skrivið til fíggjarnevndina víst á at at serliga viðmerkingin til paragraff trý har tað millum annað stendur at avtalan millum fíggjarmálaráðið og tórshavna kommunu um nýggjan uttang til tórshavn er galdandi til fyrsta januar í tvey túsund og seksogfjøruti av misgávum er blivin skeivt orða rætta orðingin er hendan til paragraff trý talan er um áseting um gildiskomu nær løgtingslógin fer úr gildi ásetingin hevur við sær at løgtingslógin kemur í gildi dagin eftir at hon er kunngjørd og fer úr gildi aftur fyrsta januar í tjúgu avtalan ímillum fíggjarmálaráðið og tórshavnar kommunu um nýggjan áttararingvu til tórshavn er ikki tíðaravmarkað orsøkin til hetta er at føroya landsstýrið vil tryggja sær at treytirnar í paragraf eitt stykki fimm til sjey framhaldandi verða galdandi eftir at løgtingslógin um fíggjarligan stuðul til nýggjan uttararingvi tórshavn er farin úr gildi og tí kunnu treytirnar tinglesast sum varandi cvotottur út frá hesum metir nevndin at bæði landsstýrið og torshavnar kommuna hava gjørt ein fyri báðar partar eina ferð báðar partar nøktandi avtalu og við hesum viðmerkingunum tekur ein samdnevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið

øhvørt tann politiska skipanin í hesum førinum undirminerar landsverk landsverk hevur eina aðra áskoðan enn ta semjuna sum er gjørd ímillum politisku politisku partarnar fíggjamálaráðið torsa han á kommunu men tað meti eg ikki at ta er hetta málið hevur ligið í skipanini og eg hevur verið ein kastibløka í nógv nógv harrans ár eg veini at tað er heilt aftur í fýrsuni at hetta her líkasum hetta kjakið byrjar

tá ið okur nú hava samtykt og eysturoyartunnilin og sandoyartunnilim eru fara at virka soleiðis sum teir skulu tann økta ferðslan sum sum natúrligt stendst av tí at so mugu okur eisini syrgja fyri at innkomuðvegin
girnir til tórshavnar eru í lagi okur koma ikki at fáa tað nyttuvirðið tað samfelagstað samfelagsliga nyttuvirðið burturúr teimum ílegunum sum okur gera um ikki innslúsingarvegirnir og atkomuvegirnir verða gjørdur verða gjørdur samstundis hetta má ikki vera ein hetta má ikki vera ein partur sum liggur eftir bara tí at mann fer at brúka tað til eina politiska telving so ella so tí er tað neyðugt at heta uppskotið vera ígjøgnumført og eg haldi at uppskotið er nøktandi fyri báðar partar bæði tórhavnar kommunu og landsstýrið jatakk so fær páll á reynatúgvu eina viðmerking ger so væl ja takk fyri formaðuri tað er einki ivast í atlandsverkfrøðingurin ella landsverk verður bipassa í samband við hetta málið tí tali eg skal eisini standa eftir tí hetta er ikki tað tilmæli sum sum landsverk mælir til og og og tí tí veit ikkium eri heilt samdur í tí sum erhard joensen sigur um um akkurát tann partin eg haldi kortini at vit skulu síggja t ljósini av at eg verði eini ein loysn sum hevur bíðað ómetaliga leingi og tað er í tí ljósinum at vit hvussu velja at taka undir viðtí soleiðis at mann fær eina loysn heldur enn onga loysn takk fyri hard joensenja tað tað áleggur okum sum skipan haldi eg pálla reynatúgvu at syrgja fyri at tá ið okur gera kempiílegur sum okur hava gjørt sum okur hava valt at gera í millum annað eysturoya sandoyartunlar at tann parturin sum tann tann parturin sum so fylgir við at hann ikki bara verður gloymdur og negliseraður og eg dugi eg kann gott síggja málið frá báðum síðum eg kundi gott argumentera fyri hetta skuldi verið at lands
sveður men eg kann eisini argumentera fyri at at um kanska tjúgu tretivu ár so liggur hesin vegurin væl ikki kanska uttan fyri havnina men hann liggur inni í havnini so eg kann eisini argumentera fyri tí upp á tann mátan her hevur manst tú gjørt eina avtalu sum eg haldi eg er nøktandi soleiðis at vegurin í framtíðini fer dani av at vera ein landsviður sjálvt um tað verður tór havna kommuna sum verður myndugleiki so eg haldi mann kann foara forsvara tað upp á tann mátan takk fyriso fær
framdurs sandoy í eina viðmerking ger so væl ja takk fyri harra
formaður nú var eg í undir fyrstu viðgerð øgiliga kritiskur yvir fyri hesin her ati at tórshavnar kommuna ella borgarstjórin í tórshavnar kommunu av sínum eintingum sleppur at leggja ferðsluforðingar á vegirnar sum sum millum annað ein komandi suðurleið kemur at hava inn í millum annað runavík sumallarhelst verður avskipingarhavn framyvir men nú síggi eg í álitinum at fíggjarmálaráðið er komið við nøkrum viðmerkingum har sum tær vísa til grein eitt stykki fimm í lógini sum sum sigur at nýggi ringvegurin skal lúka galdandi krøv til ferðslutrygd overa atkomuligu fyri ferðslu tilo úr meginøkinum uttansøga vegarbeiði og tílíkt eru gjørt tað vil siga at nú kann mann leggja ein klasul á vegin sjálvan tinglýsan at tað ikki er loyvi til ati til at gera seta ferðsluforðingar upp so sum at banna stórum bilum at koyra er tað rætt skilt sum eg havi skilt tað takk fyrierhard joensen ja takk fyri harra formaður í nevndarviðgerðini tá høvdu okur millum annað millum annað fútan inni fyri
at at tosa um ferðsluviðurskiftir og
hann hevur so givið okkum sína sína útlegging og tað er so sama útlegging sum sum mann hoyrdi tá tá ið torførtina kommuna setti setti forboð fyri tungari ferðslu eitt eitt eitt eitt visturíarskeið at tá ið vega myndugleikin sum í hesum førinum verður torførtina kommuna saman við politinum er í eini um eitt ferðsluátak so kann tað fremjast tað er reint yvirskipað men í hesum førinum hvar ið mann fer inn og tinglýsir eina avtalu sum er gjørd um at tað skulu ikki vera ferðslufýringar so mugu okur taka tað bókstaviligan og og og len okum uppat tí tí okur hava einki annað sum okur kunnu hava tað í eg haldi at avtalan er rættiliga greið og tað at hon verður tinglig
og hon verður tinglýsin
tinglsturin uttan naka sólsetursáseting haldi eg gevur okum ta neyðugu trygdina sum sum ger at mann í í tí sambandinum kann vera rímiliga tryggur við at hetta er ikki ein vegur sum tórshavnar kommuna kann gera við tað sum hon vil hetta verður mann kann siga ein ein ein millum ting í millum ein landsveð og ein komunalan veg menvið teimum treytum sum sum eru tinglýstar og tað tað taer treytirnar mugu haldasttakkfyri so er tað næstu røðari sum fær orðið christian andreasen ger so væl takk fyrihara formaður eg haldi tað øiliga gott at fáa hetther málið um innkomunvegin avgreitt og tað skallandsýrsmaðurnhava takk fyri og eg haldi tað er ein góð avtala sum er gjørd við kommununa hetta er einstór verkætlan hon verður gjørd yvir a langa tíð hon hevur verið leingi undir wais og tí er tað gott at fáa hesi tingini avgreidd soleiðinar at tann økta ferðslan suvíðari sum fer at vera tilhøvuðsstaðin verður verður betri skipað og tað eru til gagns fyri tað er bæði tey sum skulu inn í havnina og tey sum búgva í havnini so eg haldi at hetta er eina góða avtala sum eg skilji eisini at eitt samt løgting faktisk takur undir við tað sum hevur verið nú hesr síðstu tíðina tað hava veti onkra útmeldingar frá lokal feløgum um at útseta hesa verkætlanina í sambandi við gjøldini til norðoyartunnilin og og vágatunnilin
og eg haldi at tað er skeivt at tangja tingini saman at hetta her er ein verkætlan sum er eitt mál sum skal avgreiðast fyri seg og og hini málini skulu eisini avgreiðast fyri seg eg haldi at tað er íkomið orsakað av einari frágreiðing frá landsverk
verk hvar landsverk hevur sítt modell upp á at fíggja ein ein suðuroyartunnil og og harvið hevur og har hevur landsverk sum melt út á eina eina eina øgiliga kostnaðarhækking í vágatunlinum o norðoyartunlinum upp á hálvfjerðs krónur vønn vegin og tað er fullkomiliga púra órealistiskt tað er eingin politikari sum yvir yvirhøvur nakran íð tosa um at hækka gjøldini hvørki í vágartunlinum og norðoyartunlinum og tí haldi at handan har hatta hatta roknstikki hjá landsrakrøðingunum var eitt slag av provogratiónum haldi eg tað tað er tað yvir høvur ikki politsk semja um og tað haldi egheld ikiat mannskal yúr skal fara inn á tað er ein samferðslubólkur settur tað er eisini fíggjarmálaráðharin sum hevur gjørt tað og har sita vit og diskutera nettupp gjøldini til vágatunlinum og norðoyartunnilin vit tosa eisini umat fáa sett gjøldina niður í eysuroyartunlinum tí tað málið skal eisini loysast og har vil so eisini tosa um um um leiðina til til suðuroynna og eg rokni við at tað verður funnið at semja sum eisini fer atfer at gera bæði norðoyingar og hága fólk til fres og tað teirra sjónrv verða tikin við eisini og eg trúgvi eisini at tað er tann avtalan sum verður gjørd fer at verða ð fyrimuns fyri eysuroyingarnar seðisinr at ð ið hvussu penlararnir sum koyra ímillumskálafjørðinog havnina kunnu koyra fyri ein bíligari penga en higartil og ppá tann mátan trúgvi eg eisini at ferðslan í í eysturoyartunlinum fer at økjast trupulleikin viðvíkjandi norðyartunnin og vágartunnin er tann at skipanin vit hag í dag hon vit fáa nakrar pengar inn fyri fyri tey brúkaragjøld sum eru bæði frá vágoynni og frá norðoyggjum tað er tjúgu krónur og tað er fimmogtjúgu túrar um mánaðin haldi eg hvat er tað genererar einari einogtretivumiliónir krónur av sær bruttu í inntøkum og skal mann avtaka gjøldini til vágararnar og og og og til tilnorðoyggjarnar somá mann finna aðrar inntøkumøguleikar at fíggja ta inntøkutag sum mann hevur og tað kann gott vera ein meira solidara skipan soleiðir at tað verður lagt yvir á onnur gjøld soleiðsnir at at teir bæði tunlarnir verða frítiknir fyri brúkaragjøld og suvíðari tað tað skal eg ikki avvísa at treytin er bara tann haldi eg at mann finnur eina sanniliga yvirorðnaða loysn yvir fyri sandferðsluna í føroyum og har ám mann eisini taka støður til hvussu hvat hvat hvussu skal ein verkætlan sum suðuroyar suðuroyartunnilin hvussu skal hon avgreiðast skal tað verða við einum partafelagi ella skal tað vera yvir landskassan skal tað vera við brúkarakjøldum og sovíðari tað er ein ein nokk so stór er nokk so stór verkætlan hon er faktiskt ófatiliga stór og og hetta mugu vit eisini tosa um og fáa fáa eina semju um tí har skal eisini ein skuldaraskipan til fyri at kunna afturgjalda ta íløgina tað ereinki tivið um tað so eg haldi ateg vil bara mæla øllum til at taka tað róligt vit skulu nokk finnaútav hasum her og tað er fundur avtalað í hesum her samferslubólkinum eg rokni við at vit fara at finna eina semju um hetta her men sum sagt eg eri serla glaður fyri at at innkomusvegðurin nú er komin uppum landið takk fyrihara formaður síðani er tað annika olsen sum fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður ja tað eru eingin loyna at hetta her er ein gleðisdaður ikki bara fyri fáminningar sum fingu við aðru viðgerð n uil beint í áðni men eisini fyri allar føroyingar sum nú fáa gleði av at okur fáa ein innkomuveg ella umkoyringarveg ella hvat mann nú velur at kalla vegin kring havnina hetta málið hevur verið leingi í politisku skipanini faktisk heilir tjúgu ár tí okur skulu aftur til tvey túsund og eitt tá ið ið landsstýrismaðurin bjarni djur horm byrjaði hetta arbeiðið við atið lata gera brúgvar uppi við við sunnusvegin og flætnavegin teir brúgvarnar sum okur kenna í dag sum hava staðið og gapa nú í tjúgu ár at okur logsins fáa bundið tær saman trýstið er ovurstórt á teimum føroysku vegunum og serliga her í havnini er trýstið so mikið stórt á morgni og
apartar hetta er øgiliga trupult at koma aftur og fram ellivu túsund bilar koyra inn og út úr havnini hvønn dag og tað sigur seg
at okkurt má gerast fyri at bøta um hesi viðurskiftini hetta er ein partur av okkara vælferð at okur kunna koma aftur og fram ótarnað so skjótt sum til ber um tað er innanbíggja ella tað er millum bygdur í føroyum mann plagar at siga at allir vegir føra til romm onkur vildi kanska sagt at allir vegir føra til havnina onkuntíð kann mann hugsa at tað er soleiðis at øll vilja sleppa skjótt til havnina men tað skuludagir sjálvandi vera hjartaliga vælkomin tí at allir føroyingar eiga høvuðsstaðin hjá okkum í hesari verkætlanini hevur býráðið her í havnini staðið rimmar fæst saman bæði tað sum var undan undanfarna býrar og tað nú sitandi býra bæði um loysnina at okur skuldu hava ein tunnil undir krákugjógv og eisini um ffíggingina hetta er tann sama fíggingarleistur sum mann gjørdi inni í eysturoynni at mann stuðlar at landið stuðlar við einari upphædd og at kommunan so letur hetta byggja og stendur fyri arbeiðinum tað sum eg haldi er styrkin í hesari verkætlanini tað er tað at okur fáa eina akturafturat at okur fáa tunnilin undir krákugjógv tað er sum ein pasenta sum fær eitt ein bipass at tú hevur ein eyka veg afturat uttanum tað bygda økið soleiðis at mann kann sleppa skjótt út í vesturbýin tvey hundrað og áttaogfýrs milliónir tað eru nógvir pengar og landið stuðlað so við hesum her hundrað og tíggju milliónunum og partaskálafjrðartunlilin

eg haldi at tað sum hevur eyðmerkt hetta her kjakið í dag tað er at onkursvegna so vilja tingfólk gjarna finna eina loysn upp á okkara samlaða samferðslukervi eg havi í seinastuni verið við til at tikið undir við bæði veðarhoyðstunli hvalbiartunli tunlan og norður um fjall og beint í áðni einum fámjinstunli og nú einum innkomuvegi til havnar og tað haldi eg eri gleðilig framstig uttan útbyggingar í okkara samferslukervi so kunnu okur ikki vænta at okur fáa nakrar menning í okkara vælferðarsamfelag t hetta er ein partur ein grundleggjandi partur fyri at okur kunna byggja hetta á landið men okur eiga at fáa allar føroyar við enn liggur suðuroyggjum sunnast og er ikki komin upp í leikin enn tíggju prosent av føroya fólki mangla at verða bundin saman soleiðis at okur kunna siga at okur hava bundið allar føroyar saman og tað hava okur skyldi til at tryggja okur skulu finna eina loysn soleiðis at okur eisini kunna fáa suðuroyingarnar við soleiðis at øll eru ein partur av hesum samfelagnum nógv hevur verið kjakast um loysnar skal mann leggja tunlarnar í eitt felag taðhe verið hevur verið frammi og tað hevur givið av at býta nú tá ið ið feløgini í ella politisku feløgini hjá samgonguni í norðoyggjum og í vágunum hava meldað at passa tað vilja tey ikki vera við til tí at tað økir um kostnaðin hjá teimum at koyra ígjøgnum tunlarnar og tað skilir mann væl tað skilji eg óalmindiliga væl mann gjørdi eina kontrakt við við bæði norðoyggjar og við vágarnar at tað skuldu vera burtur tá ið tunlarnir øvórðu golnir út so her krevur tað nakrar loysnir á borði soleiðis at at okur kunna fáa eina eina samhaldsfasta skipan soleiðis at øll kunna vera við til at gjalda eg haldi sjálv at tað besta boðið kann egfaa lít sindur afturat bara pikka lí eitt sindur tað besta boðið upp á tað tað er at í staðin fyri at leggja pengarnar omaná vegskattin tí at so ella so skal hetta betalast eisini vist mann tekur gjaldið burtur úr norðoyatunlinum og vágatunlinum so skal tað onkursvegna fíggjast tann rakstrinog tað viðlíkahaldið og tað er vantandi inntøkurnar til til teir tunlarnar í staðin fyri at bara at skrúva upp á vegskattin sum kann blíva ein sovorn skrúvan uttan enda tí mann veit ikki hvar pengarnir fara tí at sum støðan er nú so fær meginpartin av vegskattinum í stóra pátt so hugsi eg at tað best hevði verið t at allir føroyingar vóru við til at fíggja eitt eitt við umvegis eitt sokallað tunnilsgjald sum var gjøgnumskygd sum mann visti hvar pengarnir fóru til at tað fóru til at byggja hasar tunlarnar út og at øll kundi vera við til at lyfta ta uppgávuna tað haldi eg hevði verið tað allarbesta uppskotið men her finnast uttan iva eisini onnur boð upp á tað tað viktiasta tað er at okur standa saman í løgtinginum ogat fáa eina semju um hvussu okur fáa allar føroyar við og tað haldi eg at hetta orðaskiftið hevur verið øgiligan gleðiligt boð um í dag kkakk fyri er

ja takk fyri harra formaður grundi til at eg taki eg ætlaði ikki at leingja nógv u um um orðaskifti men grundi til at takið orðið tað er tí at eg undir fyrstu viðgerð var ógvuliga kritiskur yvir fyri hesin her við at mann legði ferðsluforðingar á millum annað ta ferðsluna sum kemur úr suðurøkinum til frá gomlurætt og men nú síggi eg í

frá fíggjarnevndini síggi eg at nú eri nú er hetta málið komin up á pláss soleiðis ati mann á hesum stubbanum vegstubbanum sum vit prota um nú øh at mann kann tinglýsa ein ein rætt soleiðis ati soleiðis at tórshavnar kommuna ikki kann bara gera akkurát sum hon hevur hug til og avmarka ta ferðsluna sum nú ein hvørja tíð kann vera eftir hesum vegunum tí vit skulu minnast til at hetta er ikki ein endaligur vegur hesin umkórgvegurin úti í uppi
sum vit øll bæði suðuroyingar og sandoyingar koma at brúka
til at koyra inn í eysturoynna og hetta er tann vegurin har sumalt tað sum verður slaktað suður í vági sum bakkafrost slaktað suður vági verður koyrt til runavíkar verða avskipað og hetta er allarhelst eisini tað sum verður koyrt av tvøroyri til havnar í dag sum allarhelst í framtíðini verða koyrt til runavíkar tí har er jú ei náttúruhavn øhso tað avskipingog áskiping verður í runavík framyvir tað er einki ivast í theta er tann vegurin sum sum vit skulu brúka suðuri ísuðurokinum okara lívsagr og tí er tað ólukksáliga viktigt at vit at vit skipa soleiðis fyri at tað til einhvørja tíð er møguligt at koyra eftir tí vegnum til ta diskussiónina sum er her um tað skal vera ein kommunalur illa ein illa ein landsvegur eg skilji væl argumentið hjá fíggjarmálaráðnum og hjá politisku skipanini at hon vil gjarna hava tað at verað ein kommunalan veg tí ati íð ið at taðer ein kommunalur veður so fellur velíkahaldið av tí vegnum inn til kommununa kommunan verður at haldað viðlíkahaldið á vegnum men í mínari verð eg eg ivist eitt sindur eg haldi sjálvur at hetta burdi verið ein landstí at treytirnar tá ið tú hevur ein landsveg so setur landsverk eitt eitt mark fyri at tú kann ikki byggja nærri hesum vegnum inn kanska ein fimmogtjúgu metur út frá hvørjari út frá veg miðjuni tú kansn ikki byggja nærri enn tað blívur hetta her ein kommunala vegur so bisama kommunan hvussu nær tú byggir og mær vitandi er eg haldi treytin er tveir ein hálvan metur frá frá vegnum ið tú kanst byggja og tað upp á sigt kemur at betýða tað at tað verða nakrir borgarar visu húsini verða sett so nær so verða nakrir borgarar í tórshavnir kommunu sum færa at fáa ilt av at tað koyrir í tungferðsna eftir hesum vegunum bæði í nátt og dag tað gí mínari verð hevði tað verið betri at tað var ein landsvegur men eg skal ikki seta meg upímóti hatta eg gjørdi ein semja við vi kommununa í havn sum sum sum sigur her og eg haldi sjálvur sjálvur haldi eg at tað hevi verið betri visti tat ver ein landsvegur tí at so slapput tú ikki so nær hesum vegnum at byggja

øh tá ið tað kemur til hetta prátið sum hevur verið her í tinginum í dag og nú og nakrar dagar úti í samfelagnum viðvíkjandi hvussu vit fíggja samferðslukervið framyvir og hvussu vit fáa suðuroyartunnil og hvussu a hetta eru øgiligar íløgur ið skulu til hetta er ein øgilig byrða ið skal lyftast men eg skal bara boða greitt frá at vit klára ikki at lyfta hesi byrðini uttan fyri lyftahenní felag vit mugu alt samfelagið undir at lyfta ta byrðina sum eitur suðuroyartunnilin og eg haldi at tíðin er komin til at vit fara at umhugsa henda leistin sum vit hava í dag við at nøkur skulu betala fyri at koyra ígjøgnum betala eitt gjald fyri at koyra ígjøgnum ein tunnil og betala itt annaðgjald fyri at koyra ígjøgnum ein annan tunnil og onkur sum hevur betalt leingi skal sleppa undan at komin til at eg finna eina breiða semju inni á tingi sum ger tað gjørligt at vit at vit øll við einum ella øðrum eg veit ikki hvat tað skal vera teg tað kann kanska eita eitt sannferðslugjald eitt samla sanferðslugjald sum vit betala eina ferð um mánaðin hvør bilur betalir eitt sandferðslugjald um mánaðin so koyra vit sum vit vilja í føroyum frá norðast til sigst mínar ver hevði tað verið tað besta og tað tað sum vit eiga miðja eftir tí at suðuroyingar koma ikki at betala nakran suðuroyartunnil tær kunnu kanska koma g betala fyri raksturin meðan sandoyingar koma heldur ikki at betala fyri nakran sandoyartunnil møguliga rakstri og tí er hetta ein samfelagslig uppgáva sum vit eiga at lyfta sum eitt samlað samfelag ella kemur hesin tunnilin ikki illa etta høpuðsletat at práta um eina eina suðurleið sum fær suðuroyingar upp í og tað haldi eg at vit skylda

er gjørdi ein ein ein ein kunngerð um um vegaskeltir oer um taðer ein føroysk kunngerð fyri at fáa tær heimildina at passa so hava so hevur so hevur farið á landúi strekkt tað út við at inntulka danskar kunngerðir sum steðkiki er við tiknar í føroyum fyri at passa heimilina til so eg vil røða øllum til at kanna handan heimildarspurningin betri soleiðsnar at vissu ein vegaforðing verður sett upp aftur einaferð framitíðini at landsstýrismaðurin í í vegamálum sum r sum er er tystrimyndugleiki beinanvegðs læra niður og ógilda ta í føroyskar lóggávu at seta vegaforðingar upp við almannaveganetium er gjørt fyri

fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina khristian andreasen eg eri ikki juristur tað er khristian andreasen og hann veit ivaleyst hvat ið hann prátar um og tí hevði tað sikurt verið upp

av í øllum førum útgreinaði tað málið saman við sínum embansfólki í í í fíggjarmálaráðnum um at hetta er lógligt sum tórshavnar kommuna gjørdi hetta var í øllum førum øgiliga ópassandi vil eg siga ø men eg tí fegnist eg eisini um at mann í hesum uppskotinum sum fyriliggur nú tekur hædd fyri hesin her og kann lýsa ein servitot á at sum er bindandi fyri at mann kann sleppa at koyra alt alt døgnið við við við ferðslui eftir hesum vegnum men tað bøtist so ikki upp á aðrar vegir um so er so tað er eisini sandoyingar koyra eftir eini vegi ella snoyingar koyra eftir einum vegi í dag inn í havnina og eg mær vitandi er hann akkurát blivin kommunalur hann hevur verið landsvegur nú er hnn blivin kommunalur frá norðrastorni og omaneftir htað er jú eisini eitt problem at at mann at mann kanska ikki fær loyvi at koyra eftir tí vegnum takk fyri tað er ikki ri hava biða umorðið orðaskifti er endað og vit fara at atkvøða í

her er ikki nakað broytingaruppskot vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað er lagt fram og tað er ein samdnevnd sum hevur lagt álitið fram so vit atkvøða núja vit eru so liðug at atkvøða málið er s
tykt við fýraogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongari blankari og hetta málið fær soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani koma vit til aðru viðgerð av løgtsmál nummar trý tað er uppskot til løgtislóg um broyting løgslóg um dagstovnar og dagreint tað er minsta mark av starvsfólkatímum á dagstovnum hvør biður um orðið ja sjóni nólso joens fær orðið gersu vælja takk fyri harra formaður tað er løgtingsmál nummar trý frá tvey túsnd og einogtjúgu uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um dagstovnar og dagrøkt minsta mark av starvsfólkatímum á dagstovnum undiritaði hevur vegna javnaðarflokkin lagt málið fram fjórða august í einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð níggjunda septembur í einogtjúgu r tað beint í mentanarnevndum nevndin hevur viðgjørt málið á fundi trýogtjúgunda og níggjuogtjúgunda septembur fimta og sætta oktobur undir viðgerðini hevr nevndin havt fund við pedagogfelagið kommunufelagið dagstovnaráðið og landstýrismannin í uttanríkisog mentamálum jenus av ranu undir viðgerðni hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin beintjacobsen johannes joensen bjarni kárasom petersen og undirritaði hava hesar viðmerkingar neyðugt er at áseta eitt minstamark av starvsfólkatímum á dagstovnum hetta er einasti máti at tryggja børnunum okkara nóg mikið av tímum saman við vaksnum meirilutin vísir á at við at áseta eit minstamark av starvsfólkatímum á dagstovnunum verður eingin ivi um at nóg nógvir tímar verða brúktir saman við børnunum tað er vist hvussu kommunurnar skipa sínar normeringar hjá summum verða leiðslutímar fyrireiking reingerð viðlíkahald stuðulstíma
ár og annað roknaður upp í normeringina og hjá øðrum kommunum verður hetta hildið atskylt so at tær greiðari framgongur hvat tímarnir verða brúktir til meirilutin tekur undir við uppskotsetaranum sum vísir á at tað er neyðugt at bøta um gjøgnumskygdini á stovninum so at eingin ivi er um hvussu játtanin verður brúkt meirilutin heldur at uppskotið hevði bøtt um støðuna á dagstovnuøkinum har starvsfólk skulu renna skjótt fyri at fáa tíð til allar arbeiðsuppgávurnar at áseta eitt minstamark av starvsfólka tímum hevði ikki bara givið starvsfólkunum meira tíð saman við børnunum men eisini givið pláss til at starvsfólk fingu yvirskot í gerandisdegnum til fyrireikandi arbeiði og at fordjúpa seg í samansettar støður hjá einstøkum børnum meirilutin heldur eisini at tað er neyðugt at ásett minstamark av starvsfólkatímum á dagstovnunum til tess at tryggja at børnini fáa somu góðu tilboð í øllum dagstovnuum í landinum somuleiðis heldur meirilutin at lógarbroytingin er neyðug fyri at fyribyrgja at skerjingar fara fram á barnaøkinum um barnatalið veksur meirilutin e greiðir um at hetta uppskotið eisini hevur útreiðslur við sær fyri summar kommunur og tí mugu kommunurnar eisini verða tiknar við upp á ráð við hesum viðmerkingum tekur meirilutinm undir við málinumog mæli løgtinginum til at samtykkja uppskotið eg hug at leggja afturat ati tað sum millum annað kom fram undir nevndarviðgerðini var hetta her sum at nú var tað eisini eitt nýtt kommnýggj samanseting av kommunufelag og tí er tað altíð við áhuga at hoyra hvat líkasum í nýgj samanseging broyti nakað í mun til kommunurnar tí at tann partin undir viðgerðin um hevur verið áðrenn tí hetta málið levur lagt eisini fyri tveimum árum sum varð ikki tikið so nógv við tí visti mann kann sama líkna við til dømis í í danmark tá ið hendan her lógin bleiv samtykt fyri fyri tveimum umleið tveimum árum síðani tá vóru kommunurnar tiknar við í í prosessuna nokk so nokk so tíðliga tað var ein ávís mótstøða eisini frá kommunun líkasum tað var í føroyum fyri líkasum tí hetta er nýtt og ug mann helt kanska at at tað var lá í góðum góðum góðum hondum men so vísi tað seg at og eisini tann tann mátin sum tað verður tosað um at tað er ein ein útreiðsla fyri ein stór útreiðsla at hugburðin líkasum skuldi vendast tað tekur eisini tíð meira til at tað er ein íløga í børnuni mann ger so veður tað sjálvandi sæð hvussu hvussu gera vit hett her upp á bíligasta máta og tí koma hettaher kjakið eisini í í í danmark og og so gjørdi mann tað at tær kommunurnar valdu mann til at hava eina innfasning av hesum her við við miðnámsnarmering so gjørdi mann frá statinum eina pulju sum kommunurnir sum høvdu kanska trupult við við kanska ella sum vóru kanska ikki høvdu so nógvar pengar at tey høvdu møguleikan til at søkja henda hesa hesa puljuna men skuldu vísa á at tað bleiv brúkt til starvsfólk ikki nevenduvísútlarpsstarvsfólk men hvussu starvsfólk á økinum sum mann tryggjaði sær at tað vóru nógv nóg nógv vaksin á hesum ymsu dagstovnunum í danmark tað millum annað kundi verið ein loysn sum mann fór at hyggja upp á í føroyum eisini eg veit hetta her nú er tað so lagt fram og ta við til viðgerðar og og fellur so sansýnuvís í dag men at tað víðari kemur at vera í systeminum hetta her mátin at mann kanska tryggjar sær tí nóg nógvar tímar til børnini tí at tað er týdningarmikið at vit hava eitt javnt gott tilboð í føroyum so at vit ikki hava tað soleiðisr at tað er summi børn í so ávísum kommunum sum hava eitt verri tilboð og sæð ljósini av tí so so leiðir tað aftur til tá ið økið bleiv lagt út og hetta skal ikki skiljast um at at at tað tað liggur væl hjá kommununt segðs tað tað er bara tað eg haldi at tann feilurin mann gjørdi tað er tað at mann tryggjaði eitt ávíst støði runt um alt landið at hetta er tað sum vit tosa út frá tá ið vit tosa um barnaansing tað verður seg eisini innanfyri eldra øki at vit eru nóg nógv kanstusman siga starvsfólk rundan um okkara eldru har er tað eisini ein annar fíggingarloysti sum bleiv brúktur at mann ikki tryggjaði tað fakliga og at tað vóru nóg nógv fólk rundan um hesi fólkini og tað er tað sum líkasum rør aftur tá ið mann kanska ikki gjørdi tað kas ka sman siga arbeiðið beinanvegin tað tað tað tað spøkir aftur umaftur tá ið mann hoyrir frá frá ymsum kommunum at at tað líkasum verður gjørt ymiskt frá kommunu til hetta er við at at landið hevur líkasum eina eina eina eina ein eina pulju tað kundi verið ein ein loysn upp á at mann so at tær kommunurnar sum ikki høvdu ella vóru kanska ikki nóg nógvar pengar at tey kundu søkt hetta her sum hevði so hevði mann líkasum lagt eitt støði sum mann kundi verið nøgdur

altso hygg mann eftir tí samfelagsliga í hesum her altso tann tann partin sum hevur vð hy yvirskipað eftir málinum so haldi eg tað at hetta kemur undir tey málini sum eisini hava við fyribyrging at gera tað at vit vit hava tosað á ta heur verið nógv mál frammi í tinginum hettaher við hvussu vitlofta okkara ungu sum koma út á eitt skráplan vit skulu minnast til at vit liva í einum heilt øðrum samfelag í dag enn vit gjørdu bara fyri nøkrum heilt fáum árum síðan skulu fólk seta búgv í dag so er tað neyðugt vð í minsta lagi at hava tvær inntøkur enntá í summum førum so skulu foreldur kanska onkur hava tvey størv og hvussu mást sú venda og dreyga tí so inniber tað at tað verður minni tíð saman við okkara børnum og tað ger so tað at tað má kompenserast onkustaðis og har sum vit kunnu kompensera við tí tað er millum annað á dagstovunum har sum børnini og í skúlum og tí eiga vit at seta nógv meira inn á tað sum hevur við trivnað at gera fyri a ter barn kann vaksa og og læra nóg nógv so so er tað neyðugt ati at tað trívist áðrenn mann kann læra og koma víðari og og og tað krevst at tað eru faklig kompetentfólk sum eru rundan um tey alla tíðina skapa soleiðisrnar læruumstøðurnar eru so góðar sum gjørligt har sum tey eru og virka h so sæ í í einum ljósi av at at vit brúka meira tíð ella ella kanska at at at samfelagið í dag er at at minni tíðir er til til børnini og og tað sum var kanska fyrr so so er hetta her eitt eitt stig á leiðini til at gera tað betri við at vit sikkra okkum hvuss at vit hava eitt ávíst eitt minimum av av tímum sum vit tryggja okkara børnum og att ikki verður og ter meira gjøgnumskygdi í hvat normeringin og og pengarnir fara til tað hevði eitt slíkt uppskot lagt upp fyri og og bøtt um tað er so tað er so heilt víst øog tí atøll gransking ella ella tað sum sum vísir at at børn sum

ikki tað er iki poppikostning av tíð tað skal vera men tað at verð hildin til og verða spurdur inn til og líkasum at tað verður fylt upp upp á at at at tú ert eitt barn sum sum hevur tørv á at blíva hoyrt

tað er tað eigur at vera eitt av fremstu eðamálinum hjá okkum sum sum sum arbeiða innan fyri øki og og og eisini hjá løgtinginum at vit tryggja okkum at okkara børn sum vaksa upp í føroyum at tey hava so fáa so gott í beiðni og fáa so nógvar tíma saman við vaksnum sum gjørligt ta fyrstu tíðina fyri síðani at menna seg víðari á á meira sjálvstøða leið tað eg eigur at vera agalmáli og og tí eiga vit eisini at tryggja okkum at at tær fyriskipanir sum eru í verk ella í gongd í í í føroyum tað verður seg dagstovnar og skúlar at vit hava útbúgvu og og kompetent fólk rundan um tey fyrst og fremst og at eingin skal líkasum detta niður ímillum í tí at at vit aftaná afta nøkur ár hava sæð tað at vit hava sett for lítið inn so saman umtikið eg skal takka fyri viðgerðina av av hesum málinum generelt eisini í nevndini hevta verið áhugavert at fylgt og og eisini fyri tey kjakini sum vit hava havt í nevndini tað er tað ber altíð ávøks og og kunnu bera víðari á til víðari tí hetta fer at vera nakað sum fer at venda aftur ferð aftaná ferð óðansæð hvørjar samgongu sita hetta við at vit tryggja okkum at vit gera okkara fótarbeiði gott nokk tá tá ið tað kemur til okkara børn og vaksandi ungdóm takk fyri harra takk so eru tar viðmerkingar til røðaran tað er jóhannes joensen ger so væl takk yhera formaður ja tað verður eftisport á øllum økjunum at kjarna uppgávan í øllumsmher arbeiðinum er børn arbeiði saman við børnum arbeiða á eldraøkinum tað er samanhvið eimum eldru á gólvinum í skúlanum ini íst floksstovunum og innan fyri sjúkrahúsverkið er tað saman við sjúklingumi tað vísir seg at tað økið verður ofta raðfest lægst parturin saman við børnunum blívur styttri og tað er annað sum fyllir og fyrireikingin til tað bleiva eisini minni tað verður sagt av minnilutanum at mann skal endurskoða dagstovanam øki og hetta var tvey túsund og nítjan og eg kuni bat hugsað mær at spurt hvar man er komin til nú tí at endurskoða nakað tað tað kann ofta blíva tað at mann einki

yja takk gerso væl gjóni nólso joensen ja takk fyri takk fyri viðmerkingina ja tað blev frt tað bleiv eisini ført fram undir tí álitinum tá ati mann arbeiðir við ella bíðar eftir enduskoðani av av av av hesum her økinum ella barnagarðsøkinum í dagsstovna økinum meni eg tað er ikki nógv mann hevur hoyrt um tað altso tað
har eru ting sum síðan lógin komi ella lógin kom í gildi sum mann kundi hugt upp á aftur og og og
og tað veit eg eisini at at fakliga er tað tað at at at er tað eisini røddur frammi um tað tað eiga vit at gera hvussu mann líkasum kann forbetra tingini men men tað er tað er tíverri ikki mann mann hoyrir ikki nakað vit hava hoyrt um onkran bólk haldi eg sum skuldi kanna okkurt og og tað er ikki eg haldi ikki tað er liggur nakað ítøkiligt og og og tí er tað kanska tað er nokk nagv tíð tvey ár altso mann burdi komið eitt sindur eitt eitsni víðari haldi til líkasum hvhvat er tað sum hvørji ting er tað sum vit kunnu tí tí tí mentamálið ræður um um økið og tí eiga tey at hava eitt svar o hvussur takk fyri harra formaður ja takk sor ta rutt vang sum ena viðmerking ger so væl javnaðarflokkurin hevur um nakrar vikur
høvi at demonstrera um hettar er
meira enn bara føgur orð tað er nemliga soleiðis at undanfarna býráð her í høvuðsstaðnum hevur samtykt at mann skal seta seks milliónir afturat av um árið til dagstovnaøkið fyri at koma upp á hesi her minumums norðmeringina í tí fíggjarætlanini sum fyribils er framløgd eru tær seks milliónirnar ikki við eg kundi gott hugsað mær at sæð meira í praksis enn bara vøkur orð frá javnaðarflokkinum takk fyri ja takk ger so væl gjøgnum føroya løgting so at vit kunnu fáa tað kjakið um hetta her hvat vit vilja við tórshavnar kommuna har tað er føroya løkting og tí er hetta málið yvirskipað lagt fyri føroya løgting so at vit kunnu fáa tað kjakið um hetta her hvat vit vilja við hvat seta vit sum eitt eitt minumum fyri at vit eru um okkara børn í føroyum eg fari ikki at blanda meg við býráðspolitikk men eg kann siga so mikið at óansæð um tað er hendan samgongan sum siti í tórshavnar kommuna ella undanfarnar samgongur tær havað hava
teir og tað er ir
hvørtur um flokfloksmørk hava gjørt alt ov lítlar íløgur í barnaøki so er tað sagt og tað lissir meg at vita attað er óensær hvør situr har at tað eigurt tí tann tann kanska kommunan av øllum sum sum tað er minst gjøgnumskygdi í tá ið tað kemur til barnakarsøki tað at vit sæð talvur frammi í sambandi við nevndarviðgerðin tað er kanska tann størsta kommunu sum tað er minst gjøgnumskygni í og sum kanska og tað fær so kanska er tað tað har sum tað minst pengar verða brúktiritakkfyri aharher fo meina ger so væl takk fyri harra formaður nú havi eg rímiliga nógvar royndir sum borgarstjórin eg havi sitið í tíggju ár
práta við aðrar borgarstjórar í kommununum
í stýrinum í kommunufelagnum eg havi ikki inntrúkv av at tað er øgiliga stór ójavni ímillum hvat ið tær ymisku kommunurnar gera og hhvussu hvønn normerings lykil tær ymisku kommunurnar brúka eg havi i nakran nakað sór øgiliga sterkan meining um um vit burdu havt eina minimosstna meðinil et ikki men eg dugi at síggja rationalið í tí tí ati er tað nakað sum er dýrabart fyri okum sururdoktarabørn og hvussu tey verða ansaðir tá ið tey ikki eru hendrunum á foreldrunum hjá teimum so tað tað dugi eg at síggja áavíst rationalið í hitt problem illa er tað kanska eit problem at at nánsfrøði útbúgvingin er blivin forakademisk í dag í har sum tað kanska ikki eru tey sum sum hava kanska bestan hugin at passa børnum sum ja takk so fær gjóni nolsoy joensen orðið ger sovæl ja takk fyri harra formaður og takk til barhansan
fyri viðmerkingina hvussu byrja vit tí síðsta so er púra samdur í at
útbúgvingin hevur for nógv tendens til at fara tann akademiska vegineg havi róð framundir fleiri ferðir tá her frá at vit eiga at hyggja eisini eftir útbúgvinginier tað farið for nógv tann vegin eiga vit ikki at fara aftur til tey meira handaligu kreativu fakini sum næstan eru burtur í dag eiga vit ikki at hyggja eisini eftir um starvslærarin er minkandi og tað er hon tað ger tað kanska tað at tað er verri at koma út á arbeiðsmarknaðin og tá mann skal standa við teimum avbjóðing sum eru í dagsins samfelag og tað fyrstast uppransandi nevndi í viðmerkingini at her við at og tað skal ikki tulkast og tað verður ofta tulkast sum at her er ein kritikkur av av kommunum attað ikki kanska men tað er tað ikki hetta her er simplan fyri at tryggja kanska eitt minimum men at mann hevur eitt felags normeringsligil at tosa út frá tað hevði verið ein gongulei og nakað sum mann kundi kjakast víðari upp takk fyri harra formaður
takk fyri harra formaður ja eg eri samd við tjónarnols joen

tsum nú er til at raðfesta fyrireikingina tí tú skalt minnast tað at tað sum fyllir nógv tað er øktar arbeiðsupp
gávur sum koma inn á økið tað verður seg fremmant mælt børn tað verður tað verður tað er ser tímar og tað er alt møguligt sum sum er komið afturat og og tað skal námsfrøðingurin í dag fyrihalda seg til og brúka tíð uppá bara tað at fingi sett tað í eitt eitt hvat sum vit siga vegnum fastaræmin sum hann visti at námsfrøðingur uttan havaða ringa samvíspisvitsku fyri restini av av av stovuni at hann kann fara burtur frá og gera tað arbeiðið til lýtar tað hevði verið ein eingongulagi eisini at vit fingu eitt felagsstevur fyri tíð takk fyri væl takk fyri ja vit kunnu gera tað púra greitt at sum samfelag so er ein tann
tingarmiklast á íløgan tað eru vit nokk eisini øll samd um
kom inni í løgtinginum tað er íløgan íð børnini hjá okkum at tey fáa ein góðan uppvøkstur soleiðsinar at tey hava allar tær dygdir sum skulu til fyri at vera ein góður samfelagsborgari og verar fyri onnur fólkvíðari í lívinum øhog tí haldi at tað er nokk so undarligt at mann í minnilutanum mentanarnevndini vísir á at mann bara skal seta seg aftur á og og bíða øtil landsstýrismaðurin kemur við sínum o vita við nakað um nær landsstýrismaðurin kemur við hesari endurskoðanini og hvat hendan endurskoðanin inniheldur htað kundi eg gott hugsað mær at spurt tí at tað tað er eingin ivi um at taðe eitt stórt trýst á dagstovnaøkinum í dag tað síggja vit við teimum verkføllunum sum hava verið í teimum foreldrunum sum úttala seg og so framvegis so hetta er nakað sum vit mugu loysaja takk so gjóni nólsø joensdafur ger so væl takk fyri hara formaður og takk fyri viðmerkingina ingilín strøm ja tað er vit hava hoyrt tað í í fleiri umførum at
hvussu stórt trýstið er og og og hvussu trupult tað er
tyvirhøvur at fáa starvsfólk at arbeiða á økinum og tað eru vit hoyra um um nógv dømir sum sum sum kundu blivið forbetraði men eg haldi ikki atvit hava sæð tað frá samgongunií síðstuni at tey vilja raðfesta hetta øki so nógv sum sum ynskil tað hevði verið millum annað so tók mann ikki ein eyka flokk av ella tað fyriliggur ikki í í fíggjarlógini sum nú er at mann tekur kki eina eyka flokk av námsfrøðingum tað sum kanska størsti tørvurin er á yvirhøvur so velur mann raðfestirmann ikki tað og hetta her við at mann kanska kundi sett á inn fyri at setta eitt mark á á minimun fyri fyri hvussunógv vit góðtaka kukunnu vera rundan um okkara børn tað vil man heldur ikki raðfesta so eg haldi samanum tiki mnn kann siga tað at og tað prógvar hetta dømis hetta uppskotið eisini um at mann ikki raðfestir tað ønóg nógv sum ynskil taðhevði verið takk fyri harra formaðurja takk næst røða verður beintíløg
ja takk fyri har formaður har formaður eg haldi at vit eiga at vísa
tað er í løgtinginum at vit vilja børn okkara væl og tað gera vit við at tryggja at tey hava nóg nógv fólk rundan um seg tá tey eru á dagstovnu og vit mugu tryggja at børn okkara at tey hava nóg nógv vaksin fólk rundan um seg tá tey eru á dagstovuni so tey verða ment og stimbraðið vit kunnu kanska samanbera tað við at tað ið ið vit eru í einum arbeiðsplássi og fólk eru sjúk ella tá ið annars mangla starvsfelagar ja men so mugu tey sum eru at renna skjótari og tað elvir ofta til kanska at fólk fáa strongd og tað er kanska nøkulinda soleiðis eg ímyndi mær at hesi børnini mugu hava tað sum er á dagstovuni sum mugu kappast um tey vaksnu tí tað ikki eru nóg nógv starvsfólk ella tí at kommunan hevur bara sagt at her eru bara sovuliga nógv starvsfólk vit prioritera ikki at hava meira enn tað og tað haldi eg er rættiliga keðiligt og so haldi eg eisini at tað snýr seg um at teir námsfrøðingar sum eru til arbeiðis niðri í dagstovninum her
tey eisini skulu kenna at tey hava stundir til hvørt einstakt barn
skal tað eisini siga at sum eg skilji so eru tað kommunur sum eru har tað eru sum eru væl fyri tá tað ræður um normering at alt er í lagi við dagstovnunum at har er at hetta verður raðfest og har eru nóg nógv starvsfólk og tað er sjálvandi at fegnast um men sum skilt so er tað eisini aðrar kommunur harnormeringin ikki eru so høg av ein lærari orsøk og tað haldi eg er óheppi tí eg haldi t er spell at børnini hava ymsar fyritreytir alt eftir hvaðani tey búgva ella í hvørjar kommunu ella hvørjum dagsstovni tað haldi eg er spell og harra formaður so er tað ikki minst hetta her við kostnaðinum summar kommuna eru rættliga misnøgdar við at løgtingið leggur seg út í hetta málið er tí at hetta er eitt kommunumál men so kann eg samanbera við at vit hava jústsamtykt eini innkoyringarveg til havnar hann kostar nógvar pengar vit hava eisini samtykt ein innkoyringarveg í runavík hann kostar eisini nógvar pengar og tað er jú eisini sum so kommunumál vit hava akk at kjakast um hvørt hetta her er kommunalur veðir ella um hetta her landsvegir men hetta e í øll førum vegir sum verða samtyktir við at løgtingið landskassin fíggjar ein stóran part av tí og tá hoyri eg so ikki nakrar kommunur gera vart við sínar misnøgd um at tey nú fáa pengar úr landskassanum men so er tað so tá ið løgtingsfólk so dytta sær at gera vart við og siga við kommunurnar at nú mungnu tit tryggja børnunum betrikorð ella umstøður á dagstovnum ja so eri summar kommunur rættiligani misnøgdar tí løgtingið blandar seg í fíggjarlig viðurskifti hjá kommununum men harra formaður vit kunnu eisini venda teg við og siga ati løgtingsfólk royna hinvegin at bøta um viðurskiftini hjá hesum børnunum og harra formaður vit kunnu kanska siga at dagstovnar eru ein innkoyringarveður hjá børnum til lívið og at tað skal eisini raðfestast tí so nógvan pening er heldur ikki talanum takk fyri harra formaður jatakk so er tað annika olsensum fyr viðmerking ger so vælja takk fyri harra formaður ja tað er eingin ivi um at hetta uppskotið er væl meinandi og mann vil rætta eina bøtandi hond út til eitt øki sum ikki hevur tað serliga gott men tað sum eg sakni í allari hesa diskussiónini tað er eina heildarætlan fyri hvussu mann loysir avbjóðingart okur hava ikki nokk av starvsfólkum okur hava ikki nógk av námsfrøðingum mann tosar um at stytta arbeiðsvikuna fer at gera tað lagarligar hjá hesum starvsfólki ella meira aftraktivt atátaka sær hetta arbeiði tað líkasum tað er tí so nógvur tættir í øllum hesin her og ikki bara misnormeingi altso hvat heldur beint um tað ja takk ger so væl beintalevur jacobsen takk fyri hara formaður ja men vit í tjóðveldi vit hava nevligani roynt at loyst tann trupulleikan vit hava lagt uppskot fram um at útbúgva fleiri námsfrøðingar tað uppskotið hava vit havt minnist e rætt tvær ferðr her í løgtinginum men tað er tíverri blivið felt men annars eg eri eg samd við anikiolsen í ja hetta er eitt øgiligani stórt mál men eg dugi at síggja at hetta er ein byrjan í mun til hvat vit annars gerast við tørvin á starvsfólkum allar aðrastaðnar tosa mann um ja men vit fáa ikki nóg nógv starvsfólk um som má hava betri løn ela
ella bergdu arbeiðsviðurskiftir og tað haldi eg kanska eisini stundini at komið til
at mann eisini hyggur eftir teimum sum arbeiða innan fyri dagstovnaøki og almannaøki og heilsuøki sum heild takk fyrihar formaður ja takk sora gjóni nólsy joensens viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður og innkoyringveður til lívið tað haldi eg eri øgiliga rámandi g oog og og sigandi setningur sum beinta løgu før fram í sínari røðu og tað er júst tað sum vit eru inni á tá ið vit tosa um hetta málið og og og kritikkurin hevur verið nettupp hetta her við at við kostnaði og við hvussu ymiskt tað verður raðfest í í í ymiskum kommununum og og tað sum mann so kanska hoyrir aftur tað er tað sum eiir
sn erbeinta løvuð sigur í byrjanini tað er eitt her við
at at man er beinavir klárur tá ið mann skal í kanska kommunukassaninar frá frá landinum og ynskini kanska nøkur ting meni tí tí hugsaði eg at at spyrja beint løgi um um tað modellið sum verður brúkt niðri tá ið mann koyrdi hetta her hesa hesa hevur roynt at koyrt hesa lógina innfasanina at mann hevur eitt eitt modell sum sigur at at landið hevur eina ávísa pulju sum sum tær kommunurnar sum kanska ikki náa at liva upp til tað ið byrjanini kanska kundu søkt úr er tað kanska ein gong leið takk fyri harra formaður ja takk gersovæl beintalevu jacobsen ja takk fyri ja tað kundi kanska verið ein gongdloyð sum gjóni nolso joensen nevnir tí eg trúgvi eisini atkommunurnir sum hava dagstovnar har tað kanska er ein høgnormering tær hava eisini lættar
við at fáa fólk og ella barnafamiljur at búseta sær so eg trúgvi at ta
ti dømis hevði eisini verið ein røtt loysn at gjørt í øll førum at mann kundi roynt tað takk fyrijatakk sor ta jóannes joensen sum fær ðú vil mann ikki hava kommunala útjavning sum hevði kanska javna sogjørt tað at summi øki kanska vóru betri fyri lil hansar barnagarsøkinum men men so er møguleikin at landið hevur eina grunn sum vit hava snakkað um har tman hjálpt teimum veikaru kommununum men so kan mn hed ikki gloyma tað at summar kommunur raðfesta økið ølia høgt tær kommunurnar eru ein fyrimynd fyri hinar sum ikki gera tað so kund mann kanska lært itt sindur av tí vónandi kommunufelagið snakkar um um hesi tingini gangi út frá so so vónandi kann mann eisini hyggja efir teimum omununum sum raðfesta øki hægri en ja takk so er tað bentaløgu jacobsen sum fær orð aftur ger su væltakfyr hara formaður ja tað var júst tað sum eg nemligan at kom inn í røðuni hjá mær tað eru nemliga kommunur sum raðfesta hatta høgt og har tað
hav eina høga normering og ja eg haldi tær skuldu verið eini
fyrimynd eisini hjá øðrum kommunum men tað manglar kanska onkur vegna eisini hjá ávísum kommunupolitikarumeg sigi ikki øllum hjá ávísum kommunupolitikarum at onkursvegna at hetta er ikki nóg veit ikki hvat orðið kann brúka men ikki nóg stór prestiski í tí við dagstovnum og tað haldi eg kanska eg eitt sindur spell tí ein góð kommunan tað er einsamøllum eisini góðar dagstovnar takk fyri
ja takk so fer ot vangandi viðmerking ger so væl takk fyri nú er tað javnaðarint
fokkurin sum er komin við hesum uppskotinum tað verður sagt eg veit ikki um tað er rætt at tað er serliga her í tórshavnar kommuna at mann hevur trupulleikar við normeringini meðan hetta er uppskotið fer bara at gera marginalan un aðrastaðni kring landið er tað soleiðis at javnaðarflokkurin situr við valdi og kann í praksis ávirka hetta hví ger javnaðarflokkurin ikki bara tað í staðin fyri at koma við einum lógaruppskoti her í tinginum sum fyrst og fremst er signalpolitikkur tí frammanundan hevur mann áseting
har í dagstovna lógini sum hann ikki livir upp til takk fyri
ja takk so fær beintan løvið orðið afur ger su væl ja takk fyrija eg eri ikki javnaðarfólks eg veitkki odliga hvat eg skal svara upp á tað men men kanska fær javnaðarflokkurin her niðri á vaglinum íblásturi frá skilmanninum jóla noólso joensen sum hoyrur hefti her uppskoti og og fer at taka tað í álvara og um tað bara er tórshavnar kommunu tað dugi eg ikki at siga tað er kanska tórshavn komuna sum jú er tann størsta kommunan og her eru rættiliga nógvar starvslýsingar alla tíðina so tí er tað kanska sjónligasta í tórshavnar kommunutakk fyri
ja taks so fer hervur polstotturina viðmerking gør so væl
takk fyri har fór mær annað olsen hon saknaði fyri eina viðmerking eina heildarætlan at mann fekk ikki heiltætlan mann bara snakkaði um minnumilsumegingar og tí kunnu vit bara fegnast um at vit hósdagin fara at viðgjøra uppskotin hjá tjóðveldi um at fáa eina heildarætlan um at tryggja nøktandi vælferðstænastur í framtíðini har millum annað nógv av hesum málum verða viðgjørd eg hugsaði faktiskt at spyrbankin í løvi hvat hon heldur um raðfessingar sum hendan samgongan er gjørt tí vit eitt er at mann fær betri enn normeringar men vit mangla starvsfólk á dagstovnumøkinum og mann valt ikki at fokusera at taka ein flokk inn afturat av námsfrøðingum tí gleðir tá mann ger tað við sjúkrararfturfrøðingarnar men hvat heldur banki løvið um
mann ikki verða fest dagstánøki takk fyri
ger so væl beinta løðu jakobsen ja takk fyri eg haldi at salurin í dag tosar eitt sindur um raðfesslingar tí so frægt eg dugi at síggja nú so eru bara fýra fólk úr samgonguni til at hesar viðgerðirnir stá haldi eg talar fyri seg takk fyri fimm ja takk so er neystur at røða beinvið johannesen ger so væl
takk fyri
harra formaður eg skal lesa álitið hjá minnilutanum upp t frá samgonguumboðnum í mentanarnevntini minnilutin beini johannesen edvar jacobsen og heðins agariasen hevur hesar viðmerkingar fyri tveimum árum síðan í tvey túun og nítjan var sama uppskot lagt fram tá varð sagt at arbeitt varð við at gera eina endurskoðan av dagstovnu økinum hetta arbeiðið er nú í gongd har normering er ein av táttunum ið man endurskoðar minnilutin metir tí ikki at tað er rætt at taka hetta málið burtur úr fyri seg men heldur eigur mann at bíða eftir úrslitini av endurskoðanini sum mann kann fara rætt til verka og gera tær broytingar ið eru neyðug
var at betra um dagstøðan stovn økið
dagstovnøkið liggur út hjá kommununum í dag og tískil heldur minnlutin at tað er umráðandi at tær eru við tá at atgerðir verða tiknar av teirum øki við hesum viðmerkingum tekur minnlutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotin
ja sum sagt so er hetta her sum tað hevur verið forðið fram her áðrenn so hevur tað hetta arbeitt verið í gongd nú í eina tíð tað sama varð sagt tað í fyri tveim
min árum síðaní og má ba var samdur við teimum sum hava kanska eskastin á tað atella hava verið ótolin at eg kanver samdur við tí at mann at vónandi verður hendan eymskoðan skjótt liðug soleðis sær at mann kann síggja hvat ið mann fer at mæla til at gera og eisini tá að kemur til normering og og hvat er tann rættimann hevurit minstamark í dag men hvat er so tað rætta at seta er tað tað sum uppskotið her sigur ella er tað kanska okkurt annað og haldi eisini at mann burdi havt greiði á hvat skaltakast upp í mintnormeringaóikki og mann hoyrir ofta um dømir um at tað er vaskifólk og húsavørar og annað sum verður talt upp í normering a einum dagsstovni og tað metir eg sjálvur ikki rætt og tá ið vit tosa um kommunurnar so meti eg øiliga viktigt at mann hevur tær við tí tað er sjálvandi tær sum eitt øki liggur hjá teimum men tað er eisini tær sum koma at gjalda og haldi eg at tá hoyringarnir vóru í mentanarnevndini so var tað kortfá eitt øgiliga hvassora umboð úr kommunufelagnum sum ikki dámdi hendan mátan t arbeiða uppá men eg haldi sjálandi tær skuldu vera við táið tá mann tekur hetta her endskoanna og osovíðari takk fyri harra formaður ja takk so e ta hervur polstóttir sum fær ena viðmerking ger so væltakk fyri harra formaður eg haldi ofta at núr tað bleivu sagt í tvey ár í til nógv ymisk uppskot sum kðan kom við at man arbeiðir við málinum at mann arbeiði við enn endurskoðan mnn arbeiðir við at fær mær tað sjálvur eg haldi ofta tá mann sigur tað sum merkir at mnn kanska ikki ordiliga ger ta men mann vil ikkitaka undir einan andstøðuppskoti eg hugsi at spyrja beinir johannesen um hann veit nær ið endurskoðanin verður ligug um tað verður í ár um tað verður aftanákomandi væl nær verður tað er tað ein realitetr hat tað verður liðugt skjótt og hvat hann heldur um raðfestingina hjá samgonguni sjálvari um at ikki taka ein flokk inn av námsfrøðingum afturat afsetrin um árið tá ið vit vita at atdagsavnarnir og og almannverkið skríggja eftir at fáa fleiri útbúgvin takkija takk ger so væl beini johannesen tá vit høvdu landsstýrismannin inni í nevndini so vónaði hann at hetta verður ligið skjótt og so mugu eg hopa at tað er sannleikin og tá tað kemur til útbúgving so bleiv eisini nevnt tað atútbúgving er nevliga eisini ein partur av sendirskoðani har mann millum annað hevur við at mann ætlaðr t kanska at deila upp í tvey útbúgvingina í tað er eisini tí mann ikki
eg hevur tikið sima tveir flokk
farin men eg haldi at torvini eru stórir og eins og á sjúkrahugfrøðingum men eg haldi sjálv at mann kom undir gott raðfest hesa útbúgvingina innan fyri øll so eisini sum hann hevurjakið er er viðkomandi tí at tað er innanfyri øllum so økini sum eru nevnt hesi økini sum eita dagstovnøkið skúlaøki eldraøki her eru alt økir sum krevja nógv fólk á gólvinum og tað er ofta har man mangla raðfestingarnar tað er meira iðurbygnað í øðrum heldur enn at fara inn á
niður á gólvi hyggja eftir hvussu nógv fólk
krevja vit per barn ella pr eldri borgara ella hvat er hvat eg alaði bara at spyrja beini johannesen um t um mann hevu nakra meining hví tað man vera soleiðis hví vit eru hugsað uppá handan mátan at vit vit ikki hugsa niðri frá og uppeftur fyrst heldur enn øvugt uppfrá niðureftir takk fyrija takk gerso væl beini johannesen ja tað tað er iskt alvta løgið og eisini tá mann hugsar um hvat oftan verður roknað tá tað kemr dagsanøki vat vit rokna upp í normeringina so er tað ikki fyrst og fremst altso tay arbeiða á gólvinum kann mann siga sum sum eru roknað uppí sum tað kanska burdi havt gjørt ha mann tekur alt annað uppí faskifólk og húsagørar og ja guntt við hvat anná kemur uppí ha og tað er oliga gott tekn upp á at
ja mann kanst ikki raðfesta tað sum mann burdi raðfesta fyrst og tí haldi eg eisini tað
man nú eftir arbeiðir í gongd at mann eisini burdi fingið greið uppá altso hvat skal vera innan normeringina og hvat ikki skal vera hvat ekkiher vera heimah takk fyri ja takk so er næstur at røða siri stenberg ger so væltakk fyri harra formaður eg haldi ati tað er faktiskt nokk so ofta at okur umrøða umstøður hjá børnum og mann ann siga altíð hta trivnaður økið men eg haldi faktiskt at tað verað øgiliga fá uppskot frá landsstýrinum um heta her økið og tey hava ikki verið so íðun heldur at
luttaka tá ið uppskotini hava verið fyri
børnini eru tað týdningarmesta okur hava og tað sum okur gera fyrr í dag tað verður viðvirkandi til hvussu okra framtíð kemur at síggja út tað mugu vit gera okkum púra greitt og eitt sum mann kann gera tað er at hyggja eftir normeringum tað er sjálvandi ikki tað einasta men tað er eitt amboð tí hvussu skapar mann nóg góðar umstøður í barnagarði og í vøkustøðum tað er sikkurt nógvur mátari at gera tað uppá men eitt er sjálvandi hyggja eftir at tú hevur eitt høgt tal ella nóg høgt tal av starvsfólkum sum kunnu taka sær av tí stóru uppgávur sum tað er
at hava børnini og geva teimum ein innihaldsríkan dag og samstundis er tað eisini neyðugt at tey sum eru um børnini hava teir rættu førleikarnar sum eisini skula til so eg vil siga at tað snýr seg ikki altíð bara um at fáa nógv
hvart hendir men at tað snýr seg um at tey sum eru um børnini hava taðsum skal til fyri at menna og menta børnini sum tað stendur í dagstovunarlógini tí tað krevur førleikar at arbeiða harvið ikki sagt at man ikki kann hava rættiliga góð hjálparfólk tí tað hava okur eisini eg haldi at tað er rætt at mann hevur minormeringar men eg haldi at mann má eisini fara inn og hyggja eftir hvussu mann tryggjar at mann fer nokk á útbúðnum starvsfólki og til dømis tað at tikið fleiri inn altso nú bleiv tað gjørt fyri nøkrum heilt fáam árum síðan at mann setti hesar hjálparaútbúgvingina á stovn tað kundi so verið eitt stig soleiðis at hjálparfólkini kunna fáa eina útbúgving men mann má eisini útbúgva fleiri námsfrøðingar tá okr hava viðgjørt hetta her fyrr tá er teir komið fram at tað manglar trý hundrað og fimmogtretivu námsfrøðingar í bar til at liva upp til dagstovunalógina í dag og at tað er eitt vaksandi tal altso á býti sum stendur í lógini við at tað skuldu vera tveir triðingar og eintriðingur av starvsfólkum og hjálparfólkum at tað fór skjútt ikki skeivan vegin sum árinn eg ganga og tað er ikki gott upp á nógvar mátar er ta sjálvandi gott at vera barn í føroyum men sjálvandi hava okur eisini trupulleikar akkurát sum øll onnur samfeløg hava tað okur hava eisini longst arbeiðsviku okur hava hægstan vinnutíttleika og sjálvum sær er tað positivt okuhva eisini flestu børn tað er eisini positivt men men samanlagtleggur tað upp til at okara børn eru tey sum kunna fáa flest tímar úti á stovni og visti mann so hyggur eftir hvussu trupult tað er sum smábarnafamilja eisini at seta búgv so er tað soleiðis at í allarflestu førum eru tvey foreldur noydd at arbeiða og fulla tíð eisini og kanska meira enn tað næstan fyri bara kunna hava til dagin í vegin tað er eisini víst á at nógvar kommunur hava fínar normeringar og at tað kanska ikki rakter men tað betíðir so aftur at mann fer at geva børnunum øgiliga ójavna treytir at vaksa upp undir og at tað eisini er ymiskt hvat tel við í teimum ymisku kommununum ja og so er tað kommunumál tað veit eg gott um mann skal vera varin og gev mær broytingar som máta sjálvandi gerast í samstarvi við kommunurnar men mann má heldur ikki hyggja burtur frá at landið hevur uppgávuna á altso lóggávu uppgávuna statvekk at tryggja tað atdagstovnalógin eisini verður hildin

ø okur tosa alt altíð her inni um at mann skal gera meira við fyribyrging og hvat okur kula gera við teir vaksandi trivnaðartrupulleikar sum eru millum ung og tá ið rúsitrupulleikar eru frammi og ta man hevur hetta frammi um sálarheilsu og skúlanoktan og alt tá snakka okur alli tíðina um at tað besta tað er at gera meiri fyribyrging men hvat eta sum okur gera og hvussu kunnu okur fyribyrgja tað er heilt sikkurt nógvar mátar at gera tað uppá men p á einannan máta so venda okur blinda eygað til tí at okur vita í børnini í teirra fyrstu liviáren í ávísum førum eru undir treytum sum slettisk liva upp til te lógina sum sum okur hava samtyktir inni hat mann skal so tað haldi eg ikki er í ordan og tað er ikki so long tíð síðani at foreldur eisini høsi at koma undir í mótmæltu nøgrum tingum á hesini her økinum eg haldi okur hava so góðar møguleikar at skapa bæði mennandi og góðar umstøður innan fyri dagstovnaøki og at okur eiga at at gera tað og okur gera tað sjálvandi gjøgnum góðar normeringar og góðar umstøður hjá starvsfólkum okur gera tað við at hava rættar útbúgvingar og eisini virðing og løn rundan um starvið ogtað er eingin ivi um tað at letur mann standa til so letur mann eisini standa til tær framtíðar avbjóðingar sum mann veit nógv ung stríðast við takk fyri j taker ta lv jobsen ger so vælja takk fyrihara formaður eg hugsaði bara at rættleiða meg sjálva tí nú gjørdi eg samgongun órætt eg segði at tað vóru fýra samgongufólk men tað er altso fimm samgonguók sum eru í salinum so tað var bara tann takk fyrij nú

væl takk fyri harra formaður ja jeg haldi tað er tað er nokk so ke altso tað er keðiligta ofta tá ið mann diskuterar tað sum hevur við børnum at gera og ofta trivnaðarmál eg vil ikki siga at tað er so øgiliga stór kø í savinum tá ið tað kemur til tað okur hava akkurát viðgjørt fámjistunnil og innkom í veg og tað ertað er gott at tað eru nógv sum luttaka í teimum kjakunum men tatað hevði eisini verið gott at havt ta sjónarmiðini við til hesa viðgerðina tí hon er sanniliga líka so viktig takk fyri ja takk so er ta gjóni nols joensen sum e viðmerking ger so vælja takk fyri harra formaður ø tað sum siri stenberg er inni á nógvum áhugaverdum tingum og hetta her nemliga við avbjóðingini við at
fáa nóg nógv starvsfólk til økið bæði hettar og eldraøkið
so vísir tað seg at at har sum har sum eitt eitt miðljø av námsfrøðingum er ella har sum tað verður raðfestið hetta her við har røttu raðfestingarnar eru tað fakliga umhvørvið teir verða tjúkklað um á hvørta sínum tað
er attraktivt hjá námsfrøðingum at søkja til tí síggja vit eisini eina fólk skeikling eisini í í stovnum har sum tað er øgiliga ella nógv sum eru nógv betri umboðaðir av námsfrøðingum
og og og so síggja vit kanska aðrastaðni har tað kanska eru bara ein og tveir sum sum skulu taka lessið og og at tann kenslan ikki strekkja til hon er tann sum sum drenar og sum sum síðsta enda ger tað tey søkja aðrar leiðir so tað er nakað við at hjúkkla um sum sum eigur at vera eisini nakað í í sum liggur sum ein stór avbjóðing takk fyri jatakk so fyr syristemberg orði gersovæl takk fyri hara formaður ja tað er eingin ivi um at starvsfólkatrotið er ein stór avbjóðing bæði inn á dagstovnaøki og eisini fleiri onnur økir ø og tað vísir

altso har sum tað er nokk av fólki har eri lættari at manna mann kendir tað frá heilsuverkinum innanfyri serlækna økini til dømis har sum eingin var har nestin ó møguligt at fáa nakran men visti tað som koma tváir ella tríggir so er tað lættari at fáa fólk at leggjast til tí eingin vildi standa so einsamallur við ábyrgdini efir at tað tað blívu so stór uppgáva og tað er væl tað sama sum ger seg galdandi her og vistimann blívur við at bíða so blívur tað eisini truplari at fara og útbúgva fleiri tí at ein partur av útbúgvingini er úti í praktikkini so har skalt tú hava fólk sum taka sær av teimum lesandi altso útúgvu fólk so at at tað er nokk sum talað fyri at mann fær tað nokk so skjótt í gongd eg hopi at at tað kanska kann koma inn sum eit broytingaruppskot til fíggjarlógina einkin veit jatakk soer ta annikolsn na viðmerking gersvælyri harra formaður ja nú bleiv tað sagt at tað eru bara fimm limir úr samgongnusalinum men vist tú hyggja mær runt um kring so eru tað heldur ikki so nógv úri andstøðun har eru bara sjey men lat tað fara yvirhøvur eru tað øgiliga ofta soleiðis at tá ið
tíkkt mál eru til viðgerðar í tinginum so
so fara fólk aðrar vegir ella hava kanska ikki áhuga í at at diskutera hetta og hetta er øgiligani viktigt evni at diskutera og tað sum eg ofta havi hugsað um tað er taðn málin sum okur umrøða námsfrøðingar ella pedagogar at tað er ofta ikki við teimum kanst mann siga positivu vendingum sum sum verða brúkt tíverri og eg vil siga at tey eru ótrúliga týdningarmikil tí at tey síggja ómetaliga nógv hjá okkara børnum og kunna fyribyrgja øgiliga nógv sjúkur og og ting sum kunna rættast upp á beinanvegin í teirra barnaárum og fyribyrgja kanska tað a tey skulu gjøgnum ein ein skúlanøkur skúlaár í fólkaskúlaja tak
ger so væl siristenberg takk fyri harra formaður púra samd við aniku osa
mentað er ótrúliga viktigt hetta er eitt sera týdningarmikið fak sum hevur okra framtíð kann man siga um hendi og og tá ið tað kemur til hvussu hvussu nógv fólk er í salinum og ikki tað er eisini ein máti at vísa virðing uppá altso er tað eitt orðaskifti sum tað er tey somu kanska sum siga okkurt og tað ikki nakað erserligt batt so er tað eisini ein máti at vísa at kanska eg eri ikki so angaskeraður í akkurát hesin her tíð r ikki her má streyma til at vera inni men men eg vil so siga tað at tey sum eru tey tey royna tað er gott og tað okur mugu bara royna at fáa hin við takk fyri ja takk næstur at røða verður edva jacobsen ger so væl takk fyri harra formaður hetta er eitt sera viðkomið evni vit viðgerð í dag og og eg veitikk um eg skal taka uppteljing nú eg haldi tað hevr verið uppteljing fimtan hvørt minutt g að haltið e fari t brúka tíðina upp á at viðgera tað málið sum vit er í holt við men men tað stendur rímiliga jøvnum haldi eg tað mann fer at telja saman tað sum eg haldi hev verið nokk so áhugavert við hesum her tí at tað reyði tráðurin í hesum her tað er tað hevi mann fingið
liga handla tí at
tað er kanska vaglið havn sum hevur sum vísir at hava tey flestu avbjóðingina tá tað kemur til at hava normeringar í ordan á hesum øki hvussu er soleiðis sum sum mann hevur hoyrt viðgerðina nú farið fram og og eg kann gott fylgja tí tí at nú høvdu vit eru part av av millumlutanum sum og vit høvdu landsstýrismann inni og vit tosaðu um hetta her við sambandi við at at endurskoða alt økið og hetta er tað sama náðið akkurát tað sama málið sum var í nítjan og tað er væl skiligt kanska mann man ótolin og tað ganga tvey ár og so kemur málið aftur við ongum komma broyttum men evnið er tað sama evnið er líka týdningarmikið nú sum
sum tað var tá men tað fingu viks at vita at tað var heilt
t nær við at hendan endurskoðanin av økinum er man siga komið á mál og hon inniber so eisini at hyggja upp á normeringar og hvussu eru normeringar í øllum økjum runt landinum og hvussu skulu teir vera frameftir og hvat er passandi o hvat skal mann seta hvat skal mann líkasum seta fokus á eitt annað sum líka nevna her tað er tað í sambandi verður fleiri ferð nevnt her í sambandi við útbúgvingar av námsfrøðingum vit hava arbeitt miðvíst við at fáa økt útbúgvingartalið bæði innan fyri sjúkrarøktarfrøði innan fyri hjálpara og innan fyrð námsfrøðingar spurdi sjáv mannin í morgun í sambandi við hetta her málið og tað sum mann hevur sett út kortini nú tað er at hyggja upp á hvussu mann skal føra tað víðkaða útbúgingargrundarlagið frameftir man hyggur uppá um mann skuldi havt ein ein klassa sum arbeiðir ella sum útbúgvur seg til at vera námsfrøðingur inni á stovnuøkinum innanfyrit barnagarðsøki tí tað vísir seg næðri velur mann øgiliga greitt um mann vil arbeiða innan fyri barnagarðsøki ella man arbeiða innfyri serøkið og er vís av seg at tað er tá ið útbúgvingar øiliga nógv av teimum sum útbúgva seg tey koma so arbeiða innan fyri stutta tíð so arbeidir teð innanfyri serøkið og tað er kanska av ymiskum orsøkum har er heilt aðrar arbeiðstíðir arbeiða kanska eit vikuskifti og so man fleiri dagar frí og tað erein heilt onnur skipan men tað hjálpir so ikki tí vist mann útbúgvur fleiri og tað framhaldandi verður tað at tey velja serøki so so er avbjóðingin líka stór innan fyri innan fyri barnagarðsøki innan fyri dagstovnaøki og í dag er tað so eintriðingur námsfrøðingur og tveir triðingur hjálparfólk soleiðis er fordeilingin og nógvav hjálparfólkunum hava gera eitt fantastiskt arbeiði øll sum eru har øll sum eru um okkara børn gera sítt allarallarbesta fyri at at børnini skulu hava se góðan dagligt tag sum til er nú er er sjálv parturn av kommununi hvar ið eg vari av hesum økinum og innan fyri eina kommunu er tað kanska fleiri stovnar so sigur mann kanska við lóg her inni skal gera eini normering sum er føst úti á stovninum men tað vísir seg ofta at visti mann setir seg inn í hvørn einstak barnsins tørv ígjøgnum leiðarin á stovninum so kann tað vera at onkur stovnur hevur brúk fyri meira enn ein annar stovnur tí tey kanska eru hava meira børn inni sum hava ein serligan tørv tað kann eisini ver øgiliga ymiskt frá stontlstovn og hetta er eitt mál sum sum kommunurnar vara av og tí er tað viktigt at at kommunurnar eru tað siga vit eisini okkara áliti at tað verður gjørt í í tøttum samstarvi við kommunurnar tá ð mann fer inn og ger broytingar á hesum tí haldi eg persónliga at eg vilji til at bíða eftir eftir tí summ landstýrismaðun jensarana kemur við og so hevur mann tað at hyggja upp á hvussu kundi mann skynsama gjørt hetta her tí at vit høvdu eisini ein eina áhugaverda debatt til fyrstu viðgerð tað er altíð áhugavert ov o gott at viðgera hesi her málini tí tað er okkara gull vit viðgera okkara børn og og hvussu nógv eru um tey og hvussu nógv skulu vera um tey og t hvat skúlu barnagarðar veita og og tað haldi er øgiliga áhugavert í sær sjálvum at viðgera tað og eg haldi tað at kommunur nógvar kommunur dekka ómetaliga væl hetta økið men tað er ongantíð nakað sum er kanska so gott at ikki kann vera betri men eg haldi tað er ein sovorðin ein sovorðin breið kanning sum vit gjørdu nú hon er eitt gott grundarlag at hyggja hvat hvat vit best skulu broyta fyri at barnið fær sum best burturúr so at eg haldi at alt altíð alt so so nú er landsstýrismaðurin hann lesi so eisini her og kanska siga nakað nærri frá um hvar tann kanningin er komin og hvat hvat manglar sum mann sigur hvat manglar við kanningini og hvussu langt nær kann mann vænta tað at mann fær eitt úrslit so at tí tað vísirs tað er nokk so løgið haldi at ein kommuna sum hann ofta hoyrir um sum er ein sera stór og sterkt kommuna hevur havt so avbjóðandi við at lyfta hetta økið tað haldi er undrinavert tí býr næstan helvtina av av av føroya fólki og tá ið mann sigur tað at onkur kommuna er so sperd at tey mugu steingja næstan mitt á degi tá er tað tá er tað nakur mál sum eg ikki kenji aftur tað má tað má eg siga so at sami flokkur sum leggur hetta fram er er stýrandi á vaglinum so so har burdi verið verið til ein møguleiki fyri at funnið eina eina loysn sum sum mann sigur sum var best fyri allar partar tí at eg havi spurt in fleiri økir kommunuøki og tey vísa seg at at ganga øliga høgt upp í eftir her tað sama gera vet sjálvi at hyggja eftir stovninum lurta eftir leiðaran á stovninum fyri at børnini skulu fáa tað besta burturúr tað er ongantíð sis lítið tí tað jú alt fíggjarligt eisini at mann mann kann jú altíð hyggja eftir kundi okkurt flutt seg betri men men tá belasningurin er so kanska í høvuðsstaðnum so so er tað líkasum undurnarvert tú kann tað ikki vera bara altso kann tað ikki ordiliga vera krónur oyrur mann snakkar um tá er tað ein hugborðsbroyting sum eisini má til men við tala um heilt ræða nógv meir stovnar í havn enn aðrastaðni tað er so fullvæl greið yvir men men eg haldi at sjálv at viskommunur valdu at lyfta í felag so ella sett inn á síni øki so haldi eg tað kundi veri eitt øgiliga gott úrslit takk fyri frú forkvinna ja takk næstur at røða er djóni nolsø joensen

jakk og rskin eg tók orðið aftur tað var líkasum meira í mun til tað sum løgtinskvinnan ruttvang varð inni á har hon hevði hug at líkasum hart tað ella blanda kommununa uppí og og tað umgongusti nokk ikki tá ið mann sær at kommunurnar tað umhandlar í hesum uppskotinum og at tað kanska verður framundir at tað er ymiskt í frá kommunu til kommunu hvussu tað verður raðfest edvar jacobsen var eisini inni á tí beint áðrenn hetta her við at kanska í hennara kommunu so verður raðfestingin so so og tað er tað er hugaligt at hoyra at tað verður sæð soleiðis upp á øki at tað eru komandi borgarar sum sum vit líkasum skulu brúka pengar uppá ø ruttvang hevur sjávandi rætt í tí atyvirtað er ikki bara núsitandi hevði sæð fólk sum sita í í í býráðnum nú sum sum raðfesta tað hava veriðheldur ikki bara undanfarna samgonga sum sat tað hava verið í alt ov nógv ár
í størstu kommununi í landinum ikki verur nógv nógvir pengar settir av her hevur mann eisini arbeitt uttan at fara í detalju við hvussu hvussu hendan kommunan ar
beiður so tað sum tað sum mann veit um er tað at mann arbeiði út frá enni miðaltali og tað er hevði mann um ikki annar konnað komið burtur frá tí at mann í felag kundi gjørt ein felags normeringslikil fyri fyri landið sum m roknaði út frá teimum somu tølunum allastaðni tí at tað er øgiliga ymiskt hvussu tað verað roknað frá frá støðum í landinum kundi ein avleiðingur av hesum uppskotinum kanska ella víðari eisini frameftir í framtíðini verður tað at mann hugdi upp á tað út frá einum felags loysni tí at tað verður øgilia ymiskt hvussu hvussutað verður sæð uppá við hetta her hvussu mann roknar tann reella tíman til barnið hvat fer til barnið ha oso høvdu vit hvussuer komið eitt stórt stig víðari og kanska sæð tann reella kostnaðin av økinum tí tað haldi eg eri ikki nóg gjøgnumskygd í dag og tí var tað líkasum ein á málunum við at bera hetta málið fram at líkasum fáa kjakast um vit hava sæð eisini talvir sum vísa ati hvussu ymiskt tað er í í landinum og um ikki annað kundi fingið eitt samla líkasum úrslit av tí annars havi eg álit á teimum hvussu verður teimum partafólkunum sum eru í býráðinum í í løtuni og og tað sum tað sum ruttvang nevndi um at tað ikki stenda að vr ikki raðfest sum nú er so havi eg skilt á lagnum ati har eru bólkur eisini arbeitt sum eru fólk eisini á økinum sum hava arbeitt og tey eru komin ogog at teir neyðugu pengarnir sum verða mettir út á tí bólkinum at teir neyðu pengarnir verða játtaðir so tað havi eg fult álit á á á á partafólkunum í í býronum at tað verður gjørt og tað skal eisini vera mín mín vón og áheitan bæði til býráðsrpolitikarar runt um í landinum og til fólk sum sita her í hasum tingi at vit frameftir eisini hava tað í kvittan tá ið vit raðfesta og og og skulu seta pengar av á á økinum tí hetta her er sum tað hevur verið sagt undir hesum kjakinum ein íløga í okkara framtíð og okkara komandi borgarar sum vit fáa fleirfalt aftur lønt seinni og kann fyribyrgja eina rúgvu av tingum so takk fyri harra formaðurnei frú forkvinnaur ja takk har var ein viðmerking annika olsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja tað er púra rætt sum gjóni nols joensen er inni á at tað er øgiliga ymiskt hvussu mann roknar hendan her bítuslikilin út ella tann mátan mann fíggjar dagstovnan øki út ø í teimum ymsu kommununum og tað eru nógvir faktorar sum spælla inn eg eri samd við djóna nolso joensen í tí at tað eru ov nógv ting sum eru í tí bítuslitnum sum sum er í dag millum annað til dagstovnar í kommununi í høvuðsstaðnum at mann verður noyddur til at at hyggja nærri upp á hvussu mann kann fáa meira rættvísi býti tað er tað eina tað næsta tað er at kommunan er vaksin ótrúliga nágtar síðstu árini barnatalið e vaksið við fjúrtan prosentum altso børn undir sjey ár sum hevur lagt eitt kolinnornt trýst á dagstovan øki mann byrjaði at játta meira pengar til dagstovnøkið í í síðstu samgongu tað síðsta ári fimm milliónir lagt frá nokk tað sum liggur í kortinim nú er at tað sklda seksogtretivu milliónir á borðið ja takk gjóni nolsoy joensen ger so vælja
takk fyri fyri forkvinnan og takk fyri viðmerkingina av olsen ja nú var tað ikki ætlanin at fara í
í í detalju aso t at tosa býráðspolitikk men men tað blívur tað so til tá ið tá ið tað er blivið nevnt og tað ger heldur einki at vit líkasum umrøða tað tí tað hesin partur av hesum her málunum eisini og og fjúrtan fjúrtan prosent bara í tórshavnr kommunu sigur rættiliga nógv um hvussu trýstið er økt á á á hetta vælferðarøki sum sum hevur við dagstovnar og foreldur flyta heim og og ynskja tað bestu bestu plássini fyri teirra børn sjálvandi so tað er nógvir faktorar sum eita eisini verður nevnt sum spæla inn og og kanska eisini leggur tað upp til at vist mann kanska í dag hevur fjøruti stovnar her í havn bara fjøruti dagstovnar ella har á leið skal man hyggja efir tí bygnaðinum er tað er tað líkasum tann tann kanskiu mag siga er tað tað sum loysir seg best ella skal mann kanska k gera kanska ett sindur størri oyndir í summum førum har mann leggur okkurt saman og og so framvegis og fyri at fáa meira lønsemi í og í í raksturin so har eru nógv ting sum mann kann diskutera víðari um takk fyri frú forkvina ja takk næsta røða er ingilín didrisenstrømgersvæltakk fyri frú forkvina ja vit viðgera eit
og heta er uppskotið til aðra aðru viðgerð um
um minsta markað starvsfólkatíðnum av dagstovnunum og visu vit flyta okkum líkasum eitt sindur uppum so mugu vit jú í veruleikanum gera av í hesum døgum um vit vilja hava i vælferðarsamfelag ella ikki vilja vit hava at øll skulu hava møguleika at vera á arbeiðsmarknaðinum so mugu vit hava nøktandi vælferðartilboð vissu vit ikki eru ordiliga sikkur upp á at okkara børn ella okkara foreldur hava tað gott í dagtíminum so fáa vit okkum kanska ikki at fara til arbeiðis men tað eru ikki øll sum hava tað luksusi at kunna velja at vera heima hjá børnunum ella heima hjá sínum gomlu langt frá og so serliga visti mann hevur tankar um at búgva í havnini við núverandi kostnaðarstøði herfyri so sógu vit at inntøkan hjá einum húski sum skal keypa eini hús í havn skal vera minst fýrs túsund krónur um mánaðin og bíðilistarnir til hesarhar leiðuíbúðirnar hann er ótrúliga langur vanlig fólk við vanligum inntøkum hava nærum ongan kjans trýss
er ótrúliga høgt bæði foreldur mugu í dag fara til arbeiðis
bis í teimum allarflestu familjunum og tá mugu vit syrgja fyri at okkara dagstovnar eru væl fyri so vit fáa børn sum kunnu vaksa upp trívast og ríka okkara samfelag í nógvar mátar men vit kunnu eisini velja nakað annað eitt konservativt samfelag sum bara tey sum hvørki hava børn ella gomul foreldur at taka sær av sleppa til arbeiðis og restirnir heima og veitir umsorgan vit finna slík aðrastaðni til dømis í suðureuropa men tað ynski eg mær ikki har er gjúggjøgvin millum rík og fátøk ótrúliga stór arbeiðsmarknaðin stirvin sosiala trygdarnetið er so at siga ikki eksisterandi og øgiliga nógv fleiri og fleiri velja simpulten tað at fáa børn frá í føroyum hava vit uppbygt okkum eitt sosial demokratskt samfelag og eg tori at pástanda at teir allarflestu føroyingarnir eru ótrúliga glaðir fyri hesa skipanina tað hava verið onkur sum hevuriga eftirspurt í dag eina heildarætlan fyri hvussu v loysa einrisa trupulleikan heldur enn at hava einstøk uppskot sum hetta og fleiri onnur sum til dømis vit í javnaðarflokkinum leggja fram nú um tíðirnar stytki arbeiðsviku nakað sum eisini skal lætta trýsti minimuns normeroingar og eina nýggja almenna lønartalvu eg skilji væl at mann vil og ogog skal gera eina heildarætlan tað kunnu vit eisini hava tað skulu vit eisini hava men vit vita til dømis at børnini í dagstovnum kring landið í summi førum í dag hava alt ov lítla tíð saman við einum vaksnum tá ið pedagogfelagið seinast var í verkverkfalli so meldaði ein út at hon var lættað yvir at hon ikki skuldi til arbeiðis næsta dagin ikki tí at eg ikki dámdi sítt arbeiði men tí hon ikki kundi standa inni fyri teimum arbeiðsumstøðunum sum vóru og sum eisini í síðsta enda jú raktu børnini tað er ikki nóg gott mann hevur so valt frá samgonguni ikki at seta ein flokk afturat á námsfrøðideildini sjálvt um a vit vita at vit mangla námsfrøðingar og sjálvt um vit vita at fólk eru her sum gjarna vilja taka útbúgvingina tí vit vita nakað um hvørji trupulleikarnir eru og teir trupulleikarnir kunnu vit gott fara í holt við at loysa beinanvegin til dømis við einum uppskoti sum hesum har sum vit betra umstøðurnar hjá bæði starvsfólki og børnum og seta í minsta mark av starvsfólkum á dalsstovnunum kring landið tað hevur eisini verið víst á ella kjakið er farið eitt sindur har ati javnaðarflokkurin íí havn hevur ábyrgdina av av at seta nokk av pengum til øki og har havi eg sjálvandi álit á at býráðsumboðini í javnaðarflokkinum eisini gera tað sum skal til fyri at raðfesta hetta økið men eg haldi eisini at vit skulu hugsa eitt sindurlongri tí vit hava ábyrgd av at tryggja at dagstovnarnar um alt landið eru nóg góðir í dag hevur víst ella í dag í nevndarviðgerðini og sum heildu verður víst á at umstøðurnar í havn kanska ella eru tað eru tær ringastu um landið men tað kann broytast sjálvandi skulu vit uppraðfesta økið í havn men tað kann eisini broytast og tá mugu vit hava gjørt tað sum vit kunnu fyri at tryggja at aftað minsta markið er galdandi um alt landið tí at tað kann vera at að ikki sær eins út sum tað ger í dag um um nøkur ár harafturat so kundi eg hugsað mær ati at hoyrt eisini kanska frá landsstýrismanninum nú tá ið minnilutaumboðini siga at landsstýrismaðurin kemur við einum loysn upp á hendan trupulleikan at børnini hava for lítið á vaksin kontakt gjøgnum dagin hvat mann ítøkiliga ger við henda trupulleikan og nær úrslitið fer at fyriliggja nú var tíðin hjá mær farin takk fyri frú forkvinna ja takk har var ein viðmerking djóni nolsøy joensen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna ja nógv áhugavert kom fram sum sum ingilín strømønevnur og og hetta her við at tað at tann kenslan at mann at økið er øgiliga sperkt tað er tað er vit hava hoyrt um at t bara her í havnini er er barnatalið váksið rættiliga nógv og og tað at at stovnar eru kanska undirmannaðir í í langa tíð ger tað at námsfrøðingar í síðsta enda lukka undir fyri pressunum og kanska ikki klára líkasum at at standa inni fyri tað tí fakligu kasku man siga tí fakliga arbeiðinum sum tey skulu gera við hesum børnum og tí tí er ta eisini haldi eg púra samdur við ingilin didrsen strøm tá hon sigur at vit skuldu hyggja eisini eftir hesum her málinum í upp á eitt longri pá longri sygt tí at vit fara at hava hesa avbjóðingina í tey komandi árini og vit eiga at seta inn nú við nøkrum ítøkiligum altso sum til dømis at ar tað spell at tað ikki verðu tikin ein ein eyka flokkur upp nú beinanvegin so at vit kundusett skjøtul á hetta her arbeiði takk fyri frú forkina ja takk ingilín didricsen strøm ger so væl mann kann mann kann sjálvandi gera heildarætlanir og hava langsiktaðar ætlanir tað skal mann eisini hava eins og vit eisini skulu seta
krøv um um alt landið til at akkurát hetta á dagstovunum ein
kontaktin hjá einum barni til ein vaksnan skal vera nóg góð um alt landið e og tað er jú eitt tær her við at mann mann kann seta inn har sum í smáum uppskotum eins og mann eisini kann gera heildarætlanir og har haldi eg at akkurát hetta uppskotið hevði hjálpt øgiliga væl og tað er næstubøtta her við at tá ið mann ikki tá ið tá ið øll tíðin á dagstovnunum fer til at sløkkja eldar heldur enn at líka sum taka sær av tí dagligu raksunum av dagstovnunum at skipa arbeiðið væl fyri øll starvsfólkini og harvið eisini fyri børnini í síðsta enda á dagstovnunum tá ið tíðin fer til at sløkkja eldar so verður tað øgiliga lítið av tíð til børnini takk fyri fórsturin ja takk so var hetta umfarið liðugt næstur at røða er jóhannes joensen
ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja bara ett lítið íkast tili til hesa til heta kjakið nøkur fá orð tað sum heta eitt uppskot frá frá javnaðarflokkinum og vegna javnanarflokkin gjónan nóls joense sum legdi tað fram um at normera barnagarðsøkið og tá iðman hyggur eftir salin so veit mann beinanvegin at tá vit viðgjørdu tunnilsprátið og tunnilsøki so og vegin og annað tá varð salurin fullur og so tá ið vit viðgera eitt øki sum við trivnað og menning á børnum tá tømis salurin skjótt tíverri og tað er rættiliga harmiligt vil eg siga og tað undrar meg at mann raðfestir so ymiskt og raðfesti tað økið so lítið men fyri tað som skal mann ikki gevast og halda á við at royna at fáa menningina á hesum økinum vistu an hgur eftir barnagarðsøkunum og eldraøkjnum og heilsuøkjnum o skúlaokinum so eru tað øll økir sum í nógv
ganga á motoraríðina niður raðfest á gólvinum altso fólkini sum arbeiða við børnum fólkini sum arbeiða í teimum eldru og sjúklingunum og skúla
hrá børnum har mangla vit arbeiðsorkuna tað er har sum vit mugu seta meir inn og tað er har sum eg haldi at vit oftani raðfesta seinast tað er kjarnauppgávan á hesum økinum og tann kjarnauppgávan hon verður ikki roykt visti it ikki hava nokk av fólki og so sigu mann ja men vit mangla starvsfólk allastaðni í dag so at vit kunnu ikki raðfesta hett øki jamen eg vil pástanda og eri vísur í tí at um vit høvdu att havt fólk á økinum og nokk av fólki so høvdu vit heldur ikki raðfesta tí tað er soleiðis at tað vera onnur ting sum raðfestr framum hetta kostar ja gaman í men tað gera alt tá i mann skal raðfesta á hesum økinum og teir pengarnir sum vit vit gjalda her tár vinna vit inn aftur seinni tað er vísur í og tí skulu vit gjalda tað sum tað kostar og tá i mann siga t hetta økið rakar eisini kommununa jamen so kompensera mann kommununa fyri tað og roynar at samstarva um

og so mám mann eisini hyggja eftir teimum arbeiðsviðurskiftunum við teimum fólkunum sum arbeiða við við børnum og sjúklingum og eldri hvussu eru tær tað eru ofta vánaligar lønini lág eg eri vísur í at vissu mann koyrir lønina upp set lønina upp og so vilja arbeiðsviðurskiftini eisini og gera arbeiðsviðurskiftini betur so vilja fólk søkja har til og arbeiða in fra øki men tá um mann veit at mann verður at tað verður vera eitt øki har sum er niðurraðfest og og ofta ov fá fólk er til hvønn brúkara íso so vil eingin søkja har ella vilja farri fólk tíma arbeiðaøkinum eg haldi at ístaðin fyri at hugsa um hvussu nógv tað kostar so skal mann heldur hyggja eftir et hvat kunnu vit fáa burturúr at raðfesta økið og í framtíðini so fáa vit nógv meira burtur úr við at raðfesta økið barnagarðsøkið og eisini tey umsorkanøkini sum eg havi nevnt eg kenni eitt sinur til skúla eisini har veit eg at til dømis við skúling har man longu farn hygja eti hermen altso hvussu kannmann raðfesta tvílæraskipan tildømis tí mann veit tað at krøvini eru størri í dag enn tey vóru fyrr krøvini vaksa til starvsfólkini á økinum bæði inan fyri barnagarð og skúla eisini á eldraøkinum og mann snakkar um til dømis at tøknin kann hjálpa ja hon kann hjálpa men hon hjálpir ikki meir enn tað at menniskjur mugur til handlkraf tú mást hava menniskjur á eldraøkinum er tað umsorgan og at taka sær av teimum gomlu á barnaøkinum er tað menning av børnunum og í skúlanum er tað a fleiri til at hjálpa børnum so at tey ikkidetta nir ímillum so alt hetta økið má raðfestast nógv hægri og tí mugu vit kanska hyggja eftir um tað ikki onnur ting sum kunnu bíða eitt sindur vist tað er men heldur og duga at seta pengarnar av til si økini eg hoyri frá tildømis námsfrøðingum ella teimum sum arbeiða við barnagarðinum at tað er forstrævið at arbeiða við børnum tey klára seg arbeiða fulla tíð tað vita vit jamen so mugu vit hyggja eftir tí hví tað er tað sama eldraeikini

og so máu mann taka tað harfrá og og raðfesta at mann fær fleiri fólk inn og mann fær arbeiðsumstøðurnar betur og at mann fær í givið teimum eina løn sum svara til tað stríði tay hava og so havi eg eisini hoyrt nógv av barnakarðsøkina at mann mann arbeidir nógv við at fáa fyrireiking økinum og tað er mann ikki nátt enn nakað munandi summi hava eitt sindur av fyrireiking men har eigur nógv meir fyrireikingar at verða til tað arbeiðið sum sum krevst oghar er eisini stórir manglar um tey hoyrir til kommunur og land tað e mlíkamikið tí hesi fólkini arbeiða á økinum og hetta hevð hvat brúk fyri stuðulinin her og nú so tað mugu kommunur og land finna útav saman so at hetta týdningarmikið mál sum hevði vóna at mann kundi samtykt takk fyri frú forkvina ja takk har var ein viðmerking gjóni nolsø joensen gersovæja takk fyri frú forkvina ja tað áhugavert sum johannes joensen er inni á hetta her við at við at gera íløgurnar í okkara øungdóm ella barn børn og ungdóm so so vinna vit í tí longra løpunum og og tað eri púra samdur í men nógv av hasun her kritikkinum sum hevu verið ella nakað av tí kritikkin sum hegu verið um hetta uppskotið eri nemliga heta her frá kommununum at nú skal mann aftur niðir kommunukassanar men har hevur mann í í danmark tá ið mann innfasaði hesa hesa lógina fyri um syrka tveimum árum síðan so hevði mann líkasum tað at staturin líkasum sikkraði at tær kommunurnar sum sum høvdu trupult við tað kundu eftir umsókn og og vísa á at tær høvdu brúkt tað upp á líkasum í eini byrjannar líkasum so tað koma í gongd kundi tað verið eitt modell sum mann kanska arbeitdi víðari við her í føroyum ella sum mann líkasum hevði ett uppskot um og kundi roknað fram tíl hvat tað eventuelt kostaði tað tað haldi eg hevði verið ein góðan gong loyð takk fyri frú forkvina jjóhannes joensen gesæltakk fyri frú forkvinna ja altso visti tað skuldi verið ein semja jamen so gjørdi mann tað aðer eitt fínt hugskot annars veit eg at tað eru nógvar kommunur sum sum hava ráð til at raðfesta økið hægri og summar sum ikki hava ráð til tað men royna allíkavæ
al so tað er ikki altíð um tú hevur pengar at raðfesta øll
tað er ein spurningur um at at at gera ta raðfeskingina at at at handla heldur ennat býa í mínari verð tann einasti mátin at kunna fáa hetta økið uppraðfest sjálvandi tað er arbeiðsviðurskifti løn men tað er eisini at fáa fólk inn altso taðil normeroyingar starvsfólk og tað er á gólvinum vit hava brúk fyri teimum í kjarnauppgávuni ikki uppi í í øðrum uppgávum sjálvandi tær skulu eisini til men men kjarnog uppgávan er tað viktigasta takk fyri ja takk so fær jenis arana landsstýrismaður orðið gersovæl takk fyri frú forkvinna alt avgerandi tá ð mann skal loysa ein tá mann skal loysa ein trupulleika tað er at finna hvør tann veruligi trupulleikin er t nittar ikki at
uppá eitt lag
tú mást fara til grundina og finna út av hvør er trupulleikin sum við at verða loystur kann skapa loysnina hvør er tann veruliga trupulleikin tað er kanska ein grundleggjandi trupulleiki sum loysir alt í staðin fyri at mann rúkar tíð til at pynta uppá og so víðari fari eg at taka við formansfløvi ja eg havi nokk loyvi til at lesa burtur úr álitinum ja tað hevur landsstýrin viðgerðis at leygard er at áseta eitt minstamark av starvsfólkatímum á dagstovnunum hetta er einans máti at tryggja børnum okkara nóg mikið av tímum saman við vaksnum og meirilutin vísir á at við at áseta at minsta marka starvsfólkatímum á dagstovnunum verður eins yvirmað nóg
og nógvir tímar verða brúktir saman viðbørnum hevði tað verið so einfalt vistuúugjørdu
hat hetta her høvdu okur so fingið loysna høvdu børnini fingið fleiri pedagogar um ser nei tað vita okur hetta er ikki loysnin hetta er gott og gott í sær sjálvum so avgjørt at hava eitt minsta mark og og og bítislyklar javnt um landið eisini og sovíðari men tú loysir ikki trupulleikan sum er tann eini í dag at okur mangla fólk inni á økinum okur mangla ikki ikki bara fólk inni í hesum økinum men okur okur mangla fólk á so nógvum vælferðøkjum sum røkja vælferðina hjá okum í dag og tað er tí at okur hava gjørt av í hesi samgonguni at rða fara at gera tað sum okur gera tað skal vera gjørt grundlega
lígjandi okur skulu ikki bara pynta upp á ella hava flosfið ætlanir um og í dagur um hvat kann gerast og so víðari sum ongantíð blíva til nakað tí hetta er ikki ein nýggjur trupulleiki teir flokkarnir sum hava loysn upp á hesar trupulleikarnir í dag nógvar loysnir tað er ikki meir tvey ár síðani teir flokkarnir minni enn tvey ár síðani nei meir tað er gott væl tvey ár síðani teir sótu við valdið og kundu havt loys nógvar trupulleikar við tar so nevnt at loysa men okur hava so hvussur gjørt av at okur fara at gera tað sum okur gera ja so so frægt sum okur kunna gera tað frá grundini av í hesi fíggjarlógini hava okur so raðfest nøkur øki og her kann eg nevna og øll vita tað tí okur hava tosað um hetta her so nógv seinastuni

og heilsufrøðingar tey bæði hava okur raðfest frammarliga eisini ktútbúgvingar og aliútbúgvingar fara íl gongd og so víðari okur hava gjørt nøkur grundleggjandi ting sum okur føla okkum trygv við at vissi okur gera tað so kemur tað at loysa nógrar trupulleikar men í hesum førinum við námsfrøðingunum føldu okur okum ikki trúgvi bara at seta ein flokk afturat møguliga høvdu okur ikki einfingið pening til tað men okur kendu okum sannførd um og tað ikkimeir en en vika síðan okur tosaðu um tað sama her í tinginum at neyðugt var at fara og gera eitt grundleggjandi arbeiði áðrenn okur fóru í gongd við at seta fleiri t a at stovna fleiri flokkar og og eg eri ikki so øgiliga sannførdur um atað ikki eydnast at fáa ein flokk afturat í komandi ári tað vita okur ikki tað tað kann nógv henda men tað grundleggjandi arbeiði má gerast syrst tí eg royndi at greiða frá tí seinast a hetta ver grundleggjandi arbeiði sum okur fara at gera fyri at vita um okur kanska skuldugjørt tveir ymiskar flokkar givið møguleika fyri at velja eina námsfrøðiútbúgving sum er rætta móti dagstovnaøkinum og eina aðra sum er rættað móti sosialnámsfrøði og tí at okur síggja tað at vælútbúgvingur námsfrøðingar í dag men enda ikki har sum tørvurin er nógv størstur tørvurin er nógv størstur á dagstovna námsfrøðiøkinum og tí hava okur sett at arbeiða í gongd har okur ikki bara hesum økinum men breitt kannað hvussu megna okur best at at grundfesta og og og og upp byggja betur vælferðarøkini sum okur sum okur hava í dag altso eg má líka nevna eitt afturat eisini at tað er er eg havi ávarað í í samgonguni fer eftir ferð ímóti hesum her at lata seg villeiðað av teimum sum tá skal begvíst fyri at lokka samgonguna á skeiva leið bara at síggja yvirskot ella umdskot á fíggjarlógini fyri sær altso mann skal hava eitt yvirskot fyri ein konn prís tað er nevnt nokk af fieit yvirskot á eina fíggjarlóg tað kundi ikki gjørt upp á deygablikk tað er bara skerja sjerða fimm prosent til dømis av allari vælferð so hava okur nokk so skulu okur nokk klárað eitt eitt eitt yvirskot men tað er eingi loysn okur ynskja eitt vælferðarsamfelag í føroyum og tað viu tað ikki kann spakka við eitt yvirskot á fíggjarlógini í nøkur ár jamen so havi eg hug til at siga sum ein maður óbðit tað viktigasta tað er tað at okur varðveita tað góða samfelagið okur men tað sum spurt er um tað er nær verður hetta arbeiðið liðugt sum okur hava tosað eaitt arbeiði sum eg vænti eg vónaði at tað kanska kundi verið gjørt nú í heyst men tað verður nokk einaferð fyrsta í komandi árið og eg havi eg havi tað soleiðis av lyndi at eg eri glaður fyri at tá ið at arbeiði er komið á skinnaran og eg fari í gongd so havi eg so so klári eg gott at hava tol við at bíða eftir einum úrsliti tí tað týdningarmesta tað er tað at nakað hendir og tað følir meg sannførdan um at á hesum økinum fer nakað at henda okur hava sett at arbeiða í gongd og sum eg segði fyrr í røðuni tað kann væl vera at okur aftaná hava fingið eitt úrslit av hesum arbeiðinum hesum arbeiðinum sum skal útgreina um tað ikki kanska var frægari at gera tvær útbúgvingarleiðir og fáa tveir flokkar burturúr hvørjari altso ein flokk av námsfrøðingum sum skal virka á dagstovnuøkinum og ein sum skal virka á sosialumsøkinum og øðrum økjum kanska eisini at tað kann væl vera at tá ið tað arbeiðið fyriliggur tað úrslitið er komi at okur tá taka nógvatak saman í tinginum og skipa eini eyka flokk longu komandi ár tað vildi ynskt tað hevði verið tað optimala men undir øllum umstøðum so verður tað í í í trýogtjúgu takk fyri ja takk her vóru nakrar viðmerkingar rósa samuelsen ger so væl takk fyri harra formaður tað er rættiliga áhagvert at hoyra hvat landsstýrismaðurin tosar um eg ætli at spyrja í samband við tá ið mann tosar um at gera tvær ymiskar útbúgvingar innan fyri námsfrøði at mann so kemur at meira málleggja málrætta at leggja dentun á at fáa námsfrøðingarnar at hyggja fyribyrgjandi inn og hjálpa teimum børnum sum kanska eru mama siga eina grásonu soleiðis akkrátat lofta teimum soleiðis at tey ikki fáa mi siga í longri sygteina deagnosu ella a fáa staðfest eina serligan tørv u mann e akkasum at spora tíðliga inn og h so rætta børnini heldur inn heldur enn at bíða ttil for seint ja takk jenisa rana ger sovælso avgjørt og tað hevur verðuð nevnt her í dag eisini at at hvussu týdningarmikið tað er at hava útbúðnaar lámbsfrøðingar tí at útbúgvingin ger teg føran fyri kanska at síggja okkurt sum onnir ikki síggja ha og men hetta her er er ja átti t undrast á at tað er løgið at okur við ein so væl útbúðnum samfelagi sum føroyum ikki megna at at finna brek og lítir og sovíðari fyrr enn okur gera eg meini heilsufrøðingar byrja jú líka frá frá fráfrá
nýføðingi av fylgja barninum upp og forseta halda fram við at hald fylgja teimum skúlunum og námsfrøðingar taka yvir lærarar taka yvir serkøm á so nógvum økjum fyri ikki at nevna læknar eisini hav tú gangur og noyðist at ganga ella hevur skipað skipaviðurskitnær tú kemur til læknus víðari okur hava okur hava so nógvar kontrolmekanismur her at tað burdu kunnu kunna verið lættari at funnið tey sum veruliga hava trupulleikar sum tørvar hjálp men okur blívu beturi til tað tað eingin yvir tað ja takk so er tað edva jacobsen ger so væl takk fyri so for
ja tað er akkurát et her sum eg hugsaði um
tum hesar skipanir sum skulu vera til at lofta bæði innan fyri barnagarðsøki innan fyri skúlaøki at onkursvegna tað vevu kjølfest at tað sum tær sum settar í verðina til tað at tær hava megnað og og hava rúmd fyri at rørøkja sínum sínar uppgávur hetta her við nánsfrøðingum so eri g øliga spent upp á at at fáa ta útgreiningina í sambandi við at seta kanska ein flokk afturat til nánsfrøðingar á daðstøva økinum og og hvat úrslitið verður ví tí og tað skal ikki koyrt á vælvild visti tað skal kunna lata seg gera møguleist at fingið ein ein ein trassa eitt sindur fyrr enn í tveyogtjúgu so tað ikki svil ganga alt tveyogtjúgu tí tað er týdningarmikið at fáa nógv fólk út á økini at mann so hyggur upp á hvat er møguligt fíggjarliga soleiðis so tað mugu vit arbeiða miðvísttram ímóti tá ið vit hava fingið hesa her smann sigur svar uppá hetta her sum sum landstýrismaðuin hevur biðið um hesa kanningina takk fyri frú forkvina ja takk jenisarana ger sovælja sum eg nevndi tað tað er er týdningarmikið at fáa gjørt eitt grundleggjandi arbeiði so okur ikki arbeiða up
upp á hvamsvís og
tað grundleggjandi arbeiðið er so í gongd og um tað verður í í desembur ella tað verður í februar ella mars at tað verður liðugt eg haldi ikki at tað er tað altavgerandi hetta er ein eitt ein trupulleiki sum hevur verið í mong ár og sum bygdi seg upp yvir mong ár áðrenn tað so og sulu bara vera glað fyri at at nakað hendir nú eg gleði meg hvussur til at síggja úrslit og tað skal ikki standa á hjá mær at at veita ein jálpandi hond visti tað fer at bera til at at seta ein flokk afturat longu komandi ár ja takk so er tað gjóni nolsø joensentakk fyri frú forkvinna ja landsstýrismaðurin nevnir í siteraður úr úr álitunum hjá meirilutanum ati hetta her við við minsta markið av starvsfólkatímum og hann hevur rætt í tí eisini at ta hetta her uppskotið hevði ikki verið tað sum sum var loysnin upp á alt
at ta hevð verið ein partur av loysnini
tí at tað eru tað eru nógvir faktorar sum t l eisini bliva nevnt undir hesin her kjakinum tað eru nógv faktorar sum spæla inn fyri at kunna fáa so frægt øki sum gjørligt nú vara landsstýrismaðurin av altso av økinum og og og tað er blívið sagt eisini í minniluta eisini fyri fyri tveimum árum síðan at dagstovna lógin líkanan skuldi endurskoða mennú aftan á tveyár men heg ikki sæð nakað lítøkili kann landsstýrismaðurin upplýsa er tað er tal við at vera har at mann kann hyggja eftir øllum økinum samla nú er nú er hetta bara ein partur er tað er tað liggur tað fyri framman at mann kans tekur alt økið og hyggur eftir hvørjum hvøra avbjóðingar er og endurskoðadag av nýggjum tað hevur gott ja takk jensar ræna ger so væl fyri sær stutt upp á hatta so vit siga tað tað fáar kanska meiri
og tá fái eg kanska betri svar uppá tá ið úrslitið av hesum er í fyrsta partinum og
fyriliggur men jú okur eru samdur báðir um at at hetta uppskotið loysir ikki her og nú tørvum á námsfrøðingum men har er eitt ting sum okur ikki mugu gloyma mann setir innan fyriá námsfrøðina man seta innan fyri sjúkrarøktina og so víðari ati at okur mugu gera tað meira aftraktivt at at fara undir hesar útbúgvingarnar altso okur noyðast at hyggja eftir arbeiðsviðurskiftunum og har hevur normeringin so sanniliga nógv at siga okur noyðast at fara inn og hyggja og tað gera okur hyggja eftir hvussu kunnu okur bøta um hesari hesi arbeiðsøkini hesi her vælferðararbeiðsøkini soleiðis at tey ungu fáa hug til at fara at at røkja tey so tað tað kann hetta pot tað kann eina normering sjálvandi hjálpa uppá takk fyri ja takk so er orðaskiftið enda og vit fara undir at atkvøða í hesum málinum

ja vit fara so at atkvøða í málinum her er ikki nakað broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum so sum tað bleiv lagt fram ger so væl ger so væl
ja vit eru liðug at atkvøða málið er fallið tað er níggju atkvøður fyri ellivu ímóti eingin er bonk so er hetta málið fallið og avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til fjórða punkt á skránni í dag tað er uppskot til tað er onnur viðgerð av uppskoti til samtyktar um at byggja stórhøll til innandura ítrótt og størri tiltøk og hvør biður um orðið tað er fyrst beinta løga jacobsen ger so vælja takk fyri hara formaður eg skal lesa viðmerkingarnar hjá meirilutanum í mentanarnevndini í løgtingsmáli nummar tíggju tvtjúgu einogtjúgu uppskot til samtyktar um at byggja stórhøld til innandura ítrótt og størri tiltøk meirilutin tað er jóhannes joensen bjarni kárasom petersen djóni nólsø joensen og beintaløgum jacobsen hava hesar viðmerkingar føroyskur ítróttur hevur fingið góð úrslit í altjóða kappingum men vantandi umstøður gera at til dømis landsliðið í manshondbólti másti spæla heimadystir sínar í danmark tí eingin høll í føroyum lýkur tey krøv sum í dag verða sett til altjóða hondbólt tá tæir ava um áskoðarapláss umstøður til sjónvarpshupptøkur stødd a vølli høll og so framvegis undir hoyringum eg komi fram at væntandi fara slík krøv eisini at verða sett til flogbóltin tá talan er um eina stórhøll er eisini ætlanin fvárt egí alt tað hjá mær er eisini ætlanin at henda skal brúkast til onnur tiltøk enn ítrótt til dømis mentanartiltøk ráðstevnur og annað privatfólk og kommunur arbeiða í løtuni við ætlanum um marghøll hoyringarpartar hava víst á at tørvur er á einari slíkari høll til bæði landsdystir onnur ítróttartiltøk men eisini til ráðstevnur og annað ein slík høll hevði mentføroyskan
grokt upp aftur meira og hevði eisini verið grundarlag fyri at føroyska vinnulívið kann bjóða seg fram at hava altjóða ráðstevnur í føroyum meirilutin tekur ikki støðu til hvar rættast er at byggja eina stórhøll havandi huga at føroyar eru vælknýttar saman við vega og tunnilssambandið erið fleiri øki í væl ber til at staðseta eina slíka høll undir nevndarviðgerðini eisini komin fram at altjóða krøv eru um at tað skal í mesta lagi verða umleið ein tími millum gistingarhús og ítróttarøkið tá altjóða kappingar eru hesi krøv ber væl til at lúka nær um saman hvar ein stóðrhøll verður staðsett ein stólokostav nógvar pengar og tí eigur eisini at verða kannað um landið kann verða við til at fíggja upp til eini triðing av einari stórhøll tó skal eisini ein mesta upphædd ásetast meirilutin leggur eisini dent á vat kki ki væal sað maa her ja nú hvarvalt her sum eg las men í hesum orðum í øll førum so tekur meirilutin í mentanarnevndini undir við uppskotinum ja vit hava tað her takk fyri harra formaður meirilutum leggur eisini hetta at umráðandi er at landið tryggja sær at verkætlanin er væl og virðuliga kannað so einki óvæntað fyngur seg upp og tað er bæði galdandi fyri kostnaðin og fyri sjálva byggjuverkætlanina og við hesum viðmerkingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri harra formaður ja tak fyri so er tað bjørst samuelsen sum fær eina viðmerking ger so væltakk fyri ja nei eg hugsaði bara atum um beinta løvið jacobsen kundi brúka ein minutt upp á at hugleiðið eitt líti sindur um hvat fær týdningur tað kann hava visti mann fær hesar her røttu karmarnar fyri ítróttina ikki minst fyri hondbóltin tað eru vit hava jú sæð tað á summum ítróttarøkjum at tá ið ið vit hava úrmælingar visti mansn so eisini skaffa teimum røttu karmarnir so klárar føroyar faktiskt at kappast á støði við lond sum eru bæði hundrað ferð og og meira enn tað størri enn vit so visti beint løgu jacobsen kundi hug lata lít sindur um eisini hvat land kann fáa afturfyri at tryggja ta røttu karmarnar takk fyri beintag gersovælja takk fyri vit høvdu summi tjóð og sum land fingið ómetaligani nógv afturfyri tí vit hava jú sæð at føroyingar verða noyddir at umboða danmark til dømis á olympisku leikunum og føroyingar hava klár seg ómetaliga væl vit síggja at føroyingar klárað seg væl í altjóða ítrótti men at tey eisini øðrum landsliðum verða noydd at
umboðað føroyar so hóast tey hava um vit somu at siga
eg hav fingið sær allar førleikarnar í føroyum við teimum umstøðum sum eru longu nú so klára tey seg so væl at tey verða biðin um at koma á onnur landslið og tí kunnu bara ímynda mær at høvdu vit tær røttu førleikan ella røttu umstøðurnar so høvði tað verið uppaftur høvdu vit klárað okkum kanska uppaftur betri og havt okkara egnu landslið so so tí haldi eg at hesar hesi karmarnir eru ómetaliga umráðandi vit síggja bara nú hvussu væl til dømis hondbólturin hevur klárað seg so hetta er ómetaalani umráðandi tað vóru ikki fleiri viðmerkingar so eru ta beinir íhesen færi orðið ger so væl takk fyri hara formaður eg skal
lesa álendskteknastuna
liggja minnulutan og uphjá samgogboðum í mentarnevndini minnilutin beini johannesen edvar jacobsen og heðins agariasen hevur hesari viðmerkingar føroyskur ítróttir hevur gjørt stór framslig seinastu árini í fótbóltshava vit verið við á altjóða støði í langa tíð men eru vit so sanniliga komin við á øðrum økjum og serliga hondbólti at vit luttaka altjóða støði setir eisini krøv til okkara íðkarar trupulleikin hjá innantúruíítróttinim hjá okkum hevur verið at okkara hallir ikki hava klárað altjóða krøvini ið skulu til fyri lt hýsa kappingum landsinsum við meira hetta hevur millum annað ført við sær at føroyska alantsliðið hjá monnunum í hondbólti hava verið noydd til at spæla sínar heimadystir í danmark uppskotið snýr seg um at løgtingið skal heita á landsstýrið at fyrireika arbeiði at fíggja og byggja eina stórhøl ið líkur øll krøv ið skuli til tá tað snýr seg um altjóða ítrótt minnilutin metir ikki at tað er rætt at landið skal standa fyri slíkari bygging tá tað kemur til fígging
var tað fyrr soleiðis at ein játtan var á fíggjarlógini til ítróttarandlegg har mann kundi søkja um stuðul til bygging inn á ítrótt í tvey túsund og tíggju
dagv tók mann ta skipanina og gjørdi staðin eina frítøku av meirvísgjaldi til verkætlanin av hesum slag og bygging við almenn gagnligum endamáli sum heild tískil er tað soleiðis at landið stuðlar byggingum av hesi slag í dag og ger tað stóran mun tað er ikki rætt at landið skal beinleiðis stuðla eini verkætlan fram um aðrar men heldur eiga vit at halda fast í hesa skipan ið fevnir um allar verkætlaninir í lúka treytirnar um frítøku av meirvikksgjaldi ítróttirin skal hava raðfesting frá landinum og er tað neyðugt at skapa teir bestu krarmarnir í dag hevur mann hesa frítøku av meirvíksgjaldi men landið eigar at setast saman við ísf og øðrum og taka upp hvussu tað skal síggja út frameftir sum mann kann hava so góðar karmar sum møguligt sum fólk kunnu umboða okkara land á føroyska jørð og ikki hava heimavøll uttanlands í hesum viðmerkingum tekur minnilutin ikki undir málinum mæli løgtingiðu frá at samtykkja uppskotið og nú nevndi hetta her við hesi mvigfrítøkuni og var tað fyrr so sær at tann játtanin sum var til ítróttaandleyk og annað tað hon var á trimum liónum og tað var so sær at tað komu rættiliga nógvar umsóknir til hetta hr og tað var tryggu viðgerð at fara ígjøgnum tað ohon kundi heldi ikki fylgja játtanin kundi held ikki fylgja yvirum eitt fíggjarár og tí sett mann so hesa her skipana verk og tað sum vit hugsa er at nú hevur verandi skipan verið í verk í tíggju ár og hvussu hevur hon riggað tá tað kemur til ítrótt og ei eisini aðrar byggingar tískil haldi eg tað erupp á sítt pláss at mann eisini kann fara at eftirhyggja hesa skipanina ja ikki so nógv annað at leggja afturat so takk fyri harra formaður ja takk fyri bjørt samelsen eina viðmerkinnú beit eg líka merki í tá ið beini johannesen segði hetta við hetta var ikki ordiligt ein uppgáva hjá landinum øso hugsaði eitt sindur nú beini johannesen je sjálvurhondbóltsspælari og hann er ítróttamaður av rang og er tað øgiliga væl gjøgnumhugsað viðmerking at landið ikki hevur eina ábyrgd av tso eg hugsi tá ið mann hugsar nakrar grundkarmar fyri tað verður seg hondbólt og tað verður se fótbólt og tað verður seg svimjing og kanska aðrar greinar eimans eisini landspolitiskt at hava nakrar ambitiónir um at mann samlað í landinum hevur nakrar karmar sum sum veruliga kunnu lyfta okkum frameftir altso tað man hevur tjóðar statiun aðrastaðni eri jú ikki ókent er tað eitt sindur vandamikið visti mann leggur alt íð til kommunuarbeiðasegtri men kommunurnar finna útav nei eg hugsaði bara at geva beini johannesen høvi at vera lísindur virkjuni rundan um hetta her við at fáa karmar til millum annað hobótbeinir johannesen tá manne í dag hevur bygt millum annað útbygd tórsveilsmann er bygd langgilar og annað so hevur túð ikki verið landi sum erpí
og tá hugsi eg eisini harbeint at tað ikki verður so sær at landið hevur staðið fyri hesum byggingum
og tað er eisini øgiliga torført hjá okkum at taka støðu til tá mann fer í gongd við eitt í hesum førunum so er tað øgiliga ringt hvat endamál so ha men eg haldis at vit hava hesi skipanini í dag við mvigfrítøku og tað tað kann gera øgiliga stóran mun hjá nógvum ogmen og hon er sum eg nevndi sumereun viðverk í tíggjuár og man kann siga skulu vit gera meir ella ikki og hvussu hjálpir hetta her í dag og eg haldi at avgjørt vit mugu líkasum tí eg haldi eisini tað er altso vit mugu spæla við uppá onkran máta í dag hevur hannso hesar mvgfrítøkurna skulu vit gera meir tað er ein góður spurningur tað haldi eg esinimannskal fara at viðgera við ítróttasambond og onnur takk fyriso er ta billjustinu
tinsen sum fær orðið
ger so væltakfyrihar formaður miðflokkurin hevur ikki umboð í mentanarnevndini men eg vil allíkavæl siga at miðflokkurin heldur at tað er hevur stóran týdning at at vit tryggja ítróttini góðar karmar og serligam landi við so tunnum fólkagrundarlagi sum vit hava so kunnu nakrar verkætlanir bara lyftast visu vit upp á landsbasi standa saman um tær tí haldi eg tað eri uttan iva neyðugt attað almenna so ella so eg vera ein partur av einari hondbóltshøll annars haldi eg at ofta hevur mann hug at blanda tingini nokk nógv saman tá mann tosar ern hondbóltshøll so tosar mann um eina ráðstevnuhøll og altjóða hettar og hattar og hitt og lyftir prosjektið kanska langt upp um tað sum tað í veruleikanum snýr seg um og tað haldi eg mann skal vera eitt sindur varin við
tí ja eg skilji væl at tað kann vera trupult at fáa búskapin rundan um eina hondbóltshøvd
men er tað so at tað almenna sigur at tað er neyðugt at hava eina hondbóltshøll so má mann eisini siga at tað er neyðugt at tryggja ein rakstur so ella so

havi sjálvur saman við jakun mikkelsen lagt uppskot fram um at byggja fótbóltshøll veita pálla reynatúgvu hevur eisini lagt uppskot fram um at byggja fótbóltshøll og í løtuni so veit eg at tað eru onkrar ætlanir um at byggja eina fótbóltshøll inni á toftim og tað er eitt prosjekt sum sum fyrireikararnir eru komnir rættiliga langt við og eg haldi at í føroyum er tørvurin á at hava eina fótbóltshøll øgiliga stórur tí atokkara okkara fótbóltsleikarar koma meira og meiri út í ta støðuna at teir verða noyd til at halda seg halda seg í form árið runt og og halda sínar førleikara form árið runt fyri at kunna fyri fyri at kunna vera partur av altjóða kappingum og tað er øgiliga ringt at spæla og venja fótbólt úti nógvar dagar um veturin í føroyum við kulda og regni og vindi og kava og illveðri og sovíðari og tí haldi eg at ein ein fótbólts høll hevði avgjørt verið nakað sum vit frá politiskari síðu eisini áttu at átti at verið partur av og tá ið vit so vita tað at fótbóltssambandið hevur stórar inntøkur uttanífrá og hevur møguleikar fyri at leggja rímiliga nógvar pengar í einar fótbóltshøll so hevði tann uppgávan kanska verið minni samanlagt fyri fyri tann almenna kassan at verið partur hondbóltshøll snýr tað seg fyrst og fremst um altjóða dystir og eg haldi sjálvandi tað er ógvuliga fátæksligt at vit ikki kunnu hava altjóða hondbóltsdystur í føroyum og tí tí haldi eg eisini tað er týdningarmikið at vit at vit arbeiða konstruktivt við tí tankanum um at hava ein hondbóltshøll í føroya í danmark hevur mann haldi eg nógvar av landsdystunum í herning sum ikki er í keypmannahavn men sum liggur uttanfyri høvuðsstaðin langt burtur frá høvuðsstaðnum í veruleikanum og tí haldi eisini at vit fyri at fáa allar føroyar sum partur av hesum eiga at hugsa eit lítið sindur út um høvuðsstaðin tá ið vit tosa um bæði hondbóltshøll og fótbóltshøll vit hava fótbólts altjóða fótbóltsvøllin fótbólts station tórsvøll hann hava vit fingið í havnini og tí haldi eg at túrurin næstu ferð kemur til at leggja bæði eina hondbóltshøll og ein fótbóltshøll onkra aðrastaðni enn í havnini fyri at allar føroyar skulu kanska meiri føla seg sum eini ein integreraðan part av hesum vit vita at strandoyingar hava verið í gongd við at byggja verið í gongd við at fyrireika bygging av einari hondbóltshøll í eina tíð og eg veit ikki um tað er akkurát í kjalavørrunum av tí at teð er komnar sovorðnar áneyðir á býráði í havn um nú í óðum verkum at fara at byggja eina hondbóltshøll tað veit men eg haldi hvussur at tað virkar upp á meg virkar tað eitt sindur provokerandi men sjálvandi tórshavnar kommuna ger akkurát tað sum hon ætlar sær við sínum pengum og ætlar hon sær at byggja eina hondbóltshøll við kommunalum pengum í havn so trúgvi eg tað at øll vilja fevna tí vælkomi men eg hugsi at skal løgtingið vera partur av at bygja eina hondbóltshøll so eiga vit at hugsa eisini út um havnina og hyggi eftir teimum indiativum sum koma aðrastaðni frá og tað er fyri soviðt akkurát tað sama tá ið vit tosa um at byggja eina fótbóltshøll so tað var bara nakrar av teimum tankunum sum eg havi um hetta her harra formaður eg haldi tað er fantastiskt at vit hava slík indiativ í okkara landi og eg haldi at okkara ungdómur sum eru sum haldi er øgiliga frammaliga tá ið vit hugsa um fólkatali ger nøkur ófør brøgd á ymsum øleikvøllum og tað eiga vit eisini frá politiskari síðu at hava eyguni fyri og at vera við til at geva teimum góðar umstøður takk fyrija takk so er tað viðmerkingar fyrst er tað beinta løgu gersovæl ja takk fyrihara formaður meirilutin sigur eisini at vit taka ikki støðu til hvar høllið skal liggja og eg haldi heldsir at hon hevði turliganskal liggja í havn ella hvussu tað er so tað tað taka vit ikki støðu til tað varð eisini sagt at tað er ein stórhøll vit nevna bæði hondbólt og og flogbólt men eg hugsið at spyrja billjustinussen t hann e inni á hesini er nimligan við fótbóltshøll ein stórhøll aso hevði hon kunnað verið brúkt eisini til eina fótbóltshøll um so varð ella líkatað tey krøvini tað veit ilju justinusen sikurt betri henn eg takk fyriilstinsenafyri harra formaður hatta er ein haldi eg ein øgiliga áhugaverdur spurningur eg veit slett ikki um hann yvirhøvur er viðgjørdur av teimum sumhava skil fyri tí eg havi ikki skil fyri tí men hasin spurningurin haldi er sera spennandi og vistu vit hugsa um meginøki um vit kunnu so kalla skálafjørðin og havnina og tey intiativ sum finnast bæðini á toftum og á strondum fótbóltshøll hondbóltshøll vit hava station her vit hava tórshavn kommunu sum ætlað sær at byggja eina stóra hondbóltshøll altso vistukutu hugsa um alt tað samanlagt so er hasin spurningurin øgiliga spennandi
og avgjørt verdur at reisa í teimum røttu forum men nú situr beinta løgjakvøld
ste í mentanarnevndini so eg veit ikki um tað hevur verið viðgjørt ímentanarnevndini men hatta er ein ein áhugaverdur spurningurso er tað erhard joensen takkfyriharra formaður ja nú tókbeint á løgi orðini úr munnnumár tía tað var akkurát tað sum it skuldu til at hugleiða lítið sindur um tað er nokk einki landi í heiminum sum hevur so nógvar íróttítróttar hallir sum føroyingar perkapita
øh og eg trúgvi at tá ið mann
skal til t at byggja eina stórhøll og eina fótbóltshøll so haldi eg at tað allarbesta vildu í hvussu s vera í fyrstu umløg so umfarið verður til at kanna kann hetta gerast í einari og somu høll tí sumbilistinursari rættvísir á hetta skal jú rekast og hallir sum eru so stórar sum hasar tær skulu rekast og og tað blívur inmar vekt altíð ein dýri rakstur og og hann endar so ella sovistað er tað stri í almennir pengar hjá tí almenna so eg veli hvussu fyrisláa at attamafer íbilliesinessen ja sera spennandi tanki eisini teimam hugsar um at
at endamálini eru
ymisk altso ein hondbóltsl høvuðsendamálið er at spæla altjóða dystir ðn tí at sum erhard erhard erhard joensen vísir á so hava vit jú eina ørgrynnu av føllum sum mann brúkar til hondbólt um veturin so tann ítróttin er væl hýst kring alt landið alt árið men og manglar kann mann siga tað ovasta lagið og tað er at kunna spæla altjóða dystir meðan ta er beint øvugt hjá fótbóltinum fótbólturin hevur brúk fyri einari høll sum hvar mann kann venja inni regluliga ígjøgnum allan veturin og hvar ið fleiri fótbóltsfeløg kundi verið partur av tí og og sloppið inn og havt kann an siga eina góða til rættuslagging so at fleiri fótbóltsfeløg kundu gagnnýtt eina slíka høll men tað er ikki við tí endamáli at spæla altjóða dystir fyrst og fremst men til venjingar so tey tingini passa kanska eisini nokk so væl samansíðani er tað heðin sacareiasen maður nú kom biljustinussen inn á fleiri av hasum spurningum sambandi við fótbóltshøln s hevur tað veraá
arbeitt nógv við tí einar skuldi in
gerast í skálapottini og teir verða nógvar kommunur samdar um tað men tað steðgaði kanska í plaseringini men aftur til uppskotið tað er soleiðisnar at at tað sum vití hvussuer í minnilutanum sum eru ein partur av samgonguni nmeinta í hesum førinum tað er sjávani vit eru ikki ímóti tí at mann stuðlar at byggja og so víðari men vit hildu bara tað at vit kenna til at eru kommunur og feløg sum arbeiða við tí og tí skuldi mann kanska farið inn og arbeittu við eit koma við einari skipan eina stuðulsskipan sum mann so gav so nógvur stuðli til ta onkultað byggjaríu og tað sum vit eisini verða samd um tað var tað at tað er øgiliga umráðandi at vistu mann ger tað at so er tað galdandi fyri allar kommunur í tilfaldi at fleiri vilja søkja tað vil sag at vit eru fyri í tí men t tað er øgiliga viktigt at tað verður gjørt líka fyri øll sum hava ætlanir um at gera eina tílíka høll takk fyrija billjustinesen ja takk fyri ja altso eg skilji væl tað at mann onkustaðni má hava eitt prinsipp sum er galdandi og er eins
hjá øll men eg vil siga at tórshavnar kommuna
hon er ikki líka sum nøkra onnur kommunu í landinum hon situr á einum so øgiliga øgiliga stórum pengakassafyrst og fremst ella fyri ein ávísan part so er pengakassin hjá tórshavnar kommunu so stórur tí at vit politikarar hava lagt so nógvar almenna stovnar í havn sum ger tað at so nógvir pengar regna niður í kommunukassan árliga meðan vit mann tosar um smærri kommunur altso tvøroyrar kommuna vágs kommuna klaksvíkar kommuna fyri tað at tað er ein nógv nógv nógv størri uppgáva hjá runavíkar kommunu at fara í holt við eina so stóra verkætlan sum eina hondbóltshøll enn hvat tað er fyri tórshavnar kommunu so ja mann má hava nøkur prinsipur men samstundis so haldi eg at vit yvirhøvur skulu hugsa um at tær inni sum almenn myndugleiki so eiga vit eisini at hava eina ávirkan á hvussu mann skipar aktivitetir kring landið og ikki bara letur alt detta av sær sjálvum niður í havnina
takk fyri ja
takk fyri so er tað næsti røðari sum fær orðið nú er tað annika olsen ger so væl ja takk fyri harra formaður ja eg haldi eg skal líka svara sær ábreislini sum kom frá biljustinussen eitt sindur aftur eingin fer illa av at ein annar ferð væl plag okur at taka til eg haldi ikki tað er so uppbyggjandi at mann legst eftir einari kommunu sum tórshavnar kommun tí at hon er væl rikin og hevur góðar inntøkur ja tað kann eg siga at hon er væl rikin tí hon er fyrsovið skuldafrí og hner í so máta kanska í einari øðrvísi støðu enn okvara aðrar kommunu men fyr tann ikin pjøvist mann ikki at seta kommunurnar upp ímóti hvørn øðrum eg trúgvi ikki at okur byggja nakað gott land burtur úr tí men til málið stórhøllina eg kann gott síggja ta skilagóða í atføroyar fáa eina stórhøll út frá so øgiliga nógvum ymiskum fortreytum og og sjónarmiðun tað eina tað er hetta her við mann hevur tosað nógv um at fáa vinnuferðavinnu til føroyar
ella hava hana meira í fokus enn bara vanliga ferðavinnu hetta her við at hava ráðstevnur og konsertir og annað í føroyum tí at tað gevur meira í inntøku
perferðandi enn ein vanligur ferðandi tríggjar ferðir so nógv leggur ein ráðstevnugestur eftir seg um dagin í mun til ein vanligan ferðandi og sambært wisfarinu eilint so er tað eisini bæði fíggjarliga sosialt og umhvørvsliga burðardygt fíggjarliga tí tað leggur meira pengar eftir seg sosialt tí at tað eisini skapar vitan og leggur vitan eftir seg í føroyum og og skapari netverk og sambond og umhvørvsliga eisini tí at hesi gestirnir ikki fara eins mógv út í náttúruna í fjøllini at at ganga og og og kastka mann siga trampa jørhildi og annað niður so p á tann mátan er tað ein skilagóð íløga at tað so eisini kann sampakkast við ítróttim er bara uppaftur betur tí at okur hava avbjóðingar við at hava alantsdyssu bæði í hondbólti og flogbólti og øðrum tá tað so er sagt so er tað sum eg komi í kjalarvørðunum av hesum uppskotinum kann mann siga tað er at eitt uppskot hevur ligað á borðinum í tórshavnar kommunu at mann skal byggja eina stórhøll skipað sum eitt sjálvsognarfelag og nú er landsstýrismaðurin ikki hebeð men eg hevði hugsað mær at spurt landsstýrismanninum um tað yvirhøvur eri heimild hjá einari kommunu at gera tílíkt samstørv við

privatpartnarskap tað var ikki vanligu sigur at mann landarvinnu og og tað kommunala saman tahevur mann ikki heimild til sambært kommunustýrislógini vistu tað skal vera heilt greitt og tað at mann kann í síðsta enda eisini brúka hundrað milliónir av skattaborgaraspengum uttan at hava fult raðið á hvar pengarnir fara so her eri øgiliga nógv iva spurningar um um tað málið sum kanska er sprottið úr akkur á hesum málinum tí hetta kom á tingborð men men nú fáa ukust at síggja eg ver so eina framløga umstórhøllina komandi fríggjadag so fáa okur at vita hvat hvat liggur í hesum her og um tað livir upp til allar lógir og allar reglur tað tað fára okur so kanska nærri at vita um um tað tá ítrótt er eitt kjarnuting í tí føroyska samfelagnum og tað verður øgiliga ofta sagt ja men nú hevur mann ein langkilovági so pløvust mann iki havan ein langgilo í havn ella mann ætlaðiat byggja eina stórhøl á skála og so skal man ja eina stórhøll í havn eg síggi slett ikki soleiðis uppá tað eg síggi soleiðis upp á t at tað ber væl til at hava ja kanska eina og tvær stórillur tað trúgvi eg uppá at attað hevði ikki í framtíðini verið ómøguligt og eg haldi heldur ikki at tað er skeivt at okur hava ein lang kilo vági eins og okur hava ein lang kilo í havnini okur kundu sæð fyri okum at visti mann segði at men nú havi okur bygt ein fótbóltsvøll l vági so skuli ikk saman fótbóltsfall nakrað aðrastaðis í landinum so trúgvi at ítrótturin ikki hevði verið tað hann var í dag ella at mann segði tá ið ið vág fekk sín fyrsta skúla svimmjihyl fimmogtjúgu metrar skúla hi sum enn tann dag e dag er einasti góðkendi svimjihylur í fimmogtjúgu metrur longd at mann skal ikki hava nakrar aðrar svimjihylar í landinum sum eru fimmogtjúgu metrar eg trúgvi at tað hevði verið ein forðing fyri ítróttina í føroyum so tí hugsi eg at okur slupa ansa eftir at okur siga men okur hava hatta har í havnini ella mann hevur hatta har íg suðuri ella mann hevur hatta í eysturoynni so er tað ikki neyðugt við við tí meira tí eg trúgvi ikki at tað er ein gongleið fyri føroyskan ítrótt ø annars hugsi eg at í mun til hetta uppskotið sum nú samsýlivís ikki er full semja um í í mentanmálarnevndini at mann eigur at taka spurningin upp um kommunalt mveg tí teir kommunurnar byggja ítróttarandleyt sum betala tær seks komma fimmogtjúgu prosent í mvg meðan landið sleppur undan og tað haldi eg ert øgiliga óheppið tí at tað eru kommunurnar sum byggja øll tey andlerkini sum okur hava íll ítróttarandlekini men tey betala emveg meðan landið sum egentliga einki byggir betalir ikki emveg so tað kundi mann so um ikki annað tikið upp kanska í fíggjarnevndini at strika tað kommunala emvg takk fyri harra formaður edvar jakobsen eina viðmerking takk fyri harra formaður eg kundi t hugsað um bara um nøkur av orðunum hjá annika olsen um tað í sambandi við tórshavn kommunu at at tað er so fantastiska væl rikin kommununa tað tað erso tað tað kann vera og tað kann nógva diskussión vera rundan um tað tí tí at eg føli akkurátsum tað tað er ofta so nógvir tað rennur so nógvir peningur niður í kassan at at har er bara so ófatiliga nógv at gera gott við eg hugsaði í sambandi við ta stóru høllina tá bleiv tað bleiv tað sagt av av kommunustýrisliðuni í havn at tað kundi ennatso tað føldist ikki so gott tí mann kanska bleiv noyddur at taka eitt lán og og tað sigur bara hvussu peningasterk hendan kommunan er í forháld til at aðrar kommununur kunnu snakka uppi í og tað er jú eisini soleiðis at tað ótrúliga nógvir pengar runt í landinum sum renna niður í kassan í havn alt tað sum fer um um kaikant í havn frá øllum øðrum og tað hevi kanska verið lítið at farið um kaikantin visti eg ikki koma aðrastaðni frá so mann hevur kanska heilt aðrar primissur

annika olsen ja takk fyri harra formaður ja tað er rættat
at tórshavnar kommuna er í einari serstøðu her býr helvtina av føroya
fólki og her er tann stóri fólkavøksturin tað her ið hanngongur fyri seg og sjálvandi sæst tað aftur í skattainntøkunum og eisini í í øktum partafelagsskatti og so framvegis so eg havi fulla virðing fyri at støðan er øðrvísi kring landið men mítt poeng var bara tað at eg eri eitt sindur móð orsaka harra formaður av at hoyra hvussu gott mann hevut í havnog nú skal havnnm ikki hava meir og nú skal havnin ikki hetta so og sklt minnast til at okur eiga øll havnina havnin er høvuðsstaðurin hjá okum og mann fer tað ikki betur úti á bygd fyri tanskilt at tað gongur verri í havnini ella við sæhanum bleivi skuldarbundim ella viðhavnum kommunukassin í havnini forforlitt vist tað skuldi komað har til hvat eg nokk ikki vænti at hann ger men bara fyri at at fólk skilja upp á angi at okur byggja ikki land við at seta økini upp ímóti hvørjum øðrum tað er ikki ikki serliga skilagott og tað er ikki serliga konstruktivt takk fyri harra formaður so er tað jaspur langoard gersv

ja takkfyrihera formaður eg skal ikki leingja hetta orðaskifti tað stóra men eg hugsi bara tað líka nevna at eg haldi ati akkrát henda her verkætlanin um at landið eisini tekur sína ábyrgd av at fara inn og byggja stórhøllur ikki taða landið skal byggja tað men á landið eisini stuðlar undir og tað er tar kanska mann kann siga er eitt lítið sindur skeiv orðing í hesum her tað ljóðar sum um at tað er landið sum skal byggja o eghaldi tað er viktigt at tað er ikki tað e haldi taðer vit hava klára at kommunurnar hava megnað øgiliga væl atútbygdu tey ítróttarandlegg sum vit hava bæði svimjihøllur og høllir og fótbóltshellur og vit kundu hildið áfram so tí haldi at tað er viktigt at tað er er uppgávan hjá kommununum men at landið samstundis eisini stuðlar undir eg haldi tað er eitt sindur harmiligt at vit ikki vit hava snakkað um heta her í øgiliga nógv ár eg veit ikki um tað er verið tjúgu ár ella hussu langt aftur vit skulu tá ið tað kemur til stórhøll og g haldi at ta eitt sindur harmiligt at vit sstatvek í tvey túsund og einogtjúgu standað og vit enn ikki komin á mál vit uppliva stadvekk at vit hava fingið góð úrslit vist vit taka hondbólti so uppliva statvekk at hann verður spældur heimadystin
hjá okkum spældir uttanlands og tað haldi eg at vit sum samfelag eiga ikki at kunna liva liva við so eg haldi at tað er viktigt at
vit gera okkara til og eg haldi ein øgiliga góður og einfaldur máti hjá samfelagnum ella landinum fari inn og siga men vit vit kunnu vera við til at lata okkara part tað kundi verið ein triðing tað kundi verið tretivu prosent tela trý ontivu prosent til okkur sovorðir sum segi ta men tað betalir landið inn í eina sovorðna ætlan og so hevur kommunurnar og privatir aktørar eisini møguleikar til at vera við eg trúgvi tað ger bæði tað at mann fær fær betri høllir og eisini kanska tað at vita eisini atað er kommunurnar sum skulu bera raksturin aftaná ella raksturin skal bera seg sjálvur og tí haldi eg eisini tað er viktigt at vit at vit ikki taka størri ábyrgd enn neyðugt men hinvegin er tað viktigt at nakað hendir so eg hopi at vit veit at landsstýrið hevurið arbeitt við nøkrum hugskotum og nøkrum møguleikum og eg hopi at tað bera mál soleiðis at at hetta kemur eitt sindur víðari innan fyri hetta her øki eg trúgvi eisini at vit innan fyri komandi tvey trý árini koma at síggja kanska eini tvær ymiskar øllir tað havi veg bæði snakkað um hondbóltshøll vit eisini snakkað um fótbóltshøll at vit hava klárað okkum væl innan fyri bæði bæði økir og tí haldi eg kanska mann kanska klárar nøkur ting saman men eg veit eisini at tað er nøkur ting sum ikki bera til a leggja saman eitt annað sum er tá mann snakkar um fótbóltsøll so eru tað eisini nógv við við frælsan ítrótt bæði tá tað kemur til rennibreytir og og og annað og ta vil siga tá tá kemur áskoðaraplássini at koma øgiliga langt burtur frá tí sum gongur fyri seg hinni ímiðjuni og tí er taðeitt sindur ringt at kompinera bæði fótbóltsog hoyndbóltsvøllir so eg hopi at at hetta verður um tað ikki verðu akkrát hetta uppskotið men at vit koma at á mál við hesum takk fyri ja so er tað nakrar viðmerkingar annika olsen fyrst ja takk fyri harra formaður ja eg eri púra samd viðvið jaspur langaard í hansara sjónarmiðjun og nú fekk eg ikki sagt tað í mínari røðu men eg eigi kanska ikki at siga tað sum fyrrverandi borgarstjór í tórshavn kommunu men eg hevði ikki verið ímóti at ein stórhøt tann fyrsta stórhøllin bleið bygt eitt nú á skála ella ella á strondum ella hvar taðn ú skuldi verið tí hon kemur fyrr ella seinni í havnini tað eri eg slett ikki iva um og tað hevði eg eisini unt esturingum ella norðoyingum ella hvar hon nú bleiv staðsett at at tað bleiv ein stór høl bygd tað er so ikki komið víðari við tí men eg haldi at okur skula royna at at fegnast hvørt um annað og um tað er havnin ella tað er onkur aðrastaðni altso tað tað er tað er har ið eg haldi trupulleikarnir ofta eru hjá okkum at mann druknar í mes sunnilsi altso tað tað haldi eg sera óheppið tað tað gagnar ikki málinum ja spurlangard ja takk yr hera formaður takk fyri annika olsen eg eri púra samdur eg haldi tað er viktigt at mann ikki tosar akkurát um hvat matrikkulde er og beint nú
haldi at eg veit um at tað viði alment frammi at havnin arbeiða við onkrum eg veit
eisini á strandangar arbeiða í onkrum og eg veit eisini at nes kommuna har eisini nakra aktørar og eg haldi tað er bara ein fyrimunur tað at vit hava nógv angaskeraði fólk nógv fólk sum vilja okkara samfelagi nakað tað kann gott vera at ikki tríggjar høllir standa uppi um um trý ár ella fimm ár men tað at tit gongd í ogat tað er nógv sum hava eitt indeativ nógv sum vilja dríva nakað fram tað ger so tað at vit kunnu hopa at innan fyri stutta tíð hava i eitt prosjekt takan vit sum til dømis tað sum var á svangaskarði tá byrjaði fótbólturin har inni og tað helt eg tað riggaði øgiliga væl kanska tey bestu úrslitini hava vit eisindi skapt har nú hava vit eisini eitt eitt station sum vit hava her uppi í havnini sum vit eru sera stolt av eg haldi tað ber væl til at byggja spakuliga samfelagið út og vit síggja pláss fyri báðum høllinum takk fyri jóhannes joensen takkfyr har formaður ja eitt sindur forverandi at hoyra jaspur langoagd og anikaolsen tey eru sov nógv fyri hesigu høllini og men samstundis so er landsstýrið ella umboðini í landsstýrinum ímóti høllini
í mentanetinum so eg gangi út frá tær
tí tá jaspus nakkar um at landskoyarar við í tretivuprosentum so er tað meirilutan í mentanarnevndu og untir andstøvun sum vil hava taðg frá so atskoðan væl fyri ptmja takk fyri harra formaður takk fyri jónes joensen at tað sum mann kann siga er at visi vit hyggja eftir uppskotunum so stendur tað at samtyktar at byggja stórhøll og eg veit ikki um um umspyrjarin skilti spurningin men eg haldi tað er øgiliga viktigt at tað er ikki landið sum skal byggja hesa stórhøllina ptið skal venda soleiðis at vit hava nøkur økir tað verður kommununir eta nøkur idiativir út í økinum sum fara inn og byggja hesar høllirnar og so tekur landið og stuðlar so eg eri við upp á tað men problemið hetta uppskotið soleiðis sum tað sær út nú ella uppsot til samtyktar so vendir tað skeivt takk fyri eini johannesentakk fyri hara formaður ja nú er jaspur langord inni
ja tað eru nógv hugskot og nógvar ætlanir úr fólkum
brenn inni við ummi ymsar karmar til ítrótt og nú verður nevnt til dømis at mann hevur eina skipan við mg frítøku í dag men at so er ikki rættast at visti er tað at tað er ikki nokk at mann finnur eina skipan sum fevnir um alt og har landið kanska ikki fer inn í einstøkum førum kanska og fíggjar men heldur mann finnur eina onkra skipan har mann kanska er við til at hjálpa ella stilla í gongd á allar tað er tað ætlan mann hevur takk fyri

jaspurlanguard ja takk hera formaður tað er akkurát soleiðis sum beini johannesen sigur tað e akkurát tað tað snýr seg um eg haldi tá ið vit í dag vita at tað eru trý ver tríggjar verkætlanir sum eg kenni til tað kann gott vera teg fleiri tá ið vit síggja tað og tey sum arbeiða við teimum verkætlanum vita tað men vit hava nú skaffað okkara hálvfjerðs prosent av tí eginkapitalunum sum skal til jamen so vita vit eisini at landið kemur inn við síðunum tretivu og tað er har tað tað tað snýr seg um tað er at mann skal hava nakrar fastar karmar óðansæð undur av strondum á toftim ella her í havn ella onku aðrðastaðnis takk fyri jatak bjørst samuelsen fær orðið

ger so væltakk fyri harra formaður eg fari ikki at leingi um eitta orðaskifti bara líka eftirlýsa lítið sindur av størri hugsjónum kring hettar at skapa nakrar karmar fyri kann man siga ítrótt í føroyum á altjóða støði eg haldi ati tá eg lesi álitið hjá umboðini fyri samgonguna har tey vísa hetta hetta er ein kommunal uppgáva hetta er ikki nakað landið skal fara inní so haldi het tað vera eitt sindur hugstoyttí

te hugsa sjálvandi um sínar borgarar og at fáa karmar mann kann taka eitt fantastiskt dømi fram sum langkilom í vági tá ið eldsálur í í vági eldsálur og suðuroynni tók lógva tegg saman og fingu gjørt eitt langkilo har nú er mann so undanfarna býra í tórshavnar kommunu syrst tí at tað kemur ein ylur í havnini tað er fantastiskt tað hevur manglað í minst ja tjúgu ár ella meir men harvið fær mann
tarmar til svimjingina vit vita okkum tørvar tað til fótbóltin okkum tørvar tað til hondbóltin okkum tørvar tað ikki minst til frælsan ítrótt at hava innarlukkaðar marghøllir við tí veðurlagnum
u vit hava í føroyum so kann til dømis frælsi ítrótturin er øgiliga givin upp til skuotla í mun til ein stóran part av árunum tá ið mann ikki hevur ta røttu innandýrarkarmarnar og fær mann til íslands bara fyri at fara til eitt av okkara grannaeinum av okkara grannatjóðnm har tey heldur ikki eru so fjølment so sær mann hvussu virsonert mann virsionerman í veri í mun til til nógv harrans ár síðani tey fingu fleiri í hasum her máltíhøllinum innilokaðar u ikki ne vendog víss øliga dýrar men sum høvdu umstøður til kanska fyrst og fremst fótbóltin men ikki minst eisini til frælsam ítrótt so eg eri púra ósamd í at landið onga ábyrgd hevur tá tað snýr seg um nú tosa vit teg um felagskarmar fyri alt landið altso vit tosa um karmar har ið ítróttaíðkarr frá øllum føroyum skulu síggja tað sum sínar umstøður og eg eri ógvuliga samd í viðmerkingum í uppskotinum sum høgni hoydal hevir orðað at tað er fyrsovit ikki so týdningarmikið hvar hetta liggur bara tað liggur soleiðis at flest møgulig ítróttafólk fáa glaðir av tí eg haldi ikki at vit haa hesin høga løgtingið eigar at vera nøgd við at okkara hondbóltsleikarar í á altjóða støði sum tey hava strýst seg upp til eg haldi at mnn kann siga ímótiøllum átsum at tey skulu spæla framhaldandi skula spæla sínar dystir uttanlands sína heimadystir altjóða heimadystir uttanlands tað áttu vit ikki at verið nøgd við altso eg skal líka minna á at vit sita og og og játta fyri hundraðtals milliónir og ein dá milliardaupphæddir í summum førum til útbyggingar okkara infrakervi og hetta er okkara infrakervi í mun til ja bæði e sjálvandi í mun til ítróttina í mun til føroyar sum land at at vísa okkum úta til hvat vit sum land megna men heta er sanniliga eisini visti mann tekur tað heilsuliga perspektivið í mun til at eggja til at føroyingar íðka nógvan ítrótt og eisini at vit loyva okkum at hava stórar mbni so eg eri hørm um at mann ikki onkursvegna kanska er eitt sindur meira hugsónarligur í sínum viðmerkingum og og og vísir á at hetta er andstøðu uppskot tí eru kanska ikki so bilsin av hata iki fær n umtøku men eg haldi ikki at mann kann skúgva tað bara yvir kommunurnar g siga at hetta eru kommunurnar sum eiga ábyrgdina tí tað før jú so bara við sær at tað eru nakrar sterkar kommunur sum fara at fáa bygt karmar til síni ting men mann manglar tað stóra heildar perspektivi landsliðini eru ú fólk frá øllum landinum altso landslið er ikki at liðhja havnini ella liðð hjá tvøroyri ella litja klaksvík ella altso vit vit skulu hava nakrar karmar sum veruliga kann lyfta hondbóltin men eisini aðrar ítróttagreinar so ja eg vóni at onkur í andstøðani kanska fær hug at umboðsleyma seg og hetta er nokk so ófarligt at taka undir við tí hetta er bara nakað við at setast niður og gera hana við seneur ætlan fyri eina meirkøll í føroyum sum landið eisini hevur ábyrgd av takk fyrija annika olsen ein vimja takk fyri harra formaður ja eg kann gott skilja sjónarmiðini hjá bjørt samuelsen um at landið onkursvegna skal hava eina størri aktju tí at eg kann vera eitt sindur bangin fyri við kommunurnar í hvør sínum lag byrja at at uppfinna áhugaverdar konsirvatiónir sum kanska ikki er innan fyri lógarrennarakarmar men tað sum eg haldi er er øgiliga viktigt at pointera sum bjørt eisini eftirlýsir tað ta stóru hugsjónar við einari sovnari hødl sum fyrr ella seinni ferð at koma tað er at hetta kemur at skapa fleiri inntøkur við tað atkunna fáa fleiriráðstevnur fleiri konsertir fleiri ítróttartiltøk hetta eru fólk sum geva nógvar pengar til føroyska samfelagið eg havi eitt gott dømi at har var ein ráðna ein læknaráðstevna herfyri fýra hundrað læknar í eitt vikuskifti fimm milliónir lógu eftir seg her í tórshavnar kommunu eftir pengar direkta í kassarnar og tað er tað sum eisini onkursvegna manglar í diskussiónina hetta her gevur nógvar pengar eisini við inntøku vist mann dugir at brúka tað bjórs samelsen takk fyri ja tað er sjálvandi púra rætt sum anikolsa tingkvinnan sigur og og mann kann eisini hyggja aftur til vágs eftir markollini
har sum attur eru altso tað er
ikki nøkur øgiliga kann mann siga yvirdrivið fense ella yvir drivið dýrhøll men hon er ógvuliga ógvuliga funktionell og longu higartil hevur mann havt eina langa røð av tiltøkum har børninir kunna koma frá øllum landinum luttikið har laga og kunna koma uttanlands frá og g luttikið kappingum og so frameftir so tað er eingin ivi um at karmar skapa møguleikar vit kenna tað eisini frá nøkrum ja mann kundi tikið norðurlandahús sum dømi men altso bara tað mann kann tiltrekkja sær so nógv altjóða nøvn innan fyritónleik til dømis ella einaferð list tað kamman visti mann hevur teir røttu karmarnar og tað er akkurát tað sama ítrótti so eg trúgvi upp á annikaolsen hevu rætt tí at tað eisini skapar eitt inntøkugrundarlag men eg annars haldi at land og kommunurir áttu at gingið saman og so hevur felags gjørt eitt prosjekt sum var í staðin fyri at kommunurnar nú kanska fara at kappast takk fyrigjóni nóls joensen harra formaður ja áhugavert sum sum bjørt samulsen førir fram hetti her við at vit eiga í hesum førum at lyfta okkum eitt sindur hægri uppum
um tí at vit standa tað er eingin leið
a at øll landsniði hjá føroyum standa seg øgiliga væl í altjóða kappingum tað verður seg allir ítróttir vilja siga í føroyskum í tó sum hevur litt seg rættiliga nógv fram men vit vit skulu koma ta stigið vit standa á gáttuni til at koma í dankappingar altso tann næsta stigi er á gottuni bæði innan fyri hondbólt og fótbólt tí hugsi eg at tann tann loysturin sum sum sum bjer sónesen førur fram her at eigur at verða serliga fyri at fáa ta fyrstu stórhøllina og tað fyrstu fótbóltshøllina eigur at vera ein partur sum sum land og kommunu eyu a ganga feløgu so hava vit tað grundarliga arbeiðið víðari frá tí so at vit koma í ta næsta stig sum royasum føroyskbæði hondótfótbólttakk fyri bóhaja takk fyri ja eg kundi hugsað mær tikið upp á tag tráðin frá jáðni altso at eg haldi nettaupp at landið kommunur skulu seta seg saman og og finna útav hvussu kunnu vit í felag síggja eina eina stóra marghøll sum eru til gagns fyri alt landið og eg haldi at vit man hyggur søguliga eftir teimum sum veruliga hava verið ódvitaar og og gjørt
tað stóru gjøgnumbrotini í føroyum so mann kundi nevnt ein av okkara
kendast ti svimjarin vit mankundu eisini nevnt eina okkara kenda schondbóltsspælarin so hevur felags fer teir verið atgongd til karmar at venja í og tað er ikki øll sum hava tað tey kunnu fara hvønn dag fleiri frum dagin í ein svimjihil ella og ella ella í í eina ítróttarøll men um mann so hugsar eitt sindur víðari vist menn so hevur teir rættu karmarnar til ítrótt meira altjóða støði so er tað eingin ivi um a aatgongdin til tað skapa nakað í sær sjálvum so tað verður ikki bara tað verða nógv fleiri úrmælingar og úrmælingarlið úr føroyum vistumann farir tær røttu karmarnar so eg mæli løgtingin til hóast frámæli frá samgongulimunum at atkvøða fyri takk fyri

ger so væl ja takk fyri harra formaður nei nú skal eg heldur ikki blíva við at leingi um hetta orðaskifti men eg havi hug at leggja eitt ting afturat í mun til stórhøllina eg haldi at tað manglar eitt lítið sindur í í tí breiðu diskussiónini hvat hon eisini endamál við einari sovornari stórhøll eisini er tórshavnar kommuna hevur trý tað síðstu árini havt eitt øgiliga gott samstarv við vestetfar og ailend har okur hava stuðlað millum annað ráðstevnum við pengum pr hódd altso vist tð er eitt ráðstevna sum kemur til føroyar so hevur tórshavn kommuna stuðlað teimum luttakandi tí at okur síggja tað at tað er skilagott í teimum periotunum har ið okkara hotellur her í høvuðsstavnum standa heldur tóm og tað er kanska mest um veturin um várið og um heystið í hásisongin er einki problem so tað sum kommunan her hevur gjørt tað er at stuðla stuðla ráðstevnumhvat ska mann siga í lásisong soleiðis at mann altíð kann hava fullan kapasitet á teimum nýggju hotellunum soleiðis hevur kommunan arbeitt saman við vinni so tað er eitt slag av einum vnd
samstarvi sum eg haldi er øgiliga skilagott eg haldi bara at tað er øgiliga vandamikið tá mann fer inn og
og ov ger íløgur í bygningar har ið har ið ognarskapurin og ræðisrasmin kanska verða eitt sindur ógjøgnumskygdur tað er tað sum eg havi eisini víst á í í í mínumeinum lesarabrævi herfyri har eg kann óttast at at mann fer inn á ein skráplan tá tað kemur til til akkurát tað men stórhøll og prpekperspektivini í einari sonar stóhøll eru eru rættiliga nó skilagóð og eitt afturat sum stuðla kommunan sjálvandi eisini ítróttatiltøkum stórum kappingum sum eru í kommununi í lágárstíð eisini út frá smu vise at mann kann hava fullan kapasitet á hotellinum sum verða verða bygd okur hava eitt fyri at flyta okum yvir til nakað annað okur hava eitt kompleks her í høvuðsstaðnum sum eitur tórsvøllur tað hevur verið eitt samstarvi millum kommununa og og fsf gjøgnum nógv ár gjøgnum fleiri borgarstjórar sum hava sitið í tórshavnar kommunu sum hava lagt sítt til tað statiðin sum er nú og tú verður eitt øgiliga gott samstarv við við fsf tað er so á ítróttarøkinum og og har er tað soleiðis at tann partin sum fsf hevur staðið fyri har úr tað verið emvgfrítt men tann partin sum kommunan hevur staðið fyri hevur mann betalt hesi her seks komma fimmogtjúgu prosentini í mvg tað er eitt fyrsta stig okur kunna byrja at strika tað sum um hetta uppskotið ikki verður samtykt her í dag so vilja heita á fíggjarmálaráðið og á fíggjarnevndina at taka tann spurningin upp um at hjálpa kommununum tí hetta er ikki tað síðsta prosjektið sum kommununi t fara at byggja vit byggja ítróttarandløk alla tíðina og tað er eitt sindur av havt um beinini hjá kommununi at sla betala betala hetta her mvegð afturat takk fyri harra formaður jóhannes jensen eina viðmerkintakkyharar formaður ja eg hugsi bara at fyri mítt viðkomandi er tað soleiðis at eitt hvørt land við respekt fyri sær sjálvum eigur at kunna hýsa øllum ítrótti í landinum og tá ið ítróttafeløg ella ítróttirlandslið mugu uttanlanda leika sínar dystir tá haldi eg mann eigur at vakna tí at allan ítrótt eigur at kunna hýsa it tt egnum á landið eg skal kallast orðti land takk fyrilsenja takk fyri harra formaður eg eri púra samd ítrótturin í føroyum hevur sprongt teir karmar sum eru tey eru blivinkanska mann siga te hava klárað seg ómetaliga gott pátross av karminum um tað er pálsuður í vági í eini fimmogtjúgu metrar skúla hyli ella tað eru hondbóltsdreingirnar uppi í hoyvíkini sum hava spælt í í hoybíkshøllini at tipa tross av kørmunum at ter eru blivin so góð men tá ið tað so sagt so hevur mann skyldi til sum land at geva teimum tað aftur at tey kunna spæla sínar heimadystur í føroyskum umhvørvi við føroyskumáskoðarunum og føroyskum stuðlum sum kunna bera teir eisini tað síðsta á mál soleiðis at at ter kunna bera sigur hon heim
tað skilji eg ómetaliga væl tað skulu kr eisini arbeiða fram mótiðn
eg harmist um at teimum bygdustórhøllin á hálsi at hon ikki legk altjóða krøv at mann ikki kekkaði tað ordiligt av og og syrgdi fyri at at tað bara mál tað tað gjørdi ma antso ikki men mann hevur eina fína høvl ídag sum er í karmuri og nógvar kappingar og og tað er so gleðiligt við tí men har hevði mann møguleika fyri at fáa ein sum hevði lokið øll altjóða krøv takk fyri harraformaðjatakkso vóru

orðaskiftið er enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum og her er ikki nakað broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað bleiv lagt fram ger so vælakarseyja so eru vit liðug at atkvøða málið ír fallið tað er tíggju atkvøður fyri trettan ímóti eingin er blonkt so er málið fallið og avgreitt
a løgtings vit koma so til ta seinastu viðgerðina í dag tað er onnur viðger av løgtnsmál nummar tólv tað er uppskot til løgtslóg um filmsgrunn landsins hvør biður um orðið tað verður fyrst beinta løga jacobsen ger so væl ja takk fyri harra formaður øeg skal lesa viðmerkingarnar hjá meirilutanum í mentanarnevndini tað er í málinum løgtingsmáli nummar tólv tjúgu einogtjúgu uppskot til løgtingslóg um filmsgrunnlandsins tað eru løgtingsmenninir ella løgtingskvinnurnar bjørt samuelsen og beintaloyv jakcobsen sum vegna tjóðveldi hava lagt málið fram sjeynda septembur tjúgu einogtjúgu og aftir fyrstu viðgerð tíggjunda septembur tjúgu einogtjúgu er tað beint í mentanarnevndina meirilutin í mentanarnevndini tað er jóhannes joensen bjarni kárasom petersen djóni nolsø joensen og beintaá løgu hava hesar viðmerkingar undir viðgerðini er komið fram undir viðgerðini er komið fram at áhugin fyri føroyum sum filmslandið er vaksandi fleiri útlendski sjónvarps og filmsframleiðarar hava leitað sær henda vegin fyri at kunna fyri at kanna viðurskiftini tá teir raðu um staðseting og upptøkur og annað longu nú hevur stórir filmsframleiðsla verið í føroyum hetta varð tó upptøkur til nýggjan jacese bond film vórðu gjørdar í føroyum umframt arbeiðið til teirra ið starvast í filmsvinnuni so er nevndini upplýst at hesar upptøkur eisini høvdu inntøkur við sær til aðrar vinnur millum annað gistingar um matvinnuna eisini eru upptøkur til
huser ein autron gjørdar í føroyum og har hevur løgtingið játtað fýra milliónir av krónur til hesa filmsverkætlan verður filmsgrunnir lantsið settir á stovn fyr hett at stuðla undir og menna føroyska filmsframleiðslu so talan kann gerast um eina vinnu ið kann kasta pening av sær og sum fór at hava við sær inntøkur til aðrar vinnur harumframt fer hetta at styrkja møguleikan hjá føroyingum at vera við í stórum útlendskum films og sjónvarpsupptøkum filmsframleiðsla er eisini eini týðandi táttir tá tað ræður um at varðveita og styrkja føroyska samleikan mál og mentan okkara og listarligu førleikarnar innan film tí er umráðandi at játtanin til filmsframleiðslu veksur so filmskrunn r føroya innan eitt áramál hevur tíggju til tólv milliónir krónur árliga at lata til filmsframleiðslu umráðandi er við einum skotti ella armslongd millum politisku skipanina og filmsframleiðsluna og filmsgrunnur føroya hann skal skipast við filmnevndarlimum sum skulu hava hollavitan og kunnleika til film og fmsframleiðslu og hetta er eisini við til at tryggja armslongd og at atlit verða tikin til filmskunnleika heldur enn politiska áskoðan landsstýrismaðurin velur fimm limir eftir tilmæli frá fimmstovnum og undir viðgerðini eg komið fram at skilagott hevði verið um kringvarp føroya skal tilnevna ein av nevndarlimunum í staðin fyri fróðskaparsetur føroya tí setir meirilutin fram soljóðandi broytingaruppskot í grein tvey stykki eitt fjórða punkt verður fróðskparsetrinum broytt til kringvarp føroya og við hesi broyting verður tað í staðin fyri róðsverður tað í staðin fyri fróðskaparsetri so kringvarpsføroya ið verður ein av teimum fimm tilmælandi pørtunum og við hesum viðmerkingum tekur meirilutin undir við málunum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið ja nú koma ein viðmerking bjørt samuelsen gerso væl takk fyri eg ætlaði takka beintoløgu jaobsen fyri arbeiði sum hon er gjørt nevndina men eg ætlaði eisini at spyrja um at ger eina broyting har mann vil hava kringvarp føroya inn í nevndina og har ætlaði bara at spyrja altso í staðin fyri fróðskaparsetri ætlaði bara at biðja beint lovi jakobsen grundgeva eitt sindur fyri tí tí ati mín fyrsta hugsan var kanska at kringvarpi ht taðg ú har nógvir førleikar eru í hesum økinum tí er tað ógvuliga væl skilligt men samstundis hugsaði eitt sindur at kringvarpið skal jú eisini vísa hesa filmarnar og so frameftir altso er tað er tað serliga altso heldur beinta jacobsen leva jacobsen kann blíva ein avbjóðing viðkringvarpið altso í mun til óhefnið hugsig hevur man diskutera tað men tað er heilt sikkurt er har nógvir førleikar á hesum økjunum eri eg takk fyri jatakk gerso væl beintarløvi jakobsen ja takk fyri ja eg skilji vælat tað kann seta spurningar við um hetta her við heftinum tá ið ið eins sum skal velja limirnar so kanska seinni g skal vísa hendan filmin men tað kom fram undir hoyringunum at hava mett at vera tað skilabesta loysnin tí at haðer har í nógv av kunnleikunum í mun til hetta við filmsframleiðslu
er tað eru í kringvarpinum og harumframt tað at
krngvarpið jú javnan er partur av verkætlanum aftan við at læna útgerð ella læna starvsfólk til verkætlanir og so framvegis men eg skilji væl hvar ið spyrjarin er og tað má mann sjálvandi tryggja at tað ongantíð verður ein trupulleiki men altso tað var tí at tað kom nógv fram undir hoyringunum at tað va tað skilabesta at kringvarpið skuldi velja eini nevndarlim tí tað er har sum ekspertisa er ikki sagt at fróðskaparsetan ikki eisini veit eitt sindur um tað takk fyri ja takk so er tað beinir johannesen sum fær orðið ger so væl takk fyri eg skal lesa álitið hjá minnilutanum upp minnilutin beini ohannesen edva jacobsen heðinceghareasen hava hevur
hesar viðmerkingar
filmsvinnan hevur verið í stórar menning seinastu árini og áhugin fyri føroyum sum filmsland er stórur serliga aftaná leiklutin hjá kalsoynni í seinasta jans bonfilminum filmsva hevur eisini nógv avloyst virksemi serliga innan tænastuvinnuna og tí er tað týdningarmikið at vit skapa góð korð fyri filmsvinnu og skapandi vinnugreinar annars vit hava í dag tvær skipanir tá tað kemur til film afturberingarskipanina og stuðulsjáttanin til film fíggjarlógaruppskotinum fyri fíggjarárið tvey túsundo tveyogtjúgu hundrað túsund krónur játtaðir avtrað til stuðulsjáttanin til film fyri at varðveita menningina av filmsøkinum samgongan hevur ikki ætlaninr um at stovna nakra nýggja skipan ella grunn til filmsvinnuna men heldur at styrkja tær verandi skipaninir so vit eisini eru kappingarførar á hesum økinum í mun til grannalundini við hesum viðmerkingunum tekur minnulutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið takk fyri harra formaður
ja takk so er tað bjørt samuelsens
sum fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður hetta er sjálvandi eitt uppskot sum liggur míni hjartaðøgiliga nær hetta uppskotið sum snýr seg um at gera hendan filmsgrunnin er nakað sum vit í veruleikanum hava umrøtt og umhugsað í í í longri tíð tí ati vit hava jú ein mentanargrunn og eg minnist frá tí tíðini nú er hesin henda játtanin til filmsgerð eg faktiskt komin áðrenn eg kom í løgtingið hon kom nøkur ár ein einm tvey ár árm haldi eg men eg eg havi gjøgnum árini roynt at sett meg væl inn í tað kjakið sum hevur verið eisini í mun til tað filmsálitið sum varð gjørt í sínari tíð orso frameftir og eg haldi lagið heilt greitt í kortinum at mann upprunaliga hugsaði eina skipan allar hesa tað eru fleiri orsøkir til tað tað handlar nokk so nógv um at professionalisera tað at hava ein filmsgrunn í dag er tað ein játtan undir landsstýrismanninum og tí kann mann sígg
fígjaóhepnar støður sum tvær ferði meðan henda samgongan hevur sitið at landsstýrismaðurin hevur verið inni og gjørt um tað tilmæli sum ein faklig nevnd hevur er komið til men men
mundi sagt tað tað riskera mann sjálvandi tá ið tað er ein játtan beint undir landsstýrismanninum og eg kann væl skilja at mann í sínari tíð valdi ikki at gera ein filmsgrunn beinanveg tí tá vóru pengarnir so lítlir sum vórðu settir av tað byrjaði jú við einari rættiliga lítlari upphædd uppá nakrar fýra hundrað túsund og í dag er tað so komið upp á nakrar milliónir og vit royna at fáa okkara mál er at vit skulu koma heilt uppá tíggju milliónir vit eru ikki ein gong komin í helvt enn verr ennso íst tað men men tað er so málið upp á longu sygt og og tá haldi eg mann í komin eisini upp í eina stødd í pengum tá ið mann er komin upp á nakrar milliónir so eigur mann líkasum eisini at gera skipaninar rundanum hetta meira professionella eg haldi væl mann kundi rikið tað saman við mentanargrunnunum ella líknandi ella tað kundi verið filmshúsi sum umsata hetta her filmshúsið er jú ein ein sóldsins søga sjálvum sær tað bleiv sett á stovn undir undanfarnu samgongu og og har er hevur mann hesa afturberingarskipanina sum eisini er øgiliga kann mann siga stutt hugsa higartil altso sjálv skipanin er ordiliga góð men mann hevur bara sett tvey hundrað túsund av á fíggjarlógini til afturbering í fjør hendi so tað góða tað lukkaðist politisku skipanini at semjast um at at seta fýra milliónir krónur av til afturbering til trom hetta merkir so harra formaður at filmsrøðintrom sum er seld til sjónvarpsráðsið í fleiri londum er framleidd í føroyum hon er liðugt hon er ikki liðug enn men hon er upptøkurnar í føroyum eru lidnar altso tað er eitt avintýr enn á aðrari ferð og hugsið tykkum løgtingið setti fýra milliónir av hetta var meðan helgi abrabsen sað sum landsstýrismaður í í vinnumálanum og løgtingið játtar hasar fýra milliónirnar men fyri at fáa tær fýra millióninar so eru sekstan milliónir brúktar til filmsgerð í føroyum altso eingin króna verður játtað í afturbering tí eftir afturbering á mvig uttan so at pengarnir eru brúktir frammanundan í føroyum dokumentera og tí haldi eg vit áttu at tikið att kjak uppharra formaður burtur frá at eg haldi mansn skuldi gjørt sum vit mæla til hesum uppskotinum at lata filmsgrunnin játtanina at hækka upp í tíggju milliónir yvir tey komandi árini vit kundu hækka tað við ein hálvan millión um ári men afturat tí so áttu vit at umhugsað at hendan her afturberingarskipanin skal vera uttan mark alto at vit ikki bara skulu siga at hon bara kann vera tvey hundrað túsund ella sum í fjør fýra milliónir tí at hetta snýr seg um at fáa virksemi til føroyar sum annars ikki hevði verið her og og tað leiðir meg so til at akkurát sum við hesiri stóru høllini í áðni vit mugu vera eitt sindur virson her og tí er ein spurningur hjá mær til nú nú kann landsstýrismaðurin ikki vera her í dag men vistihann hevði veri her so hevði vil jað spurt hann hvat ætlar mann við trom til dømis mann veit at tron ferð at verða framleidd í eina røð afturat men mann hevur á fíggjarlógini ikki hækkað hesa her afturberingarskipanina tað vil siga at ein ein avleingantíð verður sansýnvís at næsta røða verður framleidd í íslandi til dømis hvat vil mann við filmi altso vil hendan samgongan halda fram við tí við sjónunum sum eg haldi at undanfarna samgonga póul mikkelsen var landsstýrismaður í vinnumálinum tá eg haldi at vit høvdu rættiliga stórar vi sjónir sum vit førdu út lívi um film og í veruleikanum við sjónir sum eisini vóru úthugsaðar nógv ár frammanundan gjøgnum millum annað á álitið um kreativa vinnu og álitið longru aftur í tíðini um filmsvinnu eg haldi ofta harra formaður vit mangla akkurá hetta her at at hugsa langtsikta í mun til tey ymisku tingini fara í gongd við tað er alt í lagi og eg næstan græt av gleði tá ið tað lukkaðist at fáa hesar fýra milliónirnar til trome eg haldi tað var eitt ógvuliga flott úrslit av at taka lógvatekk saman millum bæði andstøðu og samgongu ella samgongu og andstøðu og landsstýrismannin sum tá sat men tað var eisini eitt sindur soleiðis tí at nú var hetta nógv frammi í miðlunum og nú bleiv tað koyrt nógv á beint her og nú og so lukkaðist at fáa hesar fýra milliónirnar eg haldi at vit mugu vera nógv meira langdsigtaði í mun til hvat vit vilja við filmspolitikkinum og eg kann eí hvussu garantera her at kemur en nýggj samgonga og fái eg nakað skulu hava sagt í mun til eitt óðansæð um um eg beri her ella onkur annar verður her so fær tjóðveldið ella umboð fyri tjóðveldið fara at streingja á at einum filmsgrunnur skal setast á stovn tí vit vilja film og vit vilja gott seta a vit vilja gjarna seta álvara aftan fyri tað at stuðla undir hesar kreativu vinnugreinarnar so tað kunnu gerast veruligari inntøkuverðir í føroyum og vit hava sæð við teimum ógvuliga fáu pengunum til dømis tá ið filmsgrunnurin hóast hann hevur ligið undir fýra milliónir ja áðrenn undanfarna samgonga tók við varð hann heilt niðri á altso vit hækkaðu jú tað eina ferðinar við einim komma fimm og so aftur við fimm hundrað so tá var hann niðri á bara ein góð millión ella okkur sovorð il upp móti tveir milliónum sjálvt tá sá mann hvussu ófatiliga nógvir filmur kann framleiðast í føroyum og tá tosa vit um filmarnirsum varð framleiddur altso føroysk filmsframleiðslu í føroyum fyri lítlar pengar men tað fer ikki at blíva við soleiðis at mann kann halda fram við tí gongdini at profesprofessionalisera og framleiða føroyar eru nýtslan nú komin har til at føroyskir filmar á altjóða støði verða framleiddir og vit eru nýtslani begint at ganga í mun til at kunna framleiða heila spælifilmar tað man í byrjar persónavsrøðir er eitt góð byrjað men hara formaðu eg skal ikki leggja so nógv afturat bara at royna t tat heita tingfólk kunnu vit ikki fara og hugsa langsigda í mun til filmsvinnuna tí tað er eingin ivi um og taðvi langt síðani prógva í tey seinastu árini at hvør einasta króna vit hava sett av til film hon kemur inn aftur fleirifalt g okkum tørvar tí bæði at fáa ein grunn ein filmsgrunn settan á stovn og at fáa játtanina til hann upp á í minsta lagi tíggju milliónir tá vildi hann vera á støði við okkara grannalond log vf at siga og at afturberingarskipanin verður soleiðis at mann kann framleiða fleiri stórir filmar og ikki baraja hasin mináttirnir í james bond heirrar formaður teir vóru fórbankarviktigir altso tað james bond eg veit ikkium eg sigir far nógv nú hava tey flest væl verið seðan sum hava áhuga fyri hon men at hann faktiskt enda sínar dagar í kalsoynni tað er jú nakað sum fer at síggjast aftur í okkara ferðavinnu og á nógvan hátt menimeni men tær upptøkurnar her eru øgiliga avmarkaðar og tað sigur seg sjálvt tey fingu tvey hundrað túsund tey fingu pottin sum var fyri tað árið og fyri stillu tykkum at nógv størri partur av tí filminum ella fleiri filmir av tí kaliprunum kunnu framleiðast tær og tað kunnu teir tað kunnu ter vit vit eru hannsoran veg ímóti nú at nú vit mugu handla takk fyri hara ja takk so er tað beinta løgu jacobsen sum fær ein viðmerking ger so væl takk fyri hara formaður ja bjørt samulsen nevndi hetta her við etrom og tað haldi eg var ómetaligani frálíkt at eitt samt løgting kundi taka undir við tí uppskotinum og tað er ikki minst bjørt samelsen at takka fyri at tað kom so langt saman við helga abramsen og øðrum eisini men eg hugsaði at spyrja bjørt samulsen nú verður hetta her at ofta tosa um kanska tað at filmur sum eisini kemur undir mentana onkursvegna tað bara verður sað sum útreiðslur um filmur ikki kann eisini gerast ein vinna á sama hátt sum til dømis ferðavinnan bleiv tað tá ið mann valdi at seta eyka pengar av takk fyri jaakkger so væl bjørst samulsen eh jú takk fyri eg vil gjarna líka siga hetta við tromi eg haldi tað vóru nógv sum høvdu ábyrgdina av at tað bleiv til veruleiki og tað var eisini ordiliga gott eg haldi sjálvd tað var stuðlnurn ella tað tann tingdin frá løgtinginum sum gjørdi attað lukkaðist landstýrismann at fáa restina av landsstýrinum við upp á tað so tað var viktigt men tað beintá beintá løgu nevnir er akkurát poangi við røðuni hjá mær tað er at vit eru í einum einum vit standa har beint nú at filmur veruliga kann gerast ein vinnuveður í føroyum og tað er øgiliga aftraktivt og ikki minst fyri ung fólk sum eru øgiliga áhugaðu í kreativum
kinnugreinum og filmur eru ikki bara upptøknar tað er so øgiliga nógv annað
na altso tað er sniðgeving og til ljós og tae ljóð og tað er óllkey tringvinnan fær eina rúgvu at gera tá ið tá ið filmsframleiðslu her tað er so øgiliga øgiliga nógv avleidd vinna av filmsvinnuni men so havi hog at nevna eitt afturat og tað er mentan altso tað at hugsað mál mál menning akkurát sum vit hava hugsað um okkara mál fyrr so eiga vitat hugsað um filmsmál á føroyskum fyri børnini fyri okkara ungu sum júvu brúkað netið og film alla tíðina hvønn einasta dag ja takk sor ta biljustinussensm fær eina viðmerking ger so væl
takk fyri formaður eg skilji ikki ordiliga at eg her
snakki um at mann skal stuðla við emvig afturbering og at tað skapa so ræðuliga nógvar pengar í okkara samfelag tí tað kann mann siga um allar vinnur altso til dømis bakaravinnan er við at syngja sín svanasong í føroyum tað eru færri og færri bakarar og til endans fara vit øll at eta shjolvstadt rundstykkir og hvat annað skal vera vissu bakarar sluppa frá at betala emvig akkurát sum vit hava lovað á filmsvinnuni so høvdu vit kunnað stuðla bakaravinna hildið fram og givið eina eina bjarta framtíð altso hvussu leingi hugsað bjørt samuelsen at vit inn í framtíðina skulu økja um møguleikarnar fyri at gera film í føroyum uttan at tey hava somu treytir sum aðrar vinnur samstundis sum mann tosar um hata her hetta er ein blomstrandi vinna og hevur øgiliga vinnumøguleikar altso hvar gongur tað markið ja takk ger so væl bjørt samulsen takk fyri eg haldi handa viðmerkingin er ómetaligarelevant og eg skilji hana væl og eg haldi markið gongur nokk so greitt har at har tú kanst siga at hetta er vinnan sum annars ikki hevði virkað í føroyum føroysk filmsvinna í føroyum fær ikki á mvigafturbering
bara so tað standi greitt føroyskt
føroyski og tað kann man gott sigur órættvíst filmsafturberingin snýr seg um at eggja s framleiðslum sum annars altso útlendsk feløg ella føroysk feløg sum virka uttanlands sum vilja koma til føroyar tað vil siga at føroyingar sum í partur av útlendskum fyritøkum vilja koma til føroyar framleiða sín film sumgjenes bóndi dømi um ella tromi dømi um og tá ið mann í kapping við ísland og írland og norra og øll tey londini sum hava slíkar skipanir so eg haldi at markið gongur har við at tú kundi tikið fast sum at dømi føroyar hevði ikki havt eina fastskipan høvdu vit ikki havt fpeskipanina so hevði g høvdu øllu skipini verið skrásett í niss ella dis ella onkur av teimum útlendsku skipanum so onkursvegna mann mann hugsa tað uttan um tann innlendski búskapin at har kann tað vera rætt at gera tað serliga við summann er í kapping við okkara grannalond um at fáa framleiðslu henda veg

ja takk so er tað bjarni kárason petersen sum fær ein viðmerking ger su væl takkfyri hara formaður øtakk til bjørt samelsen fyri eina øgiliga góða røðu eg haldi eg deili øgiliga nógv tey somu sjónarmiðini sum bjørt samelsen hevur á hesin her økinum við filmsvinnuna altso í mun til hvussu nógv potensiali liggur í tí og hvussu nógv tað kemur fleirfalda aftur í avløttum virksemi og og øðrum við at gera nakrar smáar íløgur frá almennari síðu eisini at stuðla ø men so eitt sindur inn á hetta her bjørt samelsen kom inn á tað beint tá hon endaði at tað eina er at mann vil gjarna hava eina emvigafturberingarskipan fyri at gera tað aftraktivt hjá øðrum aðrari framleiðslu aðrastaðni frá at brúka føroyar sum lokation tað er líkasum við ferðavinnu og og aðrar tænastuvinur í føroyum tað gevur avleitt virksemi og pengar liggja eftir í føroyum so er tað tað sum sum er tann føroyska framleiðslan altso tað at mann fortelur føroyskar søgur sum føroyingar fortelja til føroyingar tað haldi er minst líka týdningarmikið fyri tað mentanarliga tilvitið og altso søgufrásagnað um okkum sjálja takk sor ta annikolsen fyr eina viðmerking ger so væl nei orsaka bjert samalseg fær sjálvandi orð
ger o bjórs wolsen takk fyri men tað er nættú tí júst
sum bjarni kárasom petersen sigur tað er júst tí vit leggja uppskot fram um filmsgrunnin vit hava ikki lagt tað uppskot fram um økja afturberingarskipanina ikkja enn í øllum føroyum men tí vit halda hetta er tað týdningarmesta tað er at styrkja føroyska filmsframleiðslu í føroyum tað við appingarskipanini tað er nettupp tað er stóra filmsframleiðslur sum tá teir koma til føroyar skapa so øgiliga nógv avlaitt virksemi og eisini møguleikar hjá hesum filmsfólkum í føroyum í eit stystri tíðarskeið a arbeiða við altso í eina ordiliga stórari verkætlanin a ordiliga stór filmi har tað eru kanska kanska tey brúka hálvtrýss milliónir up á framleiðanda filmir og viðkoyrat nógv meir enn tað tað dryppar so nakað av føroyum pluss tað filmsfólkini í føroyum sleppa at royna seg og tað hevur ræðuliga stóran týdning fyri filmsframleiðslina í føroyum men føroyskur filmur og tað er tað sum filmsgrunnurin handlar um sum eg haldi skal økjast upp til tíggju milliónir yvir tey komandi árini minst hann snýr seg eisini um at menna føroysk filmsmál altso soleiðis at børn okkara børn kunnu vaksa upp í føroyskum filmi ikki bara við útlendskum filmi og tað e tað er tað allartýdningarmesta tá ið vit tosa film tað eri samd við bjarni kárasom petersenes
ja takk so er tað anikaolsen sum fær eina viðmerking ger so vælja takk fyri harra formaður ja eg haldi at
bjór samensen var inni á nøkrum øgiliga áhugaverdum hvat ið filmur kann generera av inntøkum og eg var herfyri í á malta og mann skuldi trúð at mælta er ein feri oyggj og livdi av ferðavinnu men tá mann so kanna en nærri hvat ið mælt hesar liva av so er tað av filmsvinnuni tað er tað tað er teirra høvuðsinntøkukelda tað er frá frá filmsvinnuni og soleiðis hugsi eg eisini at tað fara at vera í framtíðini í føroyum tí at ferðavinnan hon alsamt vinnur meir upp á seg at filmsvinnan og ferðavinnan fara nevniliga at ganga hond í hond so tað ræður um at vera tá forkann og fyrireika tað at at her verður størri og størri áhugi fyri føroyum tá tað kemur til føroyar sum filmsland og og alt tað sum tað kann generera so sjálvandi eig ogur ati at leggja lunnar undir einari einari sterkari filmsframleiðslu í føroyum og og skapa teir neyðugu karmarnar ja takk ger so væl bjørt samulsen takk fyri og tað er tað sum er nokk so áhugavert við filmsvinni tað er nettupp eiftur at hon gongur hondi í hond íð ferðavinnuni men hon er eisini øgiliga væl egnað til at vera desentral æ nú var eg so heppin at
teg var hann í fundi har eg fekk eitt sindur fortalt
um øll í føroyum sum høvdu verið sving í samband við hesar fáu upptøkurnar til gjømes bondfilnr sum vórðu gjørdar í føroyum og tað var alt so heilt ótrúliga faltnarandi at hoyra og hetta gekk alt fyri seg altso í kalsoynni altso hoyra hvussu fólk av øllum handa slag fingu uppgávur og høvdu gjørt ymiskt arbeiði í sambandi við attað var á filmslig her tað skal so sigast at deyligu kreyk hann var ikki í føroyum so vítt at skilja tað var jú tað hevði verið fantastisktskt sum vistmann hevði upplivað at filmsstjøtnur av tí slagnum eisini kom men vit mugu vera ii so vilja tað altso vit vilja hava nakrar stórar m føroya men nú skal eg ikki gera tað forbløðri her tí hetta uppskotið snýr seg um filmsgrunnin tað snýr seg um ta játtanina sum í dag liggur undir landsstýrismannina í mentamálum har føroyskir filmsráðar kunnu søkja um stuðul til at framleiða film takk fyrihvarna ja takk fyri so verður tað johanlessen sum fær orðið ger so væl
formaður til viðgerðir eru ein onnur viðgerð av
uppskotið frá tjóðveldi um filmsgrunnin um bæði at hækka játtanina yvir nøkur ár til filmsgrunnin og at filmsgrunnurin verður lagdur í ein sjálvstøðan grunn játtanin erður løgd ein sjálvstøðan grunn tað er soleiðis at at filmur í okkara øllum grannalondum er blivin ein vinna hum mann hyggur eftir til dømis inni á netfliks so sær mann nógvar danskar røðir svendskar røðir norskar røðir og eisini íslendskar røðir fy nøkur fáum vikum síðani og hugdi g eftir íslendskari krimurøð á netfliks sum mær handritið varu íslendskt sjónleikararni vóru íslendskir og tað var upptikið í íslandi og tað er sjálvandi fyri ísland stóran týdning tað vórðu víst á nætliks tað vil siga at allir heimurin er pallur og kann síggja hesa røðina tað inniber bæði at fólk kunnu liva av av avfilmsvinnuni í íslandi og eisini tí er ein góður marknaðarføroyingu av íslandi tí íslandi verður kent um allan heimin tá tað kemur til føroyar so er tað soleiðis at hetta er bæði á vinnuna men eisini list altso filmslist og menn
ettan og og vit síggja nút at james bónd er tikin uppi í føroyum hvumu steðga av
tvøgt virksemin tað skapar í føroyum millum annað til gistingar og matstovuvinnuna men tá túð kemur til føroyskar filmar so er tað ikki bara ein vinna tað er eisini tað er eisini list og mentan tí hetta kansn styrkja føroyska samleikan tað kansn styrkja føroyska málið og føroyska søguforteljing og styrkja føroysku mentan tí halda vit tað er týdning at vit í løgtinginum stuðla undir einari filmsvinnu og kunnu ikki siga annað enn at hóast hontan vinnan er ung ír føroyum so hava eina blómandi filmsvinnu vit sóu frá nøkrum árum síðani at filmurin sufffilmurin hjá sakarí stóra øh dreymar við havi vann eina altjóða hoyðursløn vit hava júst nú hoyrt at filmurin skál eisini hevur vunnið onkra altjóða hoyrisløn og trom sum verður upptikin í føroyum byggurin á føroyska skaldsøgu at hon er seld til eg haldi tað var seytjan ymiskar sjónvarpsnálr runt í heiminum og tað er ikki ókendar sjónvarpsnálur tað er sjónvarpsnál suvar nógvar hyggjarar so vit hava eina blástrandi filmsvinnu tí haldi hetta er harmiligt at vit hava eitt landsstýri sum aftur og aftur í gongur ímóti tilmælum frá fakfólki har hvør filmur skal hava stuðul frá filmsgrunnunum ella ikki filmsfólk sum viðgera evni sum ikki hóast landsstýrinum fáa ikki stuðul úr filmsgrunnunum ikki tí filmurin ikki er væl væl frágingið fakliga ikki tí evnið ikki er viðkomandi men eina og at loyna tí landsstýrið ikki dámar at evnið ella innihaldið verður viðgjørt í almenna rúminum hetta er politiskur sum suðurður sum ikki hoyrir heima í einum demokratiskum samfelag politiskt so skulu politiskt skal listin stuðlast men listin skal ongantíð stýrast politiskt tí tekur javnaðarflokkrin fult undir við hesum uppskotinum bæði at vit hækka játtanina so líðandi til filmsvinnuna men eisini at vfáa innført amlondarprinsippi soleiðis at tað ikki er landsstýrið sum ger av hvør skal hava stuðul úr filmsgrunnunum men at tð er er ein faklig meting eina a loyna so vit ikki hava politiskan sins hur á distini tað havar tíverri sæð alt for nógv undir hesum landsstýrinum so tað ereingin ivi um at javnarfók tekur undir við at vit stuðla filmsvinnuni og at vit fáa ta lagt í ein sjálvstøvugan grund soleiðis at tað er eitt armslongdar prinsipp galdandi eisini á hesum økinum takk fyri harra formaður ja takk sor a viðmerkingar bjørt samulsen gersovæl fyri fyrst vil eg takka akselvi johannesen fyri at javnaðarflokkurin tekur undir við uppskotinum um at stovna filmsgrun landsins og eg gangi út frá tað so eisini merkir at vs vit eru so heppin at koma í samgongu aftur at vit so kunnu seta henda grundin á stovn men so nevndi hann hettaher við at hann evi akkurát sæð han nettulis sa eina íslendska røð nú evet ikkium tað er ófard ella ella troypt sum hon eitur á enskum sum júst er komin triðir táttir út triðja røðin hinar borðir komu fyri nøkrum árum síðan og tað stuttliga við tí røðini er at hon kundi akkurát tað sama ella betri veri gjørd í føroyum altso allir karmarnir leikararnir alt íð teirri røðini vísir møguleikar vit hava í føroyum attar spyrj um akselv johannesen samdur tí og hitt er líka nevna at íslendarar gera eini seks sjey slíkar røðir árliga altso teir gera fleiri røðir hvørt einasta ár so langt eru tey komin sum filmsland takk fyri ja takk so er tað maksel johannesensum fær orðið ger su væl ja ja takkfyri hara formaður ja tað er újúst tann sama røðin sum bjørt samelsen vísir til og tað sum eg eisini haldi er stuttligt ú nú hevur mann av
há at verið í íslandi tað er tað mann kennir støðini aftur sum sum mann sær
ella ha sum røðin fer fram og tað ever enn stuttligari í føroyum at síggja røðir í føroyum og fólk sum hann kennir og og og kanska søgu um mentan í í eini tílígkari røð sum hon kennir æftur øhso avgjørt at síggja eg møguleikar og eg eisini samdur við bjørt samelsen at skuldi vit koma í samgongu so so fer e han at taka undir við hesum her eg angri faktiskt at vit ikki løgdu tað í ein sjálvstøðan grund altso við undir undanfarna landsstýri men tá komu tað ikki ordiliga mær til at hugsa at vit farat hava eit landsstýri skula at slanda seg upp í hvør skuldi hava stuðul kog ikki skuldu hava stuðul og vraka tilmæli frá fakfólki men tað sær tíverri út til at vara soleiðis og tí er tað neyðugt at fáa tað lagt út í ein grunn soleiðs at tað er eitt armslongd soleiðis sig eit fakligt tilmæli sum byggir nei tekur avgerðina og ikki eitt landsstýrisfólk um tað hóvar eitt evni ella ikki eitt ella ikki hóvaratt evni ja takk so er ta johannes joensen sum fær eina viðmerkingra formaðurja vit taka undir við uppskotinum sum tað fyri liggur
ísland og hini norðurlondini eru sera framliga innan fyri filmsvinnu
føroyingar vit eiga eisini at stuðla okkara filmsvinnu her nógv meira enn vit hava gjørt so vit eiga at hækka filmsgrunnin ella tann nýggja filmskum sum an ætlar at gera á hvørjum ári inntil vit eru á hædd við norðurlond mun til fólkatalið so tað er heilt signað har aga vit at leggja hart inn takkfyri jatakk ger so væl akseli johanesen nei eg eg haldi at norðurlond hava tað kemur akkurat er hefta her fivin altso bæði danskar røðir og og svenskar og norskar og so eisini íslendskar eru heilt framúr altso tað er í heimsflokki og nú havi eg hugt onkur at teimum stuttfilmunum og øðrum føroyskum filmunum sum hava verið í seinastu árini bæði í biografunum og onkra framsýning uppi í í norðlandahúsinum so famvegis og eg haldi eisini at føroyingar hava tikið seg rættiliga nógv fram og hetta er avgjørt ein framtíð í hesum her og hetta kann vera nakað sum nøkur fólk kunnu liva av bæði tey sum skriva handrit og og leikustjórna og eisini sjónleikarar sum spæla við og tað er eingin ivi um at tð ereisinivir týdning sum johannes joensen var inni á fyri fyri føroyska mentan
og fyri føroyska søgu at tað er ein føroysk sovorðið og føroyskt mál
at vit hava føroyskt tilfar eisini til børn ung ikki bara útlendstilfar jatakk sor ta bitistinusensum fyr e viðmerking ger suvæltakkfyriha formaður eg fari at mótmæla at formaður í javnaðarflokkinum ber ósamdi fram aftir ikki røðararpálli tá ið hann prásendi tað at landstýrismaðurin í menmálum hevur noktað umsókn um stuðul tí at honum ikki dámdi umsóknirnar ella verkætlanirnar tað er ikki so tað burdi aksel johanneser at vita orsøkið
kin er at landsstýrismaður mentamál
kuma hann skal verja føroysk føroyska mentan og føroyskt mál og út frá teirri støðu so helt hann ikki at tað var rætt av honum at stuðla teimum umsóknunum sum eg giti aksel johannese meina vig takk ger sovæl asmul johansenja øheg haldi ikki eg bara ósavnurir fram tí júst har trupulleikin liggur sum biljusinusen inni á tí tað sum jenis a rana heldur politiskt er hóskandi at føroya fók ela verða viðgjørt í almenna rúmunum tað heldur onkrar annar ikki er hóskandi og so framvegis som politiskt og tað er júst tað vit ikki skulu gera at landa okkum politiskt upp í sum fáa politiskan censuur tí skal tað vera fakligt fakligt tilmæli til hvør skal fáa stuðul og so alt alt kann verða soeiðis víst í almenna rúminum asu bæði øll list
og so mugu vit eg og belius
kustinussen og onnur taka støðu til um vit halda teg er góð list ella vanalig lyst og vit tíma at lesa tað at hyggja eftir tí og so framvegis ja takk so var næsta røðari tað er er erhard joensen ger so væltakk fyri harar formaður í sambandi við við hetta her uppskotið um at stovna filmsgrunn og og at avseta fíggjarorku til ein filmsgrunn so er tað er nokk eingin ivi um at at skulu okur protesser

í føroyum nú hugsi eg serliga um um føroyska framleiðslu í føroyum so skal tað vera ein vissur almenn stuðulin tað er einki eg trúgvi ikki at nakað land sum hevur eina innlendis produktión ikki hevur ein almenna stuðulintr velður prøvað túr velður prøvað til dømis í onglandi veit eg at tær er tað líkasum ein ein kompinatión at mann roynir at fáa nógvan ella fáa so nógvan privat kapital inn sum møguligt inn í filmsvinnuna við at fyritøkur sum til dømis stuðla filmsvinnu og filmsframleiðslu fáa skattalyttar
ella sleppa at at trekkja tað frá sum tey sum tey seta seg í
og tað hevur ikki eydnast serliga væl tað hevur mann ikki brúkt í í norðrarlondum tað sama har hevur mann har mann meira vilja fari inn og stuðlað frá almennari síðu framleiðsla íð til dømis í danmark síggi eg vissu vissu eg fari inn og lesi hon hon verður stuðlað rættiliga nógv upp til kanska eini fjøruti prosent av av av sjálvari kostnaðarætlanini fyri ein ein ein spælifilm og at okur skuldu kunna gera nakað annað í føroyum tað trúgvi eg er øgiliga tað er ikki serliga sansýniligt vil eg siga so vissi okur skulu hava ein innlendis framleiðslu í føroyum so má hon so ella so stuðlast tað tað er eingin ivi um tað hvat støði ein sovorðn filmskrónur skuldi ligið á tað er vónleyst hjá mær at siga tí eg kenni ikki filmslandsskapi soella filmsframleiðslandsskapið so gott hjá okum her verður tað lagt upp til at ta at tað kanska skal koma upp á eini tíggju milliónir og ein sovorðnur grunnur tað er tað er møguligt at tað er eitt hóskiligt nivoð ømen visi okur hyggja eftir føroyskum filmi í dag so síggja okur tað at tað er ein byrjan til føroyskan film tað er ein ein ein mann kann siga t tað ein spírandi byrjan okur eru nokk ikki komin serliga langt men okur hava immer vek nøkurnøkur nøkur menniskjur sum interssera seg fyri hesin her at gera at skriva handrit at útbúgva seg innan fyri filmsupptøku at at arbeiða við klipping at arbeiða við ljóði at arbeiða við við øllum tí sum sum er rundan um tað at gera føroyskan film og eg haldi sjálvur tað er óalmindiliga positivt tí tað umframt at tað er ein vinna sum kemur at víðari útvikla nakrar førleikar hjá fólki so er tað eisini uttan iva eitti hevur hevur tað eitt stórt mentanarløgt virði men tað hevur eisini eitt stórt handilsligt virði fyri føroyar tað at okur kunnu brúka eina filmsvinnu í ferðavinnuhøpi tað er tað er uttan iva soleiðis at at tað eru nógv lond sum sum vilja leggja land til tær stóru framleiðslurnar tað eru sikkurt nokv nógv lond sum hava viljað lagt land til ta síðstu jams bond framleiðsluna og vissi okur taka til dømis teir filmarnir sum vórðu sera áhugaverdir fyri nøkrum árum síðan sum vórðu upptiknar niðri í núcælandi tá bleiv nú seland øgiliga populert bara upp á grund av at teir vórðu upptiknir har niðri og eog eg ivist ikki í at til dømis eitt land sum ísland hvar ið tað er rættiliga nógvir filmar sum eru upptiknir hevur nýtt sera væl av at hesir filmarnir eru í upptiknir í íslandi so at so visu kur so so so tað at filmsvinnan hevur eitt eittkommensielp og eng hjá okum eisini sjálvandi hevur hon tað sjálvandi kemur hon at biðdraga til at ferðafólk koma til føroyar alt annað er í mínari vóóhugsandi tí tað ger hon alla aðrastaðni og filmur verið brúktur til akkurát tað alla aðrastaðni í heiminum takk fyri harra formaður so er ta viðmerkingar joannes joensen ger sovæltakk harar formaður ja nú mamn en hoyrt um í fjølmiðlum eg havi hoyrt onkum filmsfólk sagt tað at tey gevast við at virka innan filmsmennina tí at tað er so trupult at savna peningin fyri at fáa ráð til at gera filmar otí haldi eg tað er okkara ábyrgd at at styrkja filmsgrunn fíð at fáa fólk ella spírarnar sum arbeiða inanfyri øki at at klára arbeiða har tí at tey kunnu ikki livug av tí sum er í dag so vit eiga at stuðla sum erard joensen eisn sigu takk fyri ja takk ger so væl erard joensen ja takk fyri harra formaður ja mín mín hugsan er í hvussu tann at vissu okur ikki stuðla við almennum pengum til eina føroyska filmsvinnu jame so doyrin s ella hn hon kemur hvussu ikki fyri seg og mann kann ikki siga at okur hava heina filmsvinnu útagv tí hon er so mikið o lítil men men tað er ein spírandi vinna men fer hon ikki stuðul so kemur hon ikki fyri seg ta viðtøkur takk fyri ha formaður ja takk so er tað bjørt samelsen fyri viðmerking ger so væl takk fyri nørdust seis at henda samgongan tók við tann fyrsta fíggjarnevndin hon royndi faktiskt at skelja á filmsgrunninm við fýra um
tað bleiv so heldigvíst steðgað áðrenn triðju
viðgerð men á hesari fíggjarlógini so hækkar samgongan faktist hundrað túsund til filmsgrunnin men afturberingarskipanin er framvegis bara hesaheri tvey hundrað túsund sum hon var áðrenn í fjør a so sum hon var í fyrrári og tí ætlaði at spyrja erhard joensen eg skilja at læna at mann er við at fara í gongd við tí næstu røðina av trom og nú hanlar hetta uppskotið um filmsgrunnin men men afturberningarskipanin er jú eisini týdningarmikil dugir erhard joensen
siga um nøkur broyting kanska fer at verða í
fíggjarnevndini nú er ein formaður har til hesa fíggjarnevndarviðgerðina soleiðis at mann kann stuðla filmsvinnu í eitt sindur størri mun en mann ger nú situr hann jú fyri endan og kanska kann stýra tað tann rætta vegin takk fyri eina góða røðu annars jatakk ger so væl erald joensen takk fyri harra formaður og takk fyri spurningin bjørt samensen øokur hava ikki diskuterað nakað um fígjarnevndini enn um um afturberingarskipanina yvirhøvur okur ikki komna har til enn
men eg haldi at hvussu mann skal hava ein filmsgrunn so má
tað verða nakað íðinum sum er at gera gott við og hvat niður vegin kann blíva til í ár tað skal eg ikki kunna siga men mín ætlan er hvussu er at tað skal koma nakað upp á tað kontuna ja tí tað hevur eg haldi at at vissur mann meinar film so er tað ikki nokk at at hava so lítið í honum at tað hvørki ger til ella frá til nakran tað gevur onga meining takk fyri takk so til bjarni koyrasunni petersen takk fyri formaður haldi eg at joensen hevði eina góða røðu ein av orsøkunum til at eg taki undir við at stovna ein filmskunn tað er bara fyri at fáa stuðulsskipanina í eina fasta legu og so fer mann at
at arbeiða frameftir upp á at hækka játta
stana til eitt støði har sum mann faktiskt fær gjørt okkurt munagott við teimum pengunum mann játtar men ein onnur orsøk til at eg taki undir við einm eini grunn tað er eisini fyri at fáa eina armslongd frá tí politisku skipanini tað hava vit tíverri sæð dømi um at politiska skipanin dugir sær ikki hógv tá tað snýr seg um at halda eina ávísa armslongd til tað listarliga frælsi ø og eg hugsaði bara at vita hvat erhard joensen heldur um tað um tað hevur týdning at fáa eina sovorðna armslongd øtí at í mínari meting so haldi eg at tað sum lansýrismaðurin í mentamálunum hevur gjørt var undir og alt lámarkja takk so er tað erhard joensen ger so væl

bjarna kárasom petersen hvat ið hvat fyri argumentir og hvat fyri hugleiðingarmentamálaráðrin hevur havt og og tikið støðu út frá tað havi eg ikki innlit í øhin vegin so so eri eg og og bjarni kárason petersen rættiliga samdur um tað at ein filmsgrunnur skal hava eitt eimslonga prinsipp frá landsstýrismanninum tað skal vera ein grunnur sum verður rikin av einum fakligari nevnd og hvar t er faklig atlit at ið verða tikin tá ið tað skal játtast ella ikki játtast burtur úr tí grunninum so ja absolutt eg haldi at at rundanum altso grannalondunum hjá okum har fungera tað upp á tann mátan at tað eri grundlar sum suverent stýra teimum pengunum sum tað almenna játtar og tað skal vera tað sama við okra filmsgrunni takk fyri ja takk fyri nú eru ikki so fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað
og vit fara at atkvøða í hesum málinum og tað er soleiðis at
í hesum málum er ein eitt broytingaruppskot og tað er frá meirilutanum nevndini beint til løgu jacobsen jóans johannes joensen bjarni káras og peturin og djóna nólsoy joensen tey hava eitt broytingaruppskot og tað fara við fyrsta at atkvøða ja
ja so eru vit liðug at atkvøða hetta málið er fallir tað er tíggju atkvøður fyri tólv ímóti og eingin er er blonk altso broytingaruppskotið er fallið men vit skulu so atkvøða um málið soleiðis sum tað havar lagt fram og tað fara vit at gera nú ger so vælja halt tað manglar ein atkvøða ja vit eru liðug at at kvøða málið í falli tað er tíggju athvøður fyri tólv ímóti og eingin bon máli er fallið og avgreitt frá løgtinginumja vit eru komin til framløgu tað er tvey álitløgd fram ella verða løgd fram her nei orsaka tað fyrra málið er eitt løgtingsmál tað er jakub vestergaard landsstýrismaður sum leggur uppskot fram løgtingsuppskot til broyting í løgtinslóg um trygdargrunnfiskivinnurnar tað er heimilt at áseta reglu um talgilt samskifti onna tað kemur so til viðgerðar einaferð einum fundi í nærmast framtíð og síðani er eitt álit frá mentanarnevndini tað er í løgtismál nummar tjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um stuðul til avlýstar tónleikarfestivalar í tvey túsund og einogtjúgu tað vórðu framløgurnar í dag tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin mikudagin klokkan ellivu sjeyogtjúgunda oktobur tá er skráin hendan eitt ófráboðaðir fyrispurningar síðani er onnur viðgerð av løgtsmáli nummar tvey tað er uppskot til samtyktar um ársfrágreiðing frá umboðsmanni fyri ári tvey túsund og tjúgu onnurviðgerð av løgtsmál nummar eitt uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um frítíðir við løn og síðan er fyrsta viðgerð av uppskoti ella nummar tveyogtjúgu tað er uppskot til eykajátanarløgslóg fyri oktobur tvey túsund og einogtjúgu strika tvey og fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar einogtjúgu uppskot til samtykta um at stytta arbeiðsvikuna so er framløga eisini á skránni so er hesin fundur lokin